so er tingfundur settur áðrenn vit fara til dagsskránna í dag sum er munnligur fyrispurningar so skulu vit atkvøða um farloyvi taðe komið soljóðandi bræv til løgsformannin undirritaði g vil boða frá at eg fari í farloyvi frá tjúgunda oktobur ið sendi løgtinginum eina fráboðan tá ið g afturtaki sat á tingi og tt undirskrivað jákup mikkelsen løgtingsmaður tað er soleiðis at næsti maður á listanin hjá fólkaflokkinum er jóhan eli lyngvai poulsen og hann hevur fara ikki møtt útav og hevur sent hetta skrivið til tingið undirritaði vil her við boða frá at eg fái ikki tikið sat á føroya løgtingi orsakað atað er til fiskiskap og ikki verið aftur teir næstu sjey til tíggju dagarnar tískil fari at biðja formansskapin um at biðja næstan mann á listanum um at møta virðingarmest jóhan elin poulsen tað er soleiðis at næsti maður aftan á jóan elvin poulsen er rógvi egilstoft nielsen og hann hevur verið á tingi í hesum valskeiðnum so vit okkum nýtist ikki at kanna valbrøvuni tí fari at mæla til at vit uttan atkvøðugreiðslu samtykkja at rógvi egilsoft kann taka sati fyri jákup mikkelsen tað er samtykt so kann rógvi ailsof nielsen taka sat ger so væl skráin á løgtingið í dag er munnligir fyrispurningar og tað er einogtjúgu spurningar komnir vit fara undir tað nú og reglurnar í samband við munnliga fyrispurningurin er tað ati at fyrst fær spyrjarin orðið í tveir minuttir síðani landsstýrisfólkið í tveir minuttir tei sum svara síðani kunnu aðrir tingmenn fáa orðið í ein minutt í part og síðani fáa spyrjarin svarar orðið aftur tvær ferðirnar tveir minuttir vit fara o í holt við teir fyrstu spurningarnnar og teir eru til elsubet mersetis gunlesdóttir fýra teir fyrstu spurningarnir og tann fyrsta eigur siri stenberg og tað er viðvíkjandi skrivið frá starvsfólkum í útstøðuni og siri stenberg fær orði ger so væl
takk fyri harra formaður tað er í sambandi við ta syndarligu støðuna sum okur uppliva í bústøðum og tað eur faktiskt mína uppliving at tað hava verið hevur verið ófriður síðan lógarbroytingin bleiv framd har mann tók grundarlagið undan gamla bústøðum og eisini broytti nevndina men hetta er so ein spurningur um eitt skriv sum er komið frá starvsfólkunum og tað er hvørjar viðmerkingar hevur landsstýriskvonan til skrivið frá starvsfólkunum um støðuna í bústøðum og hvussu ætlar landsstýriskvonan at loysa avbjóðingarnar í bústøðum og viðmerkingarnar tað er at tað hevur verið alment frammi at ruðuleiki valdar í bústøðum og vissi g helt tað tá eg sendi henda spurningi in so eri eg má mán kann siga so haldi eg tað uppaftur meira aftaná sá sá sjónvarpið í gjárkvøldið í hesum sambandi hava starvsfólkini sent eitt skriv um ótolandi støðuna og víst á at støðan skapar átta og ófrið og gongur út yvir kjarnuvirksemið hjá bústøðum ella kjarni í uppgávuna eisini veita eisini heita starvsfólkini á landsstýriskvonnuna um at ikki góðtaka ta nýggju starvsskipanina sum niðurbindir stjóran í tøgn tað er sera ørkymlandi at ófriðir valdaríbústøðum okur standa í eini álvarsamari støðu við stórari bústaðarneyð og tí eigur øll orka at fara til arbeiða við tí málunum og tí má landsstýriskvinnan í stundini tryggja arbeiðsfrið í bústøðum
ja takk fyri síðani er tað landsstýriskvinnan elsbett mersesetes sgunlegsdóttir sum fær orð
ger so væl ja takk fyri harra formaður og takk fyri fyrispurningin sigur esetembur svar upp á fyrsta og annað spurning er bústaðir virkari sambært løgtingslóg um húsalandsgrund sambært paragraf tvey í lógini verður stovnur fyrisitin av einum stýri sum virkar óheft av landsstýrismanninum tað er hetta við kalla armslongd eg kann tí ikki leggja meg útí hvussu stýrið saman við stjóranum skipað virksemi hjá stovninum tað harmar meg sjálvandi at hoyra at starvsfólkini hjá bústøðuni ørkymlað men tað liggur uttan fyri mínar heimildir so landsstýriskvinna at leggja meg út í hvussu stýrið og stjórn skipar virksemið hjá stovninum tað liggur mær nógv á hjarta at fáa bygd fleiri bústaðir og har við lætta um bústaðartroti í føroyum og hetta er tað sum samskifti millum meg og snýrið fyri bústaðir snýr seg um og framhaldandi ferð at snúgva seg um takk fyri
ja tak síðani er tað onnur sum komu forðið og fyrst er tað bjørt samuelsen
takk fyri eg veit ikki um eg nakrantíð ávera uppliva at ein nevndarformaður fer í miðlarnar og setir ivasamt ljós á tann stovnin hann er var harav sum nevndarformaður bleiv øgiliga kløkk av at hoyra nevndarformaðurnin siga hettar at at tað var ivasamt um tann máta man hevur raðfest ímun til íbúr í í bústøðum og eg haldi tað virkaði sum um at mann harvið birti enn meira undir tað stríðið sum tílivísa er so eg fært biða landsstýriskvinna um honupp á onkran máta kann tryggja at tað verður arbeiðsfriður tí at vit standa í einum svárari neyð í mun til at fáa bygt fleiri íbúðir tað bleiv seinkað í eini tvey ár við at geva bústaðir meira fígging tað hava tey so fingið nú nú má tað byggjast skjótt og væl og tað mávalda friður í bústøðum takk fyri

ja formaður tað er sjálvandi harmiligt at sum mann hoyrir í fjølmiðlunum og tað er fyri okkum uttanfyri standandi ringt at skilja ímillum hvat vendir upp og hvat vendir niður og fólk skylda hvønn annan fyri ymiskt og ringt at taka støðu til hvør rætt hvør ikki rætt men í øllum førum er tað øgiliga harmiligt um stovnurin ikki virkar tí at vit standa við ein stórari íbúðarneyð og at vit skal nógv byggjast tí er øgiliga umráðandi at stovnurin virkar og tí fær spyrja lasturskvinna um hon um hon hevur nakrar ítøkisdar ætlanir fyri at fáa tingið at virka sum tær skulu tí at vit skulu at sæða sær íbúðirnar upp nátt skjótt takk fyri
ensen gerst væl ja takk fyri at
formaður bústaðir eru miðdepilin í tí sosiala partinum av bústaðarpolitikkinum hjá samgonguni og vit hava lagt og landsstýriskvinnan fyrst og fremst lagt stóra orku í at fáa henda politikkin førdan út í lívið og vit hava gjørt eina trygga lóg rundan um tað og tí er tað sera harmiligt at hetta her skal vera almenna ljósið sum verður varpað á bústaðarpolitikkið hjá samonguni og tað kann eg sum limur í samgonguni slettki góðtaka og tí má eg heita á landsstýriskvinna um at gera tað sum hon kann fyri at tryggja at bústaðarpolitikkurin kemur í sentrum og verður tað sum verður søgan rundan um okkara politikk og ikki at tað er klandrið sum nú gongur fyri seg tað er ikki akseptabult tí vit vilja gjarna at henda sølskinssøgan skal vera ein sølskinssøga og ikki skal vera blivin til eitt sovorðið klandursmál sum tað er blivið
síðani er tað beinta løgi jacobsen ger so væl
ja takk fyri harra formaður e hugsa at spyrja landsstýriskvinna um hon stuðlar nevndarformanninum í teimum útsøgnum sum hann kom við í gjár har hann millum annað rør framundir at tað ikki stendur so øgiliga væl til í bústøðum og har hann ikki ordiligani fekk sagt um hvørt hann hevði álit ella ikki á á leiðsluni og kemur við viðurskiftum sum fíggjarleiðslan og stjórin og onnur ikki tega seg kenna til so eg hugsi at spyrja a landsstýriskvinna stuðlar hon formannum í bústøðuni við tí teimum útsøgnum sum hann kom við í gjár og tí tíðindaskrivnum takk fyri
zachariasen
ja takk fyri harra formaður øvit hava næstan játtað eina hálva milliard til at byggjafirði og vissi hetta her var í einum ppartafelag so hevði mann sjálvandi tann møguleikan til at skifti nevnd nút visti mann visti mann var misnøgdur við tað tí er mín spurningur faktiskt til landsstýriskvinnuna attí eitt ella annað má gerast her soleiðisnar at mann fær arbeiðsfrið og at tað foroldið sum er ímillum millum stjóra og og og nevnd at tað virkar og tí er spurningurin faktiskt um landsstýriskvinnan ynskti at skift nevndn út tá ið mann velur tey fyri tvey ár kann hon gera tað visti tað er tað sum er neyðugt at gera so ber tað til at skifta nevndn út vist mann kemur til ta niðurstøðu takk fyri
samuelsen
ja takk fyri harra formaður alt gott um armslongdarprinsippi um mann ikki skal blanda seg tað var eitt sindur ivasamt í í ella sett spurnartekin við tað tá ið nevndin bleiv vald at mann valdi embætisfólk í nevndina men lat tað fara landsstýriskvinnan sigur hon kann ikki ikki leggja seg út í virksemið men hon skal góðkenna starvsskipanina og tað haldi eg nokk so relevant at vita tí at vis landsstýriskvinnan ikki góðkennir hesa starvsskipanina so gongur hon áheitanini frá starvsfólkum at møta og so er tað í hvørnfall útlit fyri at tað kanska verður fokus aftur á at byggja bústaði
síðan er tað høgni hoydal
arformaður tað er næstan sum at upliva en sjónleik at hoyra landssýrskvinnuna svara áður hevur hon sagt at hon bestemmar alt hon skul bestemma hvør var í stýrin ogí góðkennaa verkætlani nú kann besyrinso einki kunna gera og tað er ikki uttan ávaring altso vistu tit spola aftur til hvat bleiv sagt undir viðgerðini tá ið lógin bleiv broytt og tá ið stýrið bleiv sett so søgdu vit tit fara at fylla hendan týdningarmikla stovnin sundur ogta er tað sum er hent og landssýrskvinnan kann gera nógv hon kann skifta sum jens agareas sigur hon kann skifta nevndaformannin út og nevndina út ætlar hon at gera nakað ella roynir nú bara at lpa sleppa sær undan ábyrd tá honum áður og sagt at at eg bestemmi alt
johannes joensen
afyi har formaður ja eg hevi nakrar spurningar í mun til hetta her eg havi kunna hugsað mær at spurt lansirsvina hví tað var neyðugt at broyta og víðka nevndina í bústøðu eisini t hugsað umær at spurt hvussu kann ein nevndarformaður úttala seg um strategiið hjá bústøðum uttan at nevnd ella stjóri eru drigin við samd og er tað sum nú fyrigongur nú ein skipað herferð móti at avtaka bústaðir ella privatiserað bústaðir

ídag eg ætlaði at spyrja landsstýriskvinnan um hon kann liva við støðuni sum es sum er í bústøðum bústaðir skal virka fyri at vit fáa fleiri bústaðir til tey sum mangla tak yvir høvdið um hon kann liva við tí støðuni fyri støðuna fyri starvsfólkini og at mann hevur ein nevndarforma sum sá á iva um virksemið hjá tí felagnum han er nevndharformaður fyritakk fyri
so er tað ruttvang
ja fólkaflokkurin hevur ikki lagt ella hevur ikki goymt at tey hava ikki verið serliga góð við bústaðir og mann freistast til at hugsa at hetta sum nú fyrigongur er eitt miðvíst arbeiði at niðurliga bústaðir síðani tann nýggi leisturin bleiv samtyktur einaferð í vár so hevur mann bara hoyrt um klandur og stríð og lítið og einki um byggingeg kundi gott hugsað mær at at vita um bústaðir er givin við at fáast við tað sum tað er sett í verðina til nemliga at gera bústaðir takk fyri

fyri hann var formaður viðhvørt rennur mann sigur orðhúsdur tað er einki vanligt at ein nevnd er ósamd innanýsist um um um hvør leisturin skal vera men eg haldi ikki at tað stríðið sum gongur fyri seg nú er serliga gamligt fyri okum sum sum samfelag og so slekkj fyri okum sum sum samgonga og tí fari eg at heita á landsverkvinnuna um at taka tað málið í ramasta álvara tí eg haldi ikki at tann sólskinssøgan sum bleiv skapt við at vit játta einans eina hálva milliard til at byggja fyri til sosialar íbúðir og annað at tann sólskinssøgan skal hava so døkkan skugga sum hon hevur í dag tað haldi eg at landsstýriskvinnan má tryggja okum sum er í samgonguni at hetta málið verður loyst takk fyri
ja so er tað spyrjarin sirið stenberg sum fær orðið fyrst sum fær landsstýriskvinnan orðið aftan ger so væl
takk fyri harra formaður og takktil landsstýriskvinnan fyri svarið sum faktiskt ikki var nakað svar vit kann bara vera uppaftur glaðari í dag fyri at eg var ein av teimum og tað var allir okra flokkur sum atkvøddu ímóti í broytingunum í bústaðum á sinni landstýrskvinnan sigur at tað virkar sambært lóg og at tað er armslongd tað eur verið fleiri ferð víst á at armslokdarprinsippið møguliga ikki er hildið í tá ið mann hevur sætt nevndina taðer so tað og eg haldi atað ótrúliga undarligt at hoyra at ein landsstýriskvona sum hevur ábyrgd av bústaðarpolitikkinum hjá landinum sigur hatnum ikki kann leggja seg út í støðuna tá ykur hava fingið at vitað á tað attað er púra altso at ttað er tað er óarbeiðsført visimann kan siga tað so alt tað prosjektið sum man sett í gongd við næstan einar hálvari milliard vistimann ikki ætlar at leggja seg út í støðuna so má niðurstøðan vera at mann vil lata bústaðir sigla á sín egna sjógv og okur síggja øll tað at tað er beint í avgrundina so eg haldi at landssýrskvonnan eigur at rudda sítt borð og lata hetta málið vera tað einasta sum fyllir nakað til hon hevur fingið skil upp á støðuna sum er tað er ikki verið vanligt at at at brúka ta argumentið at mann ikki kann gera nakað tí attað argumentið sum oftast hevur verið brúkt hevur verið á japastemmu í ger sum eg vil tá ið uppskotið bleiv samtykt í síni tíð tá kom landstýriskvonan í tingi við einum uppskoti sum í veruleikanum bleiv fullstendilga vent á høvdið í nevndini og taðvar itt heilt annað uppskot sum kom út tað var eitt ting í uppskotinum sum ongantíð bleiv broytt og som var púra ófrá víkilun fyri landstýriskvinnuna og tað var tað at hon skuldi víðka nevndina og hatta sm var var hon sum skuldi seta ta var tað einasta sum hon helt fast í av øllum bústaðarpolitikkinum tað kann ein og hvør fór inn og lesa tað álitið og tað bleiv eisini lagt broytingaruppskot fram um ati mann skuldi halda fast í tí gomlu skipanini við trimum limum nevndini skuldu virka sum tey gjørdu men tað tað fall tíverri men tað sum er tað mest tragiska tað er tað at alt tað sum hevur við bústaðarneyðina tað fer í bakgrundina nú tí at tí at tað er ófriður og tað má landstýriskinnan tryggja at tað verður friður
so er tað elsbett mersedes skunleksdóttur ger so væl
ja takk fyri harra formaður nú hava eg bara tveir minuttir men eg havi so tríggir aðrir spurningar hetta við at sum tað bleiv nevnt at at mann ætlar niðurliga at halda blíva sagt bústaðir álvara tos tá eg sum landsstýriskvinna komi her í løgtingi nær vitandi sum tann einasta nakrantíð við einum uppskoti um at bústaðir skal fáa loyvi til at læna eina knappa hálva milliard fýra hundrað og hálvtrýss milliónir heimil til tað so haldi eg at tað er eitt landsstýrisfólk og eitt samgonga sum virkliga vil bústaðurin væleingin er so hørm sum akkurát eg sjálv um at tað er ófriður um bústaðar eingin er so hørm sum eg sjálv sjálvandi tað sum er endamálið við bústaðum tær at byggja og endamálið við at bústaðir skuldu fáa eina heimild upp á fýra hundrað og hálvtrýss milliónir var at tey skuldu byggja og tað skuldi byggjast nógv og tað er tað verður bygt og tað er ymiskt mann sigur skeinini til at byggja mann ætlar at byggja nógv og mann er eisini holt við at byggja eg kanni kanska nevna at sum tað sum eg havi fingið upplýst er at tað eru longu bygdir trý hundrað og seksogfýrs bústaðir og í prosjekt liggja prosjektaborðin liggja hundrað og átjan ávegis og ætlanin er at byggja fýra hundrað og tveyogfjøruti afturat teimum trý hundrað og seksogfýrs tað vil siga at mann er ætlanin um at byggja fýra hundrað og tveyogfjøruti íbúðir altso ítøkiligar ætlanir og av teimum eru hundrað og átjan komin rættiliga langt sum eg havi fingið at vita
síðani er tað siri stevberg sum fær orðið í tveir minuttir í tí síðsta umfarinum í hesum sambandi hendan spurningin ger so væl
takk fyri tað er ikki rætt at bústaðir ikki er fingi játtað pening fyrr teir hava fingið játtað pening fyrr og tað hevur verið lagt uppskot fram eisini sum ikki koma ígjøgnum og eitt kom ígjøgnum tað er eingin ivi um at mann hevur arbeitt við við at niðurlaga bústaðir og taðn nyttað lítið sum landsstýrisókfara her upp og rósa sær fyri at mann hevr fingið eitt uppskot samtykt við se einki virksemi her við seg ikki er arbeiðsfriðir á økinum og fólk ikki fáa út inn tað sum tey í veruleikanum sett í veruna til at gera og tað er eingin uttan landsstýriskvonnan sum kann taka um endan og fáa skil upp á ta støðuna sum er í løtuni og tí kann eg bara enn eina ferð heita á hana um at seta seg niður og finna út av at fáa loyst ta støðuna sum er er íkomin eg haldi at eisini landstýriskvinnan kann siga eitt sindur um hvussu hon heldur at tað gongur við tí virkseminum sum bústaðir skal arbeiða við í løtuni um mon heldur at støðan sum er nú er fremjandi fyri at fáa bøtt um bústaðarneyðina tí var tað sum øll eruvóru samd um at mann ynskti at tey bleia arbeitt við at gera byggjanokk av íbúðum men í løtuni hevur mann ella síðani hettahr faktisk an lógaruppskotið bleiv samtykt menr mann ikki hoyrt annað enn klandur og stríð og átta frá starvsfólkum tað er ikki í lagi
so er tað landsstýriskvinnan elbett mersetis ger su væl
takk fyri harra formaður ja okkurt uppskot kom ikki út úr nevnd seinast teti men tað sum eg nevni tað er fýra hundrað og hálvtrýss milliónir krónur í einum tað er tað sum eg sigi at tað kommunnu uppskot um at ter fáa heimild til at lána knappa hálva milliard í einum hvussu gongur altso sjálvandi altso stevið má og skal koma upp á pláss vit sum sita her inni í løgtinginum vit vita tað at vit hava mangt kjakið og órevstuveru og bara so mann sigur hvussu ósamd vit mangan eru men tað gongur kanska ein tíð nøkur ár so er væl aftur og so skal nýggj samgonga skipast og so er mann so vil mann samstarva tað sum tað snýr seg um tað er at stýri og ella nevndindnevndin jella stýrið at tey finna stevið aftur saman við stjóranum og tað er ongantíð for skjótt men tá ið tað so er sagt so er tað so er virksemi eisini at nú má man ikki ganga út frá og at halda tað at at tað ikki verður bygd tað verðitatakfyri
ja takk so var hasin spurningurin avgreiddur og vit fara til næsta spurning sum eisini er til elsbet mersetes gunlestóttur og hann er viðvíkjandi støðuni í bústovum og tað er siri stenberg sum fær orðið at seta spurningin fram ger so væl
takk fyri harra formaður tað er ein spurningur afturat um um stívnu bústøðum og tað er ætlar landsstýriskonan at undirskriva nýggu starvsskipanina fyri bústaðir og nummar tvey hvat ætlar landsstýriskonan at gera fyri at loysa tíkomnu støðuna í bústøðum og viðmerkingarnir eru eitt sindur tað sama okurt vita jú at tað eru ófriður og ruðuleiki sum valdar á bústøðum tað hevur tiln annað verið víst til at stjórin hevur fingið boð frá nevndarformanninum um ikki útvala seg alment uttan at nevndarformanin hevur góðkent a frammanundan tað er eisini víst á at landstýrismaðurin hevur fingið eina nýggja starvsskipan til góðkenningar har rásarúmið hjá stjóran verður nógv skert og tað er so tað sum spurningurin gongur upp á ætlan mann at góðtaka tað í landssum landsstýriskonna tað er tað er ørkymmandi at ófyri valdar á bústøðum og standi eini álvarsamari støðu við stórari bústaðarneyð og tí eigur øll orka sjálvandi at fara við tí arbeiðinum og tí má tað verða arbeiðsfriður í bústøðum og eg kann eisini undrasta svarið sum var jáni at mann má finna strevið aftur saman við stjóranum samstundis sum hetta her málið koyrir um at mann skal binda stjóran niður í tøgn takk fyri
jatakk so er tað landsstýriskvinnan elsbet mersedes gunlesdóttir ger so væl
ja takk fyri harra formaður til tað fyrsta spurningin er svarið bústaðið virkar sambært løgtingslóg húsalandsgrunn sambært grein trý lógini ger stýris starvsskipan fyri virksemi sítt starvsskipanin skal góðkennast av landsstýrismanninum men tað merkir ikki at landsstýrismaðurin ger av hvat skal standa í henni góðkenningn frá landsstýrismanninum er fyri at tryggja at starvsskipanin ikki fer út um tað sum hon skal sambært lógini og einki annað almannamálaráðið hevur fingið sendandi uppskot til nýggja starvsskipan fyri stýrið fyri bústaðir og umsitingin í ráðnum er í løtuni í holt við at eftirkanna um starvsskipanin er innan fyri lógina tá umsitingin er liðug við hetta arbeiðið fái eg so eitt tilmæli frá henni er niðurstøðan hjá umsitingini at starvsskipanin er í lagi taðr innan fyri lógina so fari eg sjálvandi at góðkenna hana er niðurstøðan frá umsitingini at starvsskipanin ikki er í lagi tað er at hon fer tum tað sum hon skal sambært lógini so verður uppskotið sent stýrinum aftur við frágreiðing um hví starvsskipanin ikki kann góðkennast og so er tað tann næsti spurningurin tað er hvat ætlað landsstýrismaðurn at gera fyri at loysa íkomnu støðuna í bústøðum tað liggur uttan fyri tær heimildir sum løgtingið í lóggávuni hevur givið mær sum landsstýriskvinnu at leggja meg út í hvussu stýrið og stjórn skipað virksemið hjá stovninum stýrið hevur evstu ábyrgd fyri at tryggja at stovnurin virkar samsvarandi síni lógarfesta endamálið og thvi eg fult á at stýri ger takk fyri
ja og so eru tað onnur sum kunnu fáa orðið høgni hoydal fyrst ger
gisvæja harra formaður eg má siga akkurát sum er at eg havi ikki nakaliga hoyrt nakað so ósamanhangandi sum lanssýrskvivnnan sigur nú hon segði eisini tá hon bleiv spurd um hatta herósemjurnar í bústøðuni hon visti einki um at sjónvarstettrin dar umsiting emen harragud hon hevði jú fingið eina starvsskipan í hondina har har ið stjórin verður geldur og sigur seg einki vitað um tað hon sigu se einki kunna gera vit hava eisini spurt hana hvussu ber ta til at ein nevndarlimur í stýrinum ákærdi stjóran færi lógarbrot tat fekka ongar avleiðingar og nú sigur o seg einki kunna gera og at tað bara ein starvsskipan skal góðkennast sambært lógini nei tað er tað ikki tað er fyri at tryggja tað at stovnurin riggar so so landsýrskinnan rennur fullkomiliga undan sovonari ábyrgd fyri teirr lógum sjálvur løgt fram og fyri tí broyting honu sjálv hevur gjørt fyri at seta itt stýrið inn sum er fullkomiliga óarbeiðsført tí mann vil fylla stovnrin sundur hon má taka ábyrgd av tíð
novar tað beint á løgi ger so væl
takk fyri har formaður eg fari at seta landsstýriskvinnu sama spurning sum eg setti fyri løtu síðani tí hon særleiðis als ikki spurninginum eg fari at spyrja spælarmenn setis gunnast eftir landsstýriskvinnu um hon stuðlar formanninum í teimum útsagnum og tí tíðindaskrivini sum hann er komin við í gjár og síðstu dagarnir altso stuðlar landsstýriskvinnan formanninum takk fyri
vang ger tað ja
tað undrar eisini meg at landsstýriskvinnan tosar um at stýrið og stjórið skulu finna stevið aftur tað hevur verið øgiliga týðiligt fyri okkum øll at stevið hevur verið serstakliga vánaligt tað kom fram longu í vár tá ið hesin her nýggi leisturin bleiv lagdur fram og tað hevur eisini verið týðiligt í sambandi við at ein stýrislimur hevur ákært stjóran nokk so grovt fyri lógar brot he eg dugi ikki at síggja at tað skal vera serliga gott grundarlag fyri at finna stevið aftur og eg kundi gott hugsað mær um ikki at vita um ikki landsstýriskvinnan eisini dugir at síggja tað tí annars haldi eg ikki at tað sær serliga gott út takk fyri
bjarn hammer ger so væl
takkfyrhara formaður eg veit ikki um landstýriskvinnan er klárur yvir tað men bústaður hevur verið ein væl væl fungerandi stovnur sum hevur hann er verið so væl fungerandi tí tað privata hevur als ikki kunnað kappast við bústaðin og tað er orsøkin einasta orsøkiðá hon til at bústaðir skal knúsast nú og tað er tað sum hesin r formaðurin er settur til at gera hann er simpulin settur av landsstýriskvinnuni til at knúsa bústaðir sundur og tað er tað sum tað dreyga sjum takk fyriheraformaður
so er tað edva jakobsen
takk fyri harra formaður tí harmið tá mann tá ið retorikkurin blívur at mann skal knúsa bústaðir tá mann hevur fingið eina eina heimild up á fýra hndraðogháltrýss milliónir arbeiða við men tað er tað er púra givið sum tað vísi øllum broygdum so er stevi ikki gott tað haldi eg tá mann kann skjótt finna útav hvat liggur so til grund fyri tí tað sum eg haldi er harmist tá ið ein samsvart avtala skal er detaljir hhvussu formaðurin í bústaðir og stjórin í amskipa tað tað vildi í mínari verð verið rættiliga natúrligt hvussu mann arbeiddir og aðburdi ikki verið neyðugt at at tannsetningur varð staðfestur í einari samstartsavtalu hvussu stjóri og nevndarformaður tí nevndin er altíð omanfyri og har burdi mann kunnað funnið stvið uttan at havt í ein smstært avtalu eg haldi at tað skuldi verið øgiliga liðð náttúrin hvussu hvussu hetta vendi men tað tað sær út til at vera trupult akkurát tann setningurin í samstartsavtalu átti at verið ein ein púra kaska vanligur
ja so er tað bjørt samuelsen sum fær orðið takk fyri
kiri ja altso fyrsti tvinka mann einav lóg ígjøgnum har mann tekur størri atlit til privata fyritøkur enn mann tekur til tørvin á at fáa bygt íbúðirserliga úti kring landið síðan setir mann nevndarformann sum mannframmanundan veit ikki siti væl um sátt við stjóran í bústaðir tí teir eru so ósamdir um hetta sum skal ganga fyri seg eg trúgvi ikki at nakar við vilja ætlar at knúsa bústaðir men eg haldi at tað sum verður hevur gjørt skaða bústaðir ógvuliga alvorliga og tí fari at spyrja landsstýriskvinna hvat fer hon nú at gera fyri at rudda upp tí tað er eingin ivi um at tað hendan her ætlanin er rættiliga greið at mann vil a við ávís fólk o bústaðir men hvat ætlar landsstýriskvinnan at gera tí vit skulu hava byt eina rúgvu av íbúðum og har er ein rúgvu av kvalifiseraðum fólki íg bústaðir sum vistman avhøvdu tey nú sum fær tað aftur at seinka gongdini takk fyri
síðani er tað eygun samuelsen
takk fyri harraformaðuri a eg haldi at teg lova at hugsa elsti sjálvt um mann situr sum landsstýrisfólk og opiøviste ikki bara bíða eftir umsitingini alla tíðina og nú tosi um hesa starvsskipanina vit hava hoyrt serfrøðingar úttala seg um at hetta við at starvsskipanin gevur stjóran og munkur at tað kemur ikki fyri í øðrum øðrum almennum feløgnum sum mann kann samanbera tað við til dømis av almennum partafeløguni so at tað skuldi ikki verið so ræðuliga ringt at at sagt at at sentasta starvsskipanina aftur og sagt at stýrið skal finna stevið aftur kom við einari starvsskipan sum alt stýrið í samt um tað kann mann gera uttan at blanda seg upp í nakað sum helst
so er tað heðin zachareasen takk fyri
formaður eg haldi ein skipan sumn ein starvsskipan sum púra greitt sigur at nevndarformaðurin skal ella stjórin skal kunna spyrja nevndarformaður hvør kann skal úttala seg tað haldi eg ikki er ein ein er ein skipan sum er nøktandi als ikki og eg haldi eisini mín áheitan skal vera til landsstýriskvinnuna sum eg spurdi um áðrenn tað er tað at tá ið mann velur eitt stýrið í tvey ár og tað ikki fungerar kann hon sum fara inn aftur ella landsstýriskvinnan far inn aftur og skifta at útvista er neyðugt tí at eg haldi sjálvur at tað sum gongur fyri seg í dag og tað sum er alment frammi tað er ikki gagligt fyri bústaðir og als iki fyri okkum sum sumsum samgongu vit hava sett eina hálvar milliard av til at byggja fyri og tað er tað sum vit vilja og tí er tað uppgávan hjá stýrinum og stjóranum at fáa tað at virka og vistu ikki virka summan landsýriskvinnan inn og handla soleiðisnar at út gera tær neyðugu broytingarnar takk fyri
so er tað erhard joensen
takk fyri harra formaður eg haldi at lógin sum bleiv samtykt í vár leggur upp til at bústaðir hevur eitt hav av møguleikum at arbeiða við men tíverri nú er hetta blivið til eitt persónsmál bústaðir er blivið tilitt persónsmál og eg fari at spyrja eg fari at spyrja landstýriskvinna um tað kemur tað bak upp á teg ella kemur tað bak upp á landssýriskvinnuna at valið av nevndarformanninum fór at enda við eini konferntatión ímillum nevndarformannin og stjóra takk yrihara formaður
so er tað brandur sandoy
ja takk fyri harra formaður tað er í mínari verð er tað ein ein sjálvfylgja at mann í einum felag hevur eina starvsskipan tað sigu seg sjálvt øh men at hon tann starvsskipanin skal binda tann sum myndarfelagið úteftir so nógv sum henda sær út til at binda stjóran o bústøðum í mínum opotykki øh tað haldi eg r er ikki tað er ikki skynsamt at at hon ger tað og tí hugsi eg ati at landsstýriskvinnan tekur hetta málið í álvara og og og eisini hyggur uppá kunnu vit møguvís skifta nevndini út alla sum hon er soleiðis at sjálvt um tað ikki er farin tvey ár ella trý ár ella hvat er í tað skal fara øh er tað ein møguleiki kanska elsbett mersetes gunlesdóttir veit at svara løgtinginum tað takk fyri
er tað khristian andreasen ja takk
hara formaður eg skal eisini heita á landsstýriskvinnuna um at fáa frið á á bústøðum og fáa skil upp á at ein starvsskipan skal blíva sórr klandursmál sum etta her er rættiliga sigandi tí vanligvís er ein starvsskipan eitt totalt undarornar dokument sum lgur í ena skuffu sum einkin t sera sær fyri og egvil sia at tað tað er púra óvanligt at skriva eina vskipan at stjórin ikki kal kuna úttalast uttan í samráða viðnevndarformannin tað vanliga stjórin úttalar seg um viðurskiftir og tað er nevndaformaðurin sum úttalar seg um ekstrordnaðar viðurskiftir hatta er fullkomilig etir bókin er hatta er hatta er jú atta so so simpult sum tað kann vera at tað skal plíva so klandursmál vitdiskutera eina starvsskipan í løgtinginum tað er simpla for langt útitakfyrahara formaður
oer ta jaspur langaard
ja takk fyrhra formaður eg haldi málið fyrstuogfremst snýr seg um at tað síðstu seks árini hevur bústaðið koyrt við einum halli upp á eini trettan milliónir og at tað kravdust ein upprudding tað vildi verið í einum hvørjum felagi eitt felagi sum hevur hevur bestu setningar fyri at hava eitt gott úrslit og so samanbera vit tað at ein almenni stovnur skal vera betri til betri fyri at røkja áhugamálið og pengarnir hjá hjá borgaranum sum vit umsita eg haldi tað er tð aðtað lýsir allar vegir at hetta er ikki vera í lagi at tað so bleiv upp á hendan mátan at taka hasta mum diskuteran tað var rætt ella skeivt men at nøkur ting máttu broytast eg ali eg meg fór at ffyri halda okkum til og tað haldi eg tølini tala fyri takk fyri
ja so er tað sirið stenberg sum spyrjari sum fær orðiðger so væl
takk fyri harra formaður ja landsstýriskvinnan kom við einum tekniskum svari sum eg haldi faktiskt ikki var nakað svar at umsitingin í løtuni kannar um starvsskipanin er innan fyri lógina eg haldi ikki tað var nakað her inni sum tók orðið báði í hesum og fyrra spurninginum sum heldur at ta hetta er í lagi tað at seta í eina starvsskipani á eini ein stjóri ikki kann úttala seg tað eigur ikki at taka nógvar dagar hjá einum ráði at finna útav um tað er rætt ella ikki altso tað tað mátti ein og hvør vita so at tað átti eisini at kunnað veri avgreitt til hendan fundin í dag tí hesir spurningarnir eru komnir inn áðrenn tað h og so verðurtað víst á at hetta liggur uttan fyri heimildina hjá landsstýriskvinnuni og tað haldi eg nokk so undarligt tí at visti mann lesur lógaruppskotið ígjøgnum so skal hon góðkenna øgiliga nógv ymisk ting og kann hava stýra á øgiliga nógvum tingum landstýrskvinnan segði at eisini hon hevði fult álit á at stýra røkti sína uppgávu ø tað haldi hon kann siga ittlít sindur meira um her uppi tá ið hon kemur upp aftur hvussu hon kann hava tað at aftaná alt tað sum er komið fram mann hevur eitt sovrn fornemmilsi av at at støðan er so mikið ótolandi at tað tað snýr seg bara um stutta tíð so brennur alt ordiliga saman og fólk fara bara til hús og ikki og ikki orka verar meir bústaðir og hjartabarn hjá okkum í tjóðveldi og tað sum hendir nú tá fær bústaðir at syndrast tað verður nú arbeitt soleiðis at mann skal skapa profitt heldur at mann kann byggja íbúðir til fólk sum hava ikki kanska s gott ráð at leiða so eg haldi at tareitt álvarsmál og tann niðurstøðan sum landsftýriskvinnan leggur fyri dagin at hon einki ætlar at gera við støðuna tað haldi eg ikki at løgtingið upp á nakran máta kann góðtaka tí landstýriskvonnan er tann einasta sum kann loysa málið og eigur at taka ábyrd av støðuni og tað eigur eigur hon langst sjannar vera begent uppá takk fyri
ja so er tað landsstýriskvinnan elsbøtt mær søgdu skuldu sætt í skerfali
ja takk fyri harra formaður tað bleiv millum annað sagt at landsstýriskvinnan rennurundan altso álvaratos eg skal fyrihalda meg til tað sum stendur í lógini tað var øgiliga kritikkur ta at eg valdi eg havi valt øll fimm sum sita í nevndini ikki trý men eg havi valt øll fimm og ein av teimum fimm var ein sum arbeiddi út í almannamálaráðnum og tað var ein øgiliga kritikkur av tí og tað kann eg heilsa og siga at hann arbeidðir ikki úti í almannamálaráðnum nú men av teimum fimm sum eg valdi so skulu tey sjálvi skipast og tað er stýrið sjálvt sum velur formannin tað er ikki landsstýriskvinnan men stýrið sjálvt sum velur stýriformann mínar heimildir bara fáa fáa upp á pláss mínar heimildir vóru at velja stýrið tað hvevðir gjørt og vit finnast øll hetta her við armslongd lsbð tú hevður valt ein út í raðnum hvat við armslongd apr upp á henda armslongdin landsstýriskvinnan hevur ikki heimild til at geva tænastuboð til hvørki stýrið ella stjóran tað er ein armslongd ímillum og atað hvr verið tað verður spurt eisini her beint um um eg eri skelkað ella kløkk av at stevið er so ringt tá ið man tá ið nú hesi vóru ikki so samdir áðrenn áðrenn stýrið varð valt altso eg eg má peika sjálvt okkum her inni hvussu ofta eru vit ikki ósamd men vit klára eisini at samstarva tá tað skal til takk fyri

takk fyri harra formaður ja eg haldi at fleiri hava spurt um hettaher um landstýriskvinnan kannskifta nevndina út í í áðrenn innan tvey ár kanska kann svara up á tað í seinasta umfar soleiðis sum eg hoyri svari so haldi eg ikki tað er nakað sum tala fyri at landsstýriskvinnan ætlar at loysa hett at málið og taka ábyrgd av tí tað virkar sum bústaðið skal sigla sín egna sjógv og har vita okur í hvørfall hvussu tað gongur í løtuni nevndarformaðurin hevur sent skriv vegna allan stovnin ella stýrið egveit ikki hvønn og og og samstundis kemur tað fram at eingin annar veit nakað um tað at eg fari út nevndarformaðurin hevur sent uppskot um eina starvsskipan sum bindistjóran og og gevur honumunnkvurv nevndarlimur ákærdi stjóran fyri nøkur ting langt áðrenn han tók við so her hava verur nógv ting frá fyrsta degi sum hava gjørt støðuna øgiliga trupla og vissi landstýriskvinnan ikki ætlar sær at loysa tað málið so somáleiðis siga akurát sum er so veit eg ikki hvat ton skal sita á sinsessinum til tí tað má vera hennara fremsta uppgáva at tryggja tað at bústaðir fer virka og at ter fáa bygdir og íbúðirnar sum skula til bæði til vanligar leiguíbúðir og eisini til fólk við serligum avbjóðingum og soleiðis sum málið liggur í almenninginum nú so er tað líkasum lagt út til tað atat tey gera ikki sítt arbeiði nóg gott tað er lagt upp til at hær skal vera gjaldsføroysk trupulleikar til seta ikki nóg nóg av til viðlíkahald og hvørt á síðnum tað er reistur øgiliga nógvir spurningar sum eingin hevur svar uppá og tað er skaðiligt fyri stovnin so tað má landstýriskinnan rætta upp á í løtuni
ja so er tað landsstýriskvinnan sum fær tað seinasta orðið í sambandi við hendan spurningin ger so væl
ja takk fyri at vera formaður men orsaka at eg ikki svaraði upp á tær við at skifta stýrið úttað er soleiðis nær at lógin heimilar landsstýrisfólkinum at velja fimm stýrislimir ella fimm íhetta stýrið og tey skulu sita eg meini tað var tvey ár og so verður tey skift út har eftir annaðkvørt ár men tað er ikki nøkra heimild um at skifta stýrið út um mann kann siga tað soleiðis úrstí tað er tað ikki sum eg havi fingið at vita takk fyri
ja síðani so varð hesin spurningur svaraður og vit fara til tann næsta spurningin sum eisini er til elsubet mersedes gunnlestóttir og hann er eisini viðvíkjandi støðuni í bústøðum ella viðvíkjandi bústøðum sum tað sendur og tað er ingilíms stramm sum fær orðið at spyrja ger so væl
takk fyri harra formaður ja her eru fleiri spurningar um bústaðir starvsskipanina fyri bústaðir og bústaðir sum heild í dag tað haldi eg gott eghaldi heta ett øgiliga álvarsesligt mál sum er fyri nú vit standa mitt í eini bústaðarneyð og tann tað almenna amboðið hjá okkum fær eftir øllum at døma ikki virka til fulnar teir seinastu dagarnar so er tað komið fram at við nýggju starvsskipanini í bústøðum so verður stjórin settur til viks og tað verður staðfest at stýrisformaðurin felagið saman við stjóra stjórin úttalar seg vegna felagið eftir avtalu við stýrisformannin og kunning úr felagnum er eftir avtalu við stýrisformannin starvsskipanin hon var samtykti stýrinum fyri bústaðir á mikkjalsmessu ikki við einum samdum stýri men við trimum fyri og tveimum ímóti sambært kringvarpinum so er nú vanligt at stýrið atkvøður á tann hátt mánadagin so stendi starvsfólkini hjá bústøðum skriv til almannaráðið har tey finnast at nýggju starvsskipanini og siga at stýrið skapar ótta og ófrið millum starvsfólk tey heita á at geva stóra og leiðslu í bústøðum arbeiðsfrið til at gera sítt arbeiði saman við deildarleiðarum og starvsfólki so tey kunnu koma víðari við tí týdningarmiklu uppgávuni at bøta um bústaðartørvin í føroyumsum mín spurningur er til landsstýriskvinnuna og hann er soleiðis ætlar landsstýriskvinnan at góðkenna tí nýggju starvsskipanina fyri bústaði takk fyri harra formaður
ja so er tað ein landsstýriskvinnan at spænt mær seta skunnastøttir fær orðið ger væl
ja takk fyri harra formaður spurningurin var ætlar landsstýriskvinnan at góðkenna nýggju starvsskipanina fyri bústaðir bústaðið virkar sambært løgtingslóg um húsalandsgrunn sambært grein trý í lógini ger stýri starvsskipan fyri virksemi sítt starvsskipan skal góðkennast av landsstýrismanninum men tað merkir ikki at landsstýrismaðurin ger av hvat skal standa í henni góðkenningin frá landsstýrismannina er fyri at tryggja at starvsskipanin ikki fer út um tað sum hon skal sambært lógini og einki annað almannamálaráðið hevur fingið sendandi uppskot til nýggja starvsskipan fyri stýrið fyri bústaðir og umsitingin í ráðnum er í løtuni í holt við at eftirkanna um starvsskipanir innan fyri lógina tá umsitingin er liðug við hetta arbeiðið fái eg eitt tilmæli frá henni er niðurstøðan hjá umsitingini at starvsskipanin er í lagi tað er innan fyri lógina so fari eg sjálvandi at góðkenna hana er niðurstøðan frá umsitingini at starvsskipanin ikki er í lagi tað er fer útum tað sum sum hon skal sambært lógini so verður uppskotið sent stýrinum aftur við frágreiðing um hví starvsskipanin ikki kann góðtakast ella góðkennast orsakatað
ja síðani eru tað onnur sum kunnu forða fyrst er tað høgni hoydal gjúrdu væl
ja harra formaður eg undist framvegis á at landsstýriskvinnan svarar við at vísa tlógur og annað altso eg dugi iki sígja hvat er í lógini sum vísir hvat ið hvat ið endamálið er við at landsstýriskvinnan skal ella lansstýrismaðurin skal góðkenna starvsskipanina uttan tað at t at at stovnurin kann virka eftir ætlan øog tá ið landstýrskvinnan so kemur við kemur við hesum t hesum teknisku svarunum altso mann skal vera øgiliga mann skal lurta øgiliga ella eftir vissu man ikki sær at tað sum hendir nú er í ferð við at bróta stovninm niður tfyri mær tykist tað sum at mann ætlar at roykja stjóran út at fáa hann at kasta frá sær tí hopisk at hann ger og tað sama við starvsfólkunum so kann lanstýrskvinan ikkibara at siga akur hvat tað er kann hon vátta tað at alt tað sum nú hendir var ávara ímóti í sambandi við lógarviðgerðina og øðrum fyrispurnim sum hava verið tað bleiv sagt hatta fór t henda um nú hendir tað og hvat ger hon við tað

takk fyri formaður ja tað er ófrøðu í nevndini og tað visti mann eg hugsi bara at spyrja sama spurning hví var tað neyðugt at broyta nevndina í bústøðu har var gott samstarv og ein annar spurning kundi vera illa hvussu ei svar kundi verið sett bara gomlum nevndina aftur og lat tey brúka sær fimmhundrað milliónirnar skilagott takk fyri
hamar
jú takk fyri harra formaður tað virkar sum at landstýriskvinnan eittanastað ser óskilig í hesum her kanska vanviðtí í hesum her og tí er van kanska bangin fyri at tað ikki er kanska landsstýriskvinnan sum bestemmar í júst hesum málinum eg veit at tað er løgtingsfólk hava prøvasæ ein spurningr til løgmann um hetta málið men tey sleppa ikki at seta spurning um bústaðir til løgmann altso kann tað vera t løgmaður sum dikterar landsstýriskvinnuna at gera hetta her tí okur kenna elsbet mersedis gunleysdóttir at eg trúgv ikki hon vil góðtaka hett her tað virkar sum tað er onkur sum er hægri uppi sum eittanaðstað sum pressar á løgtingskvinnuna at ein niðurligar bústaðir og faktiskt sað av at leggja tað takkfyr hra formaður
so er tað bjørt samuelsa
takk fyri ja nú hoyrdu vit politiska leiðarin hjá fólkaflokkinum á tingi kristian andreasen siga hetta at tað er púra óvanligt at mann soleiðis í reglunum sigur at stjórin skal spyrja nevndarformannin áðrenn hann úttalar seg tí í øllumførum tað sum liggur í hesari starvsskipanini og tí ætlaði at spyrja elspett mersetes gunleysdóttur hetta tykist vera full semju um at hetta er ikki vanligt mann ger tað ja tað kann gott vera hetar innan fyri lógina men hvat ætlar hon sum landsstýriskvinnan at gera við málið nú hon veit at hetta skapar so nógvan ófrið og harvið eisini skalar bústaðir skala trúvirðhistovninum og skala møguleikanum hjá stovnum arbeiði skjótt og effektivt fyri at fáa bygt so nógv sum gjørligt kann lansýriskvinnan siga eitt sindur um hvat hon sær fyri sær at hon kann gera fyri at loysa hetta her takk fyri
eyðgun samuelsen ja takk
fyri har formaður hetta er við starvsskipanini at at vit hava hoyrt tað frá serfrøðingum at ta við at binda stjóran niður upp á hendan mátanin at tað er púra óvanligt og tað sigur tingformaðurinar í fólkaflokkinum eisini og so nevnir landsstýriskvinnan bara ja men visu vissu starvsskipan liggur innan fyri lógararnar rammur so fer hon at góðtaka hana men tað er vælsaktans einki í lógini sum forða fyri at hon kann senda starvsskipanina aftur og siga at tit mugu finna eina semju tí hon sigur sjálv at tað eg stýrið saman við stjóran sum skal finna stevið so so mátti tað borið til at forlanga at mann kundi koma við einari starvsskipan sum øll kundu liva við tað skuldi so ikki verið nakað lógarbrot vildi hildið nú ta lógin er tað sum stýrir á øllum sum verður gjørt
ja so er tað annika olsen ger so væl
takk fyri harra farmaður at støðan minnir kanska lítið sindur um oparasjónina har ið læknin sigur at oparasjónin eydnaðist væl men at patienturin doyði okur hava játtað næstan eina hálva milliard til bústaðir tað skuldi vera ein sólskinssøga um mann skuldi koma í gongd við at fáa bygt nakrar bústaðir tí í landi og eisini til fólk sum ber at breka og hava menningartarn so tí er tað ótrúliga óheppið at mann er komin í eina støðu har mann skal hava niðurskrivaðar reglur um hvussu ið mannagongdirnar skulu vera tað er ongantíð eitt gott arbeiðslag tá mann skal niðurskriva hvussu mann skal arbeiða annars so eigur fólkaflokkurin húsandamnsgrunnum tá fólkaflokkurin so broytti lóginum húsandamnsgrunnum so at mann kundi byggja bústaðir og nú veitir hann hálva milliard so nú er tað bara uppgávan hjá landsstýriskvinnuni at fáa tær at rigga
jansura sirið stenberg
takk fyri harra formaður spurningurin er strattferk hvussu landstýriskonan og ráðið kann liggja á ein so týdningarmiklun málið í fleiri dagar og brúka fleiri dagar upp á um tíð er loyv at hava standandi í eini starvsskipan atat stjórin skal hava munnkurv altso tað virkar sum at næstan øll fólk í samfelagnum hava fatað at soleiðis kaln mann ikki arbeiða at hvussu tey áboðini ikki kunnahava komu út í avnanaráði tað forstandi eg ikki mestu mann bara letur standa til so so so eg skal læra støðan nú tað var kusu sett fyri hvønn einasta dag tá tá kom mann ginur at skriva móti hvørjum øðrum hvørt á sínum so leingi man ikki seta seg niður og arbeiðir við at loysa eitt problem so sleppurtað at vaksa og tí má landsúrk kunin a taka ábyrgd av smálunum beinanvegin

ja tak fyri eg haldi ata r sera óhappi at okur eru komin hesa støðuna her viðvið bústaðum eg haldi øllam politiska skipanin gjarna vild hava at bústaðið skal fungera oktimalt men eg haldi eisini tað at mann áðrenn mann yvirhøvur fór inn og setti hesa nevndina var greiðlig um tað at tað kom at blíva eitt ósamljað millum leiðslu ogog nevnd tí at tað sóu okur longu tá ið ið málið um bústeðarpolikkið var fyrri úti í heilsumálaráðnum ella alnanamanaráðnum at tað slett ikki riggaði millum stjóran og tann tráverandi formannin fyri tað álitið sum so bleiv settu sum nevndarformaður í bústaðunum so eg vil mæla landsýriskvinn til at umhugsa veruliga ati skitas týt út aftur eina fer afturat fyri at fáa frið í hetta her systemið og annars haldi eg at tað sum khristin andreasen segði púra rætt tað er púra óvanligt at mann í einari starvsskipan fer ov múlabindur ein stjórur pendamanna sum mann ger her eitt er tað mann mann setur loft á heimildir fyri at gjalda út tað er rímiliga vanligt atmnan geva ein eina fulltrú til tað men alt tað annars sundan um stjóran haldi eg
ja og síðani er tað jaspur langaard
hja takk fyri harra formaður eg aldi tað øgiliga harmiligt at hetta málið skal verða blíva lagt soleiðis kanska serliga v andstøðuni kanska serliga tí tey ikki komu har til har vit eru komin í dag vit hava í dag fingið sett eina hálvan milliard til at fara inn og at byggja nakrar bústaðir og hinveg kann eg siga at tað kann gott vera tað er nøkur ting sum eg dugi at síggja og trúgvi eisini um eg komi fram í ljósi tá mann setir fokus á eta málið at tað nøkur ting sum ikki hava fungerað og trúgvi at tað e rætt at mann fer inn og broytir tey tingini sum eru neyðug at broyta og tað taki eg fult undirvitið at landsstýrisvnan ger men hinvegin haldi eg tð er viktigt at mann nú setir ein striku í í sandin og hyggur frameftir hvat er tað sum skal til soleis at vit koma á gongd ogvit fáa bygdarbústaðir sum skulu byggjast takk fyri
ja so er tað spyrjarin sum fær orðið ingilín
takk fyri øh ja nú fekk eg akkurát tað sama svarið sum undanfarna tingkvinna sum setti sama spurning sirii stenberg ta er kanska ikki óvæntað men tá ið so nógv fólk hava orðið ímillum um at líkasum blíva við við at vísa á ati at tað er landsstýriskvinnan sum í síðsta enda hevur ábyrgdina av bústaðarpolitikkinum hjá landinum hjá landsstýrinum og samgonguni og at bústaðir ikki fungerar sum tað skal hevði tað verið soleisir at stýrið e ikki var savmt við stovninum men her eru bæði innanhýsisis stýrinum trupulleikar og her er somuleiðis eisini á stovninum trupulleikar og har má landsstýriskvinnan hon er tann einasta sum kann traðka til og gera nakað við tað eg skilji væl tað er trupult men tað sum er enn ov truplari og tað sum vit skulu hugsa um tað er tað sum bústaðir er sett í verðina til og tað er at byggja bústaðir og tað er tað sum skal fungera tað fungerar ikki í løtuni tað hevur landsstýriskvinnan ábyrgdin av og tað má landsstýriskvinnan loysa visse hon ætlar sær at tað skuldi koma fleiri bíligir leigubústaðir sum fólk kunnu fáa eitt trygt og varandi heimi hjá okkum í føroyum tað er tað sum tað handlar um tí at í løtuni verða fáir og eingir staðir bústaðir bygdir tað avmarkar orkuna hjá bústøðum at mann ikki fær arbeitt arbeiðsfrið tað sóu vit í tjúgu tjúgu tá ið fjúrtan bústaðir vórðu bygdir tí at mann arbeiddi upp á eina lóg og tatað kann mann siga sær sjálvum at tá ið tað ikki er friður í stovninum í stýrinum so er tað trupult at fáa tað gjørt sum mann skal gera sjálvandi tað sigur seg sjálvt og landsstýriskvinnan hevur a so endaliga ábyrgdina av tí og beint nú er konfliktpunkti ein starvsskipan sum fyriliggur eg haldi at landsstýriskvinnan átti at heitt á stýrið um at gjørt eina nýggja stýrisskipan sum alt stýrið kann taka undir við takk fyri harra formaður
ja so er tað elsbett mersedes gunnlasdóttur ger so væl
ja takk fyri harra formaður eg hugsi um víssi eg hoyrdi rætt so sigur tað her frá løgtinginum atløgmaður dikterar landsstýriskvinnuni til at niðurlaga og oyðileggja bústaðir eg haldi tað er so nógv fyri at hoyra at mann nevna sær at siga slík ting at man nevna sær hugsi tykkum til taðerman sigur mann fer upp her og sigur mann ætlaði mann ætlaði mann ætlaði og uppskotið liggja inni í nevndini komi ikki út aftur og svíðar sríðari men hendan samgongan her hevur koyrt eitt uppskot ið samtykt eitt uppskot at bústaðið skal fáa at knappa hálva millig ard at byggja fyrr er tað við atliti til niðurliga bústaðir altso kat billa mansær inn havi hug at siga og so situr onkur her masær oggríli sigur eingi hús altso veitst tú vita tit nú hvat mann hevur ætlanir um at byggja fýra hundrað og fýra hundrað og tveyogfjøruti íbúðir havi eg fingið at vita og ítøkiligar og og íætlanir og av teimum eru hundrað og átjan komin rættiliga eg má komin rættiliga langt við men tá ið tað er so sagt so eri eg púrasta púrasta samd við okkum øllum at tað i tað er ósemja og ste verður ikki gott at tað má og skal komast í rætt lag og tað ongantíð fár skjótt og tað er fyrst og fremst stýri og stjórin sum skulu finna stavið aftur og eg trúgvi uppá at tveir mann sigur vaksnir menn væl fyri eiga at makta at finna stevið aftur takk fyri sta
ja takk so er hatta seinasta umfarið ingilín dykis sín strømm gerso væl
ja hvussu billa man sær inn ati at seta spurnartekin við hesi tingini mann kundi játta tíggju milliardir til bústaðir á bygt fyri problemið er at vissu bústaðir ikki fær gjørt sítt arbeiði til fulnar so er tað heilt ótrúliga ringt at fáa bygt hesar bústaðirnar og tað er har trupulleikin er øvisti mann at tað er óvanligt at mann upp á hendan mátan fer inn og diktera hvat stjórin skal og og ikki skal í einari starvsskipan um landsstýriskvinnan sum vit heita á um at fara inn og loysa hetta málið ikki kann gera tað so átti løgmaður kanska at farið inn og syrst fyri ati almennu partafeløgini at hava nøkulunda somu starvsskipanir tí at her er ein sum víkir frá bústaðir er bústaðarkreppan tað segði formaðurin í fólkaflokkinum jørgun niclasen sum nú situr sum fíggjarmálaráðari teg í einum beinleiðis kjaki áðrenn valið í tvey túsund og nítjan tá ið mann ikki vil gera hesar broytingarnar og heita á fáa eina nýggja starvsskipan at tað verður sriður aftur í bústøðum so bendir tað á at mann roynir at skræða bústaðir sundur og vinvinnararnir í tí førinum tað verða æ tey privatu feløgini sum kunnu tjena upp á bústaðarnegðina hjá fólki tapararnir tað verða tey fólkini sum ikki kunnu fáa eitt trygt og varandi heim og tað er ikki í lagi landsstýriskvinnan má taka sær av hesum takk fyri
ja takk so er tað læsurkvinnan eg sleppi at vera eftir kunnleysa sum berorðliga tú gert so væl
jtakk fyri harra formaður eg haldi at tað er løgið í sama flokki sum ingilín strøym situr í har verður spurt ella sagt at løgmaður verður spurt um løgmaður dikterar nær til at niðurligu oyðirleggja bústaðir samstundis sum ingilín strøm fer inn og sigur at løgmaðurin man fara inn og loysa trupulleikan trupulleikin má og skal loysast og eg trúgvi eisini at hann verður loystur men so verður sagt eisini at tað vara ringt at byggja teimum er ósamd sjálvandi øll vilja hava at stevið skal vera gott men tað sum mann hevur leingi longst eftir eisini frá bústøðum tað er at fáa eina heimild soleiðis at mann kann lána pengar og a fáa og kunna fara í gongd við at byggja og tað hevur henda samgongan tikið undir við og bústaðir hevur fingið mann datin at fara út og lána knappað hálva milliard tað má vera so tað allaallarfyrsta at at mann er ósamdur í onkrum har er eitt at gera hjá teimum tað er at at stýrið finnir stevið altíð saman við stjóranum tað er uppgávan hjá teimum tað er uppgávan hjá teimum takk fyri
ja takk so varð hasin fyrispurningur svaraður og tann næsti fyrispurningurin nummar fýra røðini hann var eisini til elsbet marsetis gunleysdóttur landsstýriskvinnu í almannamálum viðvíkjandi støðuni í bústøðum og tað er eygun samulsen ger so væl eygur samulsen
tak fyri harra formaður ja hetta er so tann fjórði spurningurin um í morgun um støðuna í bústøðum og sum svarini eru fullin so haldi eg ikki tað gera eitta einasta petti um mann tekur ter upp aftur einaferð afturat vit hava jú frægt hetta her við at stjórin í bústøðurni hevur fingið munkur og at mann hevur orðið hesa starvsskipanina har stjórin er nærmast iurstýrisformaðurin er nærmast einaráðandi í bústøðum og samstundis so skal stjórin hann skal kunna almenningin men tað er bara eftir avtalu við stýrisformanum hann kann ikki siga nakað uttan hann hevur biðið um loyvi og vit hava hoyrt frá serfrøðingum bæði her kanska og eisini úti í fjølmillum aðrastaðni at hatta er púra ókent í almennum partafeløgum og líknandi stýrum og starvsfólkini tey kenna seg ótrúgv og ófrið ir valdar og samgongan hon hevur samtyktar bústaðarpakka rætt skal verða rætt men hetta er ein stór upphædd sum mann hevur samtykt og tá ið eitt felag skal umsitast so stórar peningupphæddir vegna skattgjaldaran so er tað alneyðugt at felagið virkar sum tað skal og til gjøgnumskygni í tí sum fer fram í felagnum og fyri at fáa greiðu á um mett verður at viðurskiftini í tí almenna bústaðarfelagnum er ov trygd og at stovnurin yvirhøvur er virkisførur verður hesin fyrispurningurin settur heldur landsstýrismaðurin at støðan í bústøðuni er nøktandi nú stýrisformaðurin hevur givið stjóran om munkur og starvsfólkini rópa varku um ófrið og hvussu ætlað landsstýrismaðurin at tryggja at bústaðir virka sambært endamálunum tí hóast landsstýrismaðurin sigur alla tíðina a hetta má koma í rættlag og tað er uppgávan hjá stýrinum og so víðari so er tað landsstýrismaðurin sum hevur evstu ábyrgd av stovnunum og tað er landsstýrismaðurin sum má síggja til at at hetta at bústaðir koma at virka sambært endamálinum og so ella so má at vera við til at tryggja tað takk fyri
ja takk so er tað svararin elsbetmpregvunlesta sum fær orðið ger so væl
ja takk fyri harra formaður sum eg longu havi sagt so virkað bústaðir samd sambært løgtingslóg um húsalandsgrunn lógin ásetir at stovnurn fyrii fyrisitin av einum stýri og undir hesum stýri situr einum stjóri sum hevur dagligu umsitingina av stovnunum um hendi viðurskiftini millum stýri og stjóran er millum stýrið og stjóran og eg havi ikki sum landstýriskvinna heimild at taka hvørki stýri ella stjóran av raði sum øllur kunnugt liggur eitt uppskot til starvsskipan úti í almannamálaráðnum til góðkenningar sum er er starvsskipanin frá áttanda mars tvey túsund og seytjan galdandi so einki einki er broytt í mun til tað sum var galdandi í síðstu viku ella fyri einum hálvum ári síðan sum sagt so harmar tað meg at hoyra at starvsfólkini hjá bústøðum er ørkymlað men sum eg eisini havi sagt so liggur tað uttan fyri mínar heimildir sum landsstýriskvinna at leggja meg út í hvussu stýrið og stjórn skipa virksemið hjá stovnum sum sagt so liggur tað uttan fri mínar heimildir sum landssýriskvinna at leggja meg út í hvussu stýriðog stjórn skipar virksemið hjá stovninum stýrið hevur evstu ábyrgd fyri at tryggja at stovnurin virkar samsvarandi síni lógarfesta endamáli og tað havi eg álit á at stýrigerð takk fyri
ja takk so er tað á ólum tringvá sum fáa orðið tann fyrsta tær hevur pállstátur gjørt so væl
takk fyri harra formaður at tað e eingin ivi um at tá arbeiðsbólkurin sum gjørdi bústaðarpakkan legði uppskotið fram á einum tíðindafundi so var tað øgiliga stór ósemja millum stjóran bústøvunum og formannin í arbeiðsbólkinim sum nú er nevndarformaður o bústøvun tað bleiv eisini sagt tá at bústaðir føldi seg føldi ikki at mann hevði lurtað eftir teirri viðmerkingum til uppskotið og tí kann mann eisini siga at bústaðir vóru nokk so kritisk mótvegis uppskotinum sum landsstýriskvinnan bar fyri tingið ella eg spyrja landsstýriskvinna um ætlanin við at seta tann persónurin sum var øgiliga ósemju við stjóran í bústøðum var fyri at koyra stjóran bústøðun frá takk fyri
ja takk so er næstviðmerkjari beinta løgu jacobsen gjørt væl
takk fyri takk fyri formaður nú fari eg fyri triðju ferð í dag at spyrja landsstýriskvinnan tí hon ikki svarar hevur landsstýriskvinnan álit á formanninum í bústaðnum tað hevur spurt fyri triðju hetta er triðju ferð eg spyrji hevur landsstýriskvinnan álit á formanninum í bústaðnum takk fyri
ja takk so tað sigur stendbært sum rorið gerst væl
takk fyri harar formaður ja tað r eingin ivi um at tann støðan sum er hon skapar ótryggleika eisini fyri tey sum leiga hjá bústøðun í dag fyri starvsfólk og eisini fyri øll tey sum eru í bústaðarneyð og bústaður hevur eisini aðrar uppgávur enn at byggja vanligar íbúðir tey skulu eisini byggja stovnar og tey skla byggja barna heim og sjálvt mán vera ósamdur um tað so er tað lægt tilbústaðir at gera og tí er hetta her málið rættiliga álvarsamt mær vitandi er er tað ikki arbeiðsføra í løtuni og tí tí má m má bara blíva við at siga við landsstýriskvunna at hon má royna at fáa skilubýstingini tað er eingin annars sum kann gera tað og hon má eisini lurta eftir hvat løgtingslimur siga at tað er eingin inni her haldi eg sum hevur hildið at hetta er í lagi kanska ein
ja takk solev bjørt samassens rorið ger so væl
takk fyri ja eg fari somuleiðis fyri triðju ferð í tag at spyrja landsstýriskvinnuna hvussu hon sær fyri sær at henda avbjóðingin kann loysast tí øll eru jú samd um at tað skal loysast aftaná tíðindaskrivið sum kom út í gjár frá nevndarformanninum er eingin ivi um at at tær fara ikki bara at kunna samstarva uttan víðari tá nevndarformaðurn fer út pá handan mátan sum í gjár tað sum var trupult frammanundan tað bleiv enn truplari so tí er mín øgiliga einfald spurningur til landsstýriskvinnuna ætlar hon sær at fara í arbeiðssanskarnir og fáa rudda upp í hesum her tí tað má hon gera eg síggja ongara aðra loysn um at ætlar sær tað ætlar hon s so at gera tað skjótt og effektivt soleiðis at bústaðið kann koma í gongd við at byggja og byggja skjótt og væl sum tey eru blivin nógv seinkaður í av ymiskum orsøkum undir hesari samgonguni takkfyri
ja takk so a hendrik old sum fevur orðið ger so væl eg havi
formaður stjórin í í bústaðarnum hevur víst at hann kann stýra einum stóru eitt taðn størstu arbeiðsplássinum í landinum bæði væl og virðiliga uttan at at at at fáa rok og balatir sum nú er og tá ið mann so setir eina nýggja nevnd og tað startar við eini roki so er eg ikki so ringt at vita hvar ið feilurin liggur tað skal ikki so nógv tað var rokð áðrenn fyrsta fundin áðrenn fyrsta fundin í stýrinum var longu rok í í í í í íbústaðinum og tá ið mann skal stýra neyvt eftir eini starvsskipan tað er eitt super birokratisk uppfinnir seg at stýra neyvt eftir eini starvsskipan mann skal skriva niður hvør skal siga hetta hvør skal seg ata og niðr skal reisa teg upp og nú skal seta teg niður tað er tað sum tað ganga út uppá við við við við við við starvsskipani eini buerokratiska starvsskipan hasin stjórin hevur víst at hann kann stýra in og so er ikki ringt at finna feitir
ja takk so er næstur at fáa orðið høgni hoydal ger so væl
ja harra formaður eg fari at spyrja landstýriskvinnuna um hon kann vátta at teir trupulleikar og tann órógv sum eru kring bústaðir nú hevur elvt til ati í royndini verðr heur mann einki gjørt tvey eitt hálvt ár tað lág í eit uppskot klárt um tá vit byrjaðallal játta pengar til bústaðir at ter skuldu játtast afturat so má bíðaði mænn etir inm bústaðarpakka og nú er bara rokan í fjørðuni er tað eisini rætt ati at tað var ávara ímóti hesi gongdini og eisini hevur landssýriskvinnan verið spurd um hvussu tað ber til at tann nevndarlimur sum hevur ákært stjóran fyri lógarbrot blívu sitandi kann eg vátta at tað er so og hví hevu honeinki gjørt vitt tað og eg fari g atspyrja einafafturat t eg veitsi spurt fleiri ferðr um tað fer hon at gera broytingar í nevndini fyri bústaðir í næstum
ja takk so er tað ingilin didiksens tøm sum fráður er gjørd
gers væltakk fyri hara formaður eg haldi t er stórtspell at at landsstýriskvinnan onkursvegna skúgvar hetta frá sær hjá sum musirat hon ikki ger og ikki tekur tað á seg at royna at loysa málið tí at nú vit komin har til at tað er tað sum skal henda tað haldi eg bleiv øgiliga greitt í í tíðindaflutninginum í gjár tá vit sóu at stýrisformaðurin sjálvur fór úti og úttalaði seg uttan at hava stovnin ella alt stýrið við sær so eg kundi hugsað mær tað at landskvinnan landssýrskvinnan fortelur okkum hvat hon ætlar ítøkiliga at gera við hetta málið tí hon hevur kkollvelt hvussu bústaðir arbeiðir tað kann mann gera men ikki at fáa frið í bústøðum til at gera útinna arbeiðið sum er at byggja bústaðir
ja takk so færk pollareynatygvu orð
íg gert so væl ja takk fyri formaðurin tað er einki eg hili sig at búsaðður er eitt øgiliga kærkomið íkast til bústaðaprbygging í føroyum til at gera væl arbeiði og tí er tað so mikið meira harmiligt at so mikið nógv rok er rundan um stovnim sum tað er løtu eg haldi eisini tað er øgiliga vánaligt avstýrisformanninum so er tað so at karaktermið á stjóran í felagnum viss hann var ein ein ein virðiligur formaður og ikki hevði álig á stjóranum so gjørdi hann tað skal til í enni síeinum søð so loysti hann stjóran úr starvi alt annað er ein øgiliga vánaligur máti at royna at at roykja ella styggja eitt fólk úr sínum starvi og tað er ein uppgáva sum landshýriskrinnanat eigur at taka sær at takk fyri
ja takk so r tað johannes joensen
takk fyri harar formaður ja so spyrji eg eisini fyri triðju ferð hví var tað neyðugt at broyta nevndina í bústøðuni har var gott samstarv og so eisini hvussu hvussu skulu starvsfólkini virka í einum stovnin við slíkum ófríði sum er nú og eg vandin ikki at bústaður missir øll hesi dugnaligu starvsfólkinina óvíssa framtíði um mann missir ekspertisuna takk fyri
ja takk so fer uni rasmussen og ríkjur
so væl takk fyri nei eg hugsaði meira um hetta tað tað ljóðar sum um at bústaðir yvirhøvur ikki fær arbeitt við at byggja bústaðir tá grunda av hesum málinum men soleiðis eg støðan slett ikkig tey arbeiða veruliga við at fáast við at fáa gjørt krosjektir og fáa bygging í gongd so tann parturin hann koyrir fyri tað um hetta stríðið er so bara fáa tórópapláss at tað er ikki staðgað upp fyri tað um hetta stríði og sjálvandi ynskja vit at hetta verður kemur upp á pláss takk fyri
av laks so er tað helgi aprasems sum fær orðið gjørt væl
ja hara formaður ja tað rtað er nógv løg í hesum málinum og tað ringt fyri okkum hjá okkum uttan fyri standa at fylgja við hvat vendir upp o hva vendu niður men mín spurningur far faktiskt tað sama sum uni rasmussen nú boðiná altso tað ið eg lurta eftir orðaskiftum í dag so ljóðar tað sum at nú alt steðgað upp tí at tí at har er ósemja e at spyrja lansstýriskvinnuna altso er tað so sum sum tað ljóðar í dag altso er alt steðgað upp í bústaðinum fungerar tað slett ikki í løtuni ella koyri arbeiðið sum vanligt hóast eatakk fyri

j landsstýriskvinnan hon nevnir hetta her starvsskipanina fyri tvey túsund og seytjan og sigur at einki er broytt tað er einki øðrvísi enn tað var í síðstu viku ella á næstsíðstu viku tað gongur eg má siga at tað er sjónfyrisøgn at einki er broytt mann hevur ongar samdar avgerðir havt í stýrinum síðani tað nýggja stýrið bleiv valt vit hava ein stýrisformann sum frá einsemallur út við tíðindaskiðum sjálvt um mann tosar vit so er tað ikki ein gongd hansara egnu stýrislimir sum kenna hvat tað er sum er í hesum tíðindaskrivinum hjá honum hann tosar stovnin niður hann tosar stjóran niður so sanniliga er einki broytt tað má mann siga tað velst alt um eyguni sum síggja landstýriskvinnan tosar um hetta her at hon kann ikki skifta út í stýrinum tá ið honn hevur valt fólk í tvey ár men visi eg ikki farið heilt tí tey skuldu sita í tvey ár vissi eg ikki farið heilt skeiv so varð stýrisformaðurin ikki afturvaldur hesi ferð og hansara staeg haldi ikki at starvstíðin hjá teimum var úti og mær vitandi so er tað eisini hent í tvey túsund og tíggju at tátann távarandi landsstýrismaðurin eisini skifti stýrið út so at eg haldi tað er eitt sindur ivingasamt at hetta her við at mann einki kann gera og fyri tað triðja so havi eg hug at siga aftur at eitt kann landsstýriskvinnan gera hon sigur alla tíðina at tað má koma á rættiligat mann skal finna stevið hon kann forlanga at tey koma við einari starvsskipan sum tey kunnu semjast um tí at tað mátti verið í lagi havt eina starvsskipan sum mann sær í øllum øðrum almennum partafeløgum ati har stjórin ikki er bundi niður tað er ótrúliga løgið at tað einasta staðið sum mann skal hava stjóran bundnan niður í eina starvsskipan taðer í bústøðum takk fyri
ja dak so fyri landsvikkvinna orðið at gerst væl at spedma tetirsu kundleystattur
takk fyri harra formaður baða eg fáa at fáa taðupp á pláss hvat ið eg segði sum øllum kunnigt liggur eitt uppskot til starvsskipan út í almannamánaráðn til góðkenningar sum er er starvsskipan frá áttanda mars tvey túsund og seytjan galdandi so einki í broytt í mun til tað sum var galdandi síðstu viku ella fyr enn hálvum árum síðani og tá iðspyrjarin sigur at manni mann valdi fólktá ið hendan lógin kom í gildi tað var soleiðisa at hendan lógin heimilaði landsstýrisfólkinum at velja fimm limir í stýri og landsstýriskvinnan hevur valt fimm limir í stýri so kann mann siga ja at tað sótu tað sótu nøkur limir í stýrinum áðrenn eg valdi av nýggjum og tveir triðingar av teimum sum sótu í stýrinum tá blívu afturvaldir og so má eg fyrihalda meg tað sum lógin sigur nú um stýrið tað vil siga at heimildin hjá mær er at velja eitt stýri sum skipa seg sjálvt tey velja formannin og so hevur stýrið sjálvandi uppgávu í samband við bústaðir og har ímillum er uppgávan hjá teimum at tað skal vera arbeiðsfreðir og at tað skal vera at tað skal bera til at arbeiða við bústaðum men so aftur hetta her við at siga at einki hendir eg havi lisið nú tíðin við at fara men eg havi lisið fleiri ferðiar í dag hvat ið ætlanin er og hvat er í gongd og hvat er stoypskein so ja so er tað hetta her við at tað bleiv spurt um ætlanin ver r at koyra stjóran frá altso hvat hvat eg la massa inn atime eg havi ætlanir um at koyra stórina frá eg havi einki útstandað vi stjóran bústøðum

tá ið mann góðkennir at ein stýrisformaður gevur stjóran og munkur so so haldi eg at har íð hvussu her er altso tað mann kann liva við tí tað tað sigur eisini okkurt men lat tað fara øh tað bleiv sagt at landsstýriskvinnan blívur við at seg hon hevur valt fimm í stýri og hon hevur valt teo alt heftr her tað er slettiki tað sum er interessamt tað er fínasta ordan at landsstýriskvinnan velur og umboðistýrið tí tað jú tað sum lógin sigur tað sum eg royndi at nevna tað var at tað er hent fyrr at mann fleiri eisini eisini tingfólk úr flokkinum hjá landsstýriskvinnuni hava spurt hana um hon kann skifta nevndarlimur út og eg veit ikki um hon kann tað men eg tað er í hvørfall hent tí at tá ið mann valdi hetta stýri tá varð starvstíðindi ikki úti hjá tí gamla stýrinum og so vítt eg veit so er tað eisini hent eina ærferð fyrr í tvey túsund og tíggju tað er tað intersant í hasum men men tað má mamma so finna útav hvat vendir upp og niður har men eitt sum eg haldi er er áhugavert at hugsa um nú vit hava havt ein løgmann sum alla alla tíðina hevur sagt at vit mugu hava álit við mag hava lit om ma man hava álit á hvønn annan og hann byggir síni koronatilmæli og altað álit tá ið mann ger eina starvsskipan og vissi hon verður góðkend í einum stýri har mann bindi stjóran niður so er tað við við við at siga við reyðum strikum undir at mann hevur ikki álit á stjóran tað kann ikki verða tekn upp á álit á einum stjóra hann skal verða bundin niður og tað er tí at einki virkar tí at starvsfólkini mugu føla seg ótrygd t imum tá ið tey hava ein stjóra sum sum slett ikki kann virka og fyri alt tað so má eg líka enda við at tá ið eg haldi ikki fólkaflokkurin verið so glaður fyri bústaðir tí at tá ið í tvey túsund og ellivu tá ið hetta her lógaruppskotið við leiðubústaðum og lestrarbýlum og so víðari bleiv samtykt tá haldi eg mær vitandi so atkvøddu tey allarflestu í fólkaflokkinum ímót tað var kanska ein tinglimur sum atkvøddu fyri o hvussu er ein men formaðurin og tey flestu atkvøddu ímóti tað kann man bara bara sláa upptakk

ja takk fyri harra formaður bara fáa tað púrasta klárt tá ið mansnakkar um stjóran bústøðun so er tað soleiðisnar at hetta stýrið setirstjóran og kann loysa stjóran úr starvi og eg persónliga havi einki útstandandi hvørki við stýri ella stjóran í bústøðum og so at siga tað at fólkaflokkurin er ikki góð við bústaðir álvaratos landsstýriskvinnan er hon ikki fólkaflokskvinna er tað ikki landsstýriskvinnan sum hevur lagt hetta málið fram um at geva bústøðnu heimild til at lána knappa hálva milliard tók eykum samuelsen kann skund við tí tó kom undir við tí men at siga tað at mann ætlar og ætlar og ætlr og ætlar og tað liggur eitt uppskot fyri og annað eftir sum hann ætlar veitst tú hvat tað nyttar einki bara tlað og ætlað og ætlað eg havi lagt hetta uppskotið saman við samgonguni annars einki til visti igag ikki hava samgonguna aftan fyri meg so ber einki til ta bakka meg upp í hesunher at bústaðir skal hava heimild til at lána fýra hundrað og hálvtrýss milliónir knappa hálva milliard og halda tit so tað harra formaður at henda samgongan ikki góður bústaðir so gevur bústøðin hesa heimildinatakk fyri harra formaður
ja takk fyrisalinu ja so er hesin fyrispurningur svaraður næsti fyrispurningurin hann er til keleogholm johannessen lanstýrsmann í heilsumálum viðvíkjandi umlætting og venjing á klaksvíkar sjúkrahúsið og spyrjarin tær johannes joensen ger so væl johannes joensen
takk yara formaður ja nú komas nakað heilt annað men sum eisini hevur týdning heta er ein spurningur til kalea holm johannesen landsstýrismann í heilsumálum og evnið er uppihald á klakssíkar sjúkrahúsi í sambandi við umlætting og venjing og spurningarnir ljóðar soleiðis hví er ikki møguligt hjá millum annað rørslutarnaðum sjúklingum sum hava búð á klaksvíkar sjúkrahúsi í sambandi við umlating og venjing at búgva á staðnum longur og hvørjar ætlanir eru við gistingagøðrum í sambandi við venjing og umlating í framtíðini og til viðmerkingarnar kann eg nevna at fólk við millum annað rørsluterrini sum á hvørjum ári hava leitað sær til klaksvíkar til umlating og venjing á klaksvíkar sjúkrahúsi hava verið sera fegin fyri hesa vælferðartænastuna tey hava hvørjum ári glett seg til hesar vikurnar har starvsfólk á sjúkrahúsinum hava hjálpt teimum við venjingum og øðrum umframt at tey hava hitt fólk í líknandi støðu sum tey sjálv eru í hesa tíðina sum umlatingin og venjingin er hava tey sum koma úr øllum landinum búð á sjúkrahúsinum til stóra gleði fyri mong nú er henda hetta at steðgað soleiðis at tað ikki er møguligt at búgva á staðnum longur heta er eitt stórt afturstig fyri fólkini tí tay vóru sera glað fyri verandi skipan fólkini sum koma til umlating eru ofta á rørsluteirna og va torført við at ferðast aftur og fram millum heim og sjúkrahúsið nýggja skipanin ger eisini at sosiala samanhaldið sum gleddi sjúklingarnar almikið verður burtur og hugrðin til at møtast verður minni ein skipan sum riggar eigur ikki at broytast tí er hesin fyrispurningin sett

kan knna havt umlagt í klakskar sjúkrahúsi hinvegin so verðu að valverið soleiðis atmann hevur kunnað fingið ávísing frá kommunulæknina og so evur mann fingið intcensa venjing tilvið reabilitering á klakska sjúkrahúsi og so er tað eisini sloppin at búgva har a í tvey túsund og fimtan so hendi tað at mann legði hata har milsinska di og skurðdepilin saman og tað bleiv størri trýst á skipan og tað bleiv minni pláss sama í tí sum var tað ætlaðm til starvsfólkabygninginum har ha og tað sum vit ætla at gera nú tað er at flyta fólkini yvir í teimum nýggja guluhúsi tað sum starvsfólkabygningur í dag og so ætla vit at gera tað tí har soppur komin í og tað vil siga vit ætla at at gera ta harpengar ser etur at til einam øgløgi og at vit ætla at gera ein ein depil ein reapilteringsdepil har norði í starvsfólkabygdingi hvar vit taka eina heila hædd av til nemiliga hesi fólkini her soleiðis at tey fáa góðar umstøður til at uppafturvenjing og tey sleppa eisini at altso búgva altso at sú ætlar at skapa ein møguleika til tað og tð er simptent pláss tað ein kompinatión av plásstroti tí at vit mugu vit kunnu ikki blíva við at hava ein sopp tjá tá tú hevur fólk inni til reabilitering og so eisini fáa har fyri at fáa altso størri pláss altso betri karmar rundanum tað sum eitur reabilitering so so tað er fult í gongd og tað er sett av á løvujáttanina og tað er eisini sett av til tað sokalliga gulu húsið a at tað lækna læknahúsið sum var altso tað skal setast stand so at at starvsfólkin far yvir har so r so erð tað leysgivið pláss til reabilitering til ein ja kalla tað reabilireabiliteringsdepili vit hava snakkað um tað ha t at at tú kanst hava tí í smáum kanska tveir tríggjar ella tú hevur ein stóran yvir alt landið ha so tað er tað

ja takk fyri tað formaður ja tað ljóðar gott at hoyra at tað er orsøkin til at tað er stígur í hesum her við at búgva at tað er at tað eru nakrir praktiskir trupulleikar ella at tað er at eg veit at tað er við soppu í starvsfólkabygningunum og tað ljóðar eisini øgiliga gott at mann fer at taka alla hæddina har tí reabilitering tí at tað hevur virkuliga verið tildrongt at tað eru fleiri sum kunnu búgva meðan tey eru til venjingar men tað sum eg ætlaði at spyrja landsstýrismannin um tað er um hvussu tíðarætlanin og hvussu skjótt tað gongur við hesum gula bygninginum tí mann hevur hoyrt nokk so leingi at tað skuldi koma ein vertslaslóg so skjótt sum møguligt so at mann fær líka sum knasett tað byggjaríið eg veit at pengar er settur av men verðslastøður manglar so hvussu skjótt kemur hon og hvussu skjótt kann mann vænta at hesir fólkini aftur fara at sleppa at búgva tá ið tey koma til venjingar takk fyri
ja takk so er tað spyrjarin sum fær orðið aftir johanes joensen ger so væl
takk fyri teirra framhugaður ja tað er gleðiligt at hoyra frá landssturmarnum at hetta er bara fyribils tí at soppur er í onkrum bygningi har og mann ætlar at skipa rehabiliteringina betri har norðuri har sum fólk eisini kunnu búgva og hesi eru fólkini í eisini tað er so gleðiligt eisini teg at at tey fáa so møguleikar sum hava havt áðrenn til betri møguleikar eg kann bara hugsa um mær at spurt nær sleppa tey sum áttu at verð í ár og ikki sleppa í ár nær verður tað møguliga hjá teimum at sleppa tí eg veit at fleiri av teimum tey hava glett seg til tað og tað er ein stórur partur av innihaldinum í lívinum hjá teimum eg eri eisini sleppað norður har til tað sosiala og til at fáa venjingarnar har norður takk

fyri heilt stutta tíð at ein ætlan kemur við ein verkleiksslóg vit í vit í gula húsinum sum sagt pengar eru settur av til tað so at at meiningin er fyri far at gera tað ordiliga gott og so skal eisini tær prosjektið tað li ta er íná ferð nakrar vikur gangi út frá at hvussu tað alt fer at verða síggja út viðvíkjandi tí innrætningin sum er ha og g og tað eritera avbjóðingar við karvinum akkurát har norðua so spurningur sjólvandi um man ikki kann fáa tey eina tíð á landssjúkrahúsi illa ella í suðuri at mann kann avlasta tað tíðina tað tekur til at nútímas gera hesar karmarnir fyri tey fólk sum eru sum hava brúk fyri intensivari rreapiliteringa men men menmen tað verður gjørt eitt øgiligga at stórt arbeiði viðvíkjandi reapilitering og tað er intensift og tað verður gjørt á øllum trimum sjúkrahúsum løtuni so at at tað hatta skal ha sl hatta blívur nógv betur tá ið tar nýggur karmarnir u komnir takk fyri o
ja takk so fær spyrjarin johans joensen orðið aftur ger so væl
takk fyri formaður at bara líka viðmerkja at hesi fólkini sum sum búgva á staðnum tað er neyðugt at teir eru har tí tey eru so tarnaði rørslumerkjað tí má bústaðaravbjóðingin altso er tað at kunna búgva á staðnum øgiliga avgerandi tey kunnu ikki fraktast aftur og fram takk fyri
ja takk so er hasin fyrispurningurin svaraður lansursmaðurin er ikki valt at taka orðið aftur so tísjudag svaraður so far eg víðari til tann næsta fyrispurningin og hann er eisini til kaile o holm johannesen landstýrsmanni í heilsumálin viðvítjandi broskkrabba og spyrjari er bjørt samelsen ger so væl bjørt samuelsen
harra formaður tað er oktoburmánaði og tá seta krabbamainsfeløg og onnur kring allan heim fokus á brøskrabba og tí havi eg í dag sett nakrar spurningar til landsstýrismannin sum ljóðar soleiðis hvussu nógvar kvinnur fáa árliga staðfest brøskrabba í føroyum hvussu nógvir menn fáa árliga staðfest brøskrabba eru hesi tøl minkandi ella vaksandi her heima og fjórðir spurningur ljóðar so er nakar eru nakrar ætlanir um at breikka tilboðið um snarkanning ella skrýning ella nakað annað fyribyrgjandi tilboð til kvinnur í mun til bróðskrabba ella í mun til bróðskrabba tað kann jú eisini vera fyri menn tí tað eru nakar menn sum fáa brøðskrabba eisini bróðskrabbi er hin vanligasti krabbamansformurin hjá kvinnum millum tjúgu til fimmogtjúgu prosent av krabbatilburðinum hjá kvinnum er brøskrabbi og tíggjunda hvør kvinna kann rokna við eina ferð í lívinum at fáa breskaoktobur er sum nevnt sonevndir brøskrabbamánaði har mann setir fokus á brøstkrabba og í hesim mánaðini verður allar vit kvinnur eisini mintar á at kanna okkum sjálvar fyri kniglar í brøstnum allar kvinnur millum hálvtrýss og níggjuogtrýss ár fáa vi bogi at lata seg kanna fyri bróskrabba annað hvørt ár henda sonevnda skrýn og hetta er so eitt fyribyrgjandi tilboð til hendan nevnda aldursbólk it kundi hugsað mær lagt afturat harra formaður at akkurát hetta við skrining av bróðskrabba er eitt av nógvum málum sum gera at mann følir at tá hvørt ger mun at mann arbeiðir fyr nnøkrum málum í politikki tá iðattso undanfarna borgarliga samgonga sat tann trivnaðarnevndin sum sat tá rósa samelsen var forkvinna og eg sjálv saman við siristenberg vórðu nevndarlimir og rigmur dam minnist eg frá javnaðarflokkinum s hinar limirnar men tá koyrdi tann trivnaðarnevndin vit koyrdu øgiliga nógv á hetta tilboðið og í tvey túsund og seytjan undrað o undanfarna samgongu sirur stenberg sum landsstýriskvinna bleiv tað endiliga sett í verk aftaná tað hevivuri ávegis í fleiri ár so nú er ein spurningurtil landsstýrismannin um at kanska kann víðka hetta tilboðið aftaná tú hevur verið í nøkur ár hetta í øllum førum at tilboð sum hevur sera
tí at tú hevur bjargað lívinum hjá fleirieri farin so er tað landsstýrismaðurin kalioholm johannesen landssmannin trýst á møttin fyri á tela ja kaliogholm johannesen fær orðið at svara ger su væl
ja takk fyri harra formaður hetta er eitt álvarsomt mál og tað eru nógv sum blíva rakt av bróstkrabpa tølini sum eg havi fingið upplýst tðer tað at í fjør vóru fýraogtjúgu kvinnur sum fingu brestkrabba og í tvey túsund og átjan vórðu tað áttaogtretivu kvinnur sum fingu brestkrabb í føroyum í tvey túsund og nítjan vór tað trýogtretivu kvinnur sum fingu brstkrabba í føroyum og tað er púra rætt sum spyrjarin sigur at síðani skriningin tað er fortýðliga enn at siga altso um um tað ger mun men tað tað er eingin ivi um at tá tað tað tá ið tú fert undir skriving so er tað fyribyrgjandi tiltak at so ger tað mun tað sum eg eisini vil siga tað er at eg havi sett ein ein arbeiðsbólka gera eina nýggja krabbameinsætlan eisini hvar g eg segði við tg ella at høvuðsdentur er lagdur á tvey ting og tað er til fyribyrging altso generelt fyribyrgin hvussu kunnu vit fara til dømis inn og skrina bæði breskrabba og og on onnur sløg av diadimosum og so verður tað eisini viðgerðartrygd viðgerðartrygd innan fyri krabbamein hvussu fáa vit tað inn í eitt pakkaforløp akkurát sum tú gert tað til dømis nyði so tú alla tíði veitst hvar í forløpunum tú ert so so tað verður spennandi tí at eg veit at har er væl nógv meira í um skriving hvussu skal men gera tað skal meg gera tað breiddri skal mann fara eftir øðrum tingum øðrum diagnosum sovorði ja so at tað gleðir meg til takið men men fýraogtjúgu varda í fjør og síðani var spurningurin sjálvandi eisini hvat við hjá monnum og har er tað millum null og tveir tvey tilfeldi um árið so tað er nógv størri fyri hjá kvinnu
ja takk so fáa onnur orðið tað er rutt vatn ger so væl
takk fyri eg haldi eg brúki høvið næstan hvørja ferð at tað kemur upp at at venda við viðgerðartrygd og krabba serliga mítt inntrykk er at í føroyum í tí løtu tú fært staðfest ein illgruna ella eina orsøk til at halda at tú hevur krabba so gongur tað rættiliga skjótt trupulleikin er tann fasan har sum tað er óavklárað altso hendan her útgreiningartrygdin sum manglar hjá okkum at tú kann gestikera í føroyum at ganga við nøkrum álvarsomum symtomum og tú gangur frá millum ymiskar læknar og tað kann ganga alt ov nógv tíð við tíðð er útgreiningartrygd vit skulu hava tað er tað sum serliga manglar hjá okkum takk fyri
so fer spyrjarin orðið aftur gerst tú væl bjørn samuelsen
takk fyri eg fari at takka landsstýrismanninum fyri svarið eg haldi tat ljóðar sera fornuftigt at fara undir at mann er farin undir at gera eina nýggja krabbamansætlan hon skal jú dagførast og eg haldi eisini tað o nevni fyribyrging so haldi egeg ki sjálv at tað er eitt tað týdningarmesta vit muga til at leggja nógv størri dent á tí ati eg haldi at vit hava lyndi til at vit síggja jú hvussu útreiðslurnar eksplodera til viðgerðir men vit brúka ikki s nógvar orku pengar upp á fyribyrging í mun til hvat tað kundi hjálpt er mín fatan men eg kundi hugsað mær spurt landsstýrismannin altso nú nevnir hann tølini at tay eru áttaogtretivu átjan og trýogtretivu nítjan og fýraogtjúguotjúgu so tað svarar kanska eitt sindur upp á spurninginum tí ein spurningur var um hesi tølini eru vaksandi ella minkandi í føroyum men eg gangi út frá tá ið vit undir undanfarnu samgongu í februar tvey túsund og seytjan fingu innført ella endiliga setta í verk hetta her við skriningini so kunnu tølini fyri átjan og nítjan vera úttrúgv fyri tað altso at mann tað liggur jú væl hægri enn í fjør dugir landsstýrismaðrin at siga nakað um tað nú hevur hann bara trý árstøl við her kennir hann nakað til vórðu tølini plagdu tey at verða lægri altso fangaði mann fleiri nú tey tvey fyrstu árini aftaná skrivingin kom í gongd ella ja hetta talið fýraogtjúgu hví er tað nógv lægri er tað er tað nakrar ntendensur so visu landstýrismaðurin hevur tøl longru aftur á tíðina um hann kann siga nakað um hann sær í hvønn mun tað verða fleiri og fleiri sum fáa bróðskabba ella at mann í veruleikanum øat tað er eia minkandi gongd ella tunnu jøvn eg haldi at hetta er eitt øki sum vit eiga athava nógv fokus á tí ati eg veit ikki hvussu er hjá øðrum inni her men eg kenni persónliga fleiri sum hava fingið fleiri kvinnur sum hava fingið upp dega krabba við at blíva skrivnaðar krabba sum teir ikki høvdu anisað av at teir gingu við og sum so hava fingið viðgerð so mikið tíðliga at tey ikki blivu serliga sjúk takkfyri
ja takk so fyri hann sum bara kemli yvir honum johannesen orðið aftur gjørt tú væl
ja takkfyrihara formaður htalið aftureftir eisini í svarunum taðtað hevu verið eitt vaksandi tal av kvinnum sum hava fingið breskrabba men eftir teimum seinastu tølunum sjálvtum hetta er eitstutt tíðarskeið bara trý ár so er tað eingin ivi um t hetta er ein dendensur til at skriðvningin hjálpir at tí at tað er tað er staðfest at sinda minkandi nú men eg trúgvi tú um at hava nøkur ár afturat tili at fáa hvat er hvat ið ið tendensurin er til hettara ha og eg eri so púra samdur tá ið vit tosa um hett her við viðgerðartrygd eg klári fyr eg klár ikki t gera viðgerðartrygdir fyri allar diagnosir í føroyum altso allar sergreinar her og nú altso er púra ómøguligt men útgreining sum ruttvang ur inniá eg trúgvi tað er útgreiningin sum at fyrst og fremst skal fara eftir tá tað kemur til krabbamín og eisini eðrarsjúkur tað er at fara eftir útgreiningin tað er tað sum eisini leiðandi serlæknar sigar út fara eftir útgreiningini so at tú fært tað í ordan tí at behandlingin hon skal nokk koma altso so tað er útgreiningin vit skulu tosa nógv meira um trúgvi eg viðgera tykkum eisini men tað er útgreiningin sum eg eri krundtappurin í øllum hesin her útreining útgreining útgreininja takk
so ferði spyrjarorðið havi tú bjóðsavast at gjørt so væl
takk fyri ja eg haldi tað er óalmindiliga gleðiligtum hesi tølini í veruleikanum vísa tað atiskriningin ger mun at mann finnur nakrar krabbatilburðr og harvið fær kanska eisini tað at mann fær fólk at kanna seg fær fyribyrst bara tað met viti um at lata seg kanna kann so fyribyrgja at mann blívur so eg komi so langt við í krabbameininum ella krabbamaini hevur útviklað seg so nógv at mann at tað er truplari t at blíva fríst tíbetur hevur menningin verið soleiðis innanfyri breskabbata í dag er tað øgiliga stórur samleiki fyri at blíva frískur og yvirliva breskrabba nógv betri enn vissu vit fara nøkur ár aftur í tíðina og tað er sjálvandi takkað verið ikki minst tí risastóra arbeiðið sum krabbamíinsfelagið ger og sum alt heilsuverkið hjá okkum ger so á hjartans tøkt til tey fyri tað men so havi eg ein ítøkiligan uppsøkingarspurningu til landsstýrismannin og tað er vit hava sett markið frá hálvtrýss til níggjuogtrýss og tað er soleiðis at onkrar kvinnur sum koma sum kanska eru í níggjuogtrýss tær blíva ett sindur stoyttar tá tær líkasum fáa vitað ati hetta er takk fyri hetta var seinastu ferð tú verður kalla inn kvinnur í føroyum liva øgiliga leingi er níggjutrýss tað rætta markið ella átta vitað longta upp til eina hægri aldrsbólk opin spurningur til landsstárismannin og hin spurningurin er markið hálvtrýss ár áttu vit at lækkað tað niður í fjøruti ár vit vita at tað eru ungar kvinnur sum eru nógvir yngri enn hálvtrýss ár sum fáa brøskrabba og har tað kanska ikki verðir upp dagað so tíðliga og vit vita eisini at í norðurlondunum hevur svøríki valt at flyta hetta markið niður til fjøruti ár og tað má vera tí at mann trýr upp á at tað loftar fleiri so tað er mín seinasta spurningur til landsstýrismannin um hann hevur umhugsað at broyta aldsmarkið sum mann fær ein breiðari skara inn undir skrivningstilboði takk fyri
ja takk so er tað lanssmaðuri sum fær orðið aftur gers væl kaleoholm johannesen
ja takk fyri harra formaður nei tað havieg faktiskt sletikiat hugsa um men nú nú eg fari g at hugsa um tað eg havi ikki hugsað um atkarar við við aldrinum men eað tað ganga nakrar vikur kanska so fái g hatta álitið tað kann gott vera t at tað er í tí men eg haldi absolutt at mann eigur at hyggja eftir hesum her eisini í mun til miðal livialdurin í í føroyum altso tað kann vera relevant at hyggja eftir so tað fari eg at tað ætli mær faktiskt at taka upp takk fyri harra formaður
ja takk so varð hasin fyrispurningurin eisini svaraður og og far víðari til nummar sjey røðini og hann er eisini til kaili oholm johannesen landstýrsmann í heilsumálum viðvíkjandi misnýtslu av a dhd heilivági og spyrjari er johannes joensen ger so væl
takk fyri harra formaður ja hetta er ein fyrispurningur til karli kalia holm johannesen landsstýrismann í heilsumálum um misnýtslu av adhd heilivági og fyrst vil eg siga at fólk við atih ella atd ella eisini ella fólk við til dømis sálarligum avbjóðingum tey eru isigmatiseraðir nógv frammanundan hava nógv at stríðast við tá tað kemur til hesi økini her og tá ið mann snakkar um heilivág so gagna tað øgiliga nógvum til dømis við atht at tey fáa heilivág g tí er tað øgiliga viktigt at tey sum fáa heilivág og eru merkt av atiht ella atd ella øðrum at tey ikki kenna seg krimunell tá ið mann snakkar um haesi økini her eg kennist fleiri sum sum eru ishavi sær avbjóðingina við at í ht og tað gagnar teimum almikið at fáa góðan heilivág og tí er tað neyðugt at at hesin spurninguri ikki rættaður pá tann mátan til tey men eg ætlaði at spyrja landsrsmannin hvat han n ætlar at gera við eina avbjóðing við at tað er nøkur so ung sum endur misnýtslu av heilivági ætlan landstýrismaðri t arbeiða fyri ait mark verður sett fyri hvussu stórar nødav aththeilivági verða útskrivaðar til ungdóm og nummar tvey hvussu stóran mongdir aththeilivági verða útfluggjað eftir almanna útgreining í barn sikiatini og hvussu er lutfallið millum almennu privat útgreining í hesum sambandi og sjóvandi sum viðmerking kann mann eisini nevna at keldur siga at sølan t ht heilivági tvífaldað seinastu fýra árini og nøkur ung fólk enda í misnýtsla av hesum søleðin er ofta í smáum nøgdum og eisini við heilivági sum hevði fingið til víðari við resseptum tá ber ikki til hjá til dømis í løgregluni at gera nakað við máli ein loysn er í samband serkønum at mark verður sett fyri hvussu stórar nøgdir av tí htheilivági útskrivaði eisini kunnu vit greiða fingið ist á hvussu stórur partur av heiliváginum verður útluggjaðri eftir útgreinum í almanna og barna almennu barnaogundavsiglatrini ogtí verðu hesin fyrispurnigun settur
ja so er tað svararin kaili oholm jhannesen sum fær orðið ger so væl
takk fyri harra formaður vit hava sett massift inn í samgonguni til sgratið sálarfriðiskjálpinum fimtan fimmogtretivu ár har eru trý hundrað fólk inni í skipanin nú trý hundrað fólk inni skipanini síðani hava tað ongantíð útgreinað so nógvan ungdóm fyri eitt nú adiad sum vit gera akkurát í løtuni men allíkalalgir bíðilisti tað vil siga at vit mugu seta enn meira inn men ribyrfyribyrgingin má vera tað viktigasta og at vit øll esa saman taðvil siga sernám og kommunurnar tað er øgiliga stóran týdning at vit hava eftirlit við tí add heilivágn sum fer út tí spurninurin ekkiliga verið relevantur haldi eg og tú hoyrdi hoyrdi sjónvarpstendingi eisini og tí ætli eg mær sjálvandi eisini at taka hetta her upp viðvivíkjandi eftirlitinum hvør hevur eftirlit tað er landslæknin sjálvandi sum sum hevur eftirlit við óll hesum her og og og eg ætli mær líkasum at fáa eina uppgradding hvat hvat eru nokk eira resursur upp á eftirlit men eg kann sjálvandi ikki sum landsstýrismaður fara og siga hvussu nógv skal ordinerast av add tað havi eg ikki anilsi yvir og tað má sjálvandi ein lækni tað mugu læknar til at gera tað og tá ið ta kemur til hvat nøgdir vitvera úti á barnaungdómsigratíun so so er tað umleið tjúgu prosent av tí sum verður útlverað ta er frá barnaungdómssigratriuni og táið nú vit hava níggju hundrað og hálvtrýss føroyingar sum taka á ti á d og tað bleiv so nógv fólk útgreinaðar vit hava nýggja skipanir nú hvar trý hundrað fólkur inn so er tað okkurt sum sigur mær at tað at tað má vaksa altso middisini má vaksa í tí innsatsisum man ger løtuni upp á hetta her a og sum eisini barratin sigur tað er so ræl viktigt at tað ikki bara tat iki spæla barnaundamsúgratíin serna má grýpa inn heilt altso tíðliga í forløpunum barnaverndir kommunurnar mugu eisini vera við foreldrini mugu beinanvegin eisin siga frá altso tí at hetta eru ein stór avbjóðing fyri okkum øll og tí trúgvi at tað er øgiliga viktigt at vit hava gjøgnumskygdin í hesum her og at vit ikki dekomotisera tað at ungdómir fara eina deagnosima ella dd tað er tað er øgiliga viktigt at vit ikki sdekomatisera aso at ateftirlitið skulu vit fara hyggja eftir
formaður ja takk so er tað onnur sporið tí eg hjónu nolsu joensen ger so væl
tak fyri harra formaður ja heta er ein ávurdur spurningur sum varð reistur her til landsstýrismannin og rósa landstýrsmannin at hann raðfestir barnaugdasykratina sum hevur hevur havt ella listin er langur men tá skul vit ikki gloyma tað at listin til vaksna sikrati eisini er vaksandi og og tí er áheitanina á lansstýrismann eisin yggja upp á tað at ikki útilukka sjálvt um mann raðfestir barnaungarsykrasina so eisini at minnast til at vit mugu eisini seta meira inn á á vaksna sjúkrasina tí at mann fær eina kenslu aftan á sjónvarpssendingina mánadagin sum har tølini líkasum har er ein ein eksplosivur vekvøkstur í at í hútflýggjan hvat er hvat kemur frá hvørjum altso hvussu nógv kemur frá barnaungdórsúkrasini hvuss nógv kemur frá vaog hvussu nógv kemur frá tí privatu partinum tað kundi veri áhugavert a fingið at vita og kanska kann mann reisa tann spurningin í enum skrivlimfyrispurningi kanska fyri at fáa greiini á tí annars send sitirmann eftir við enum kenslu aftaná ava sæð tað á sendingina at at tað bara eru millu tey ungu at tað verur ímisbrúk men tað er ikki tann rætta myndin trúgvi eg takk fyriharra formaður

takfyri hara formaður tað er einki ipast í hetta er ein ein interesanturspurningur og tað er soleiðis at úti í tí virkligu verðini tað veruliga umhvørvinum hvar ið rúsevni verða verða handlaði at tað er eitt trýst á tey sum eru útgreinaði fyri adrod til at fáa fatur í tí heilivági sum tey nú einaferðnar fáa útskrivað tíverri tað ongar tað sær ikki út til at tað eru nakrar grensur fyri hvussu tey sum arbeiða í rúsevnis milliønum hvussu gradi tey nú einaferð nær eru so tí haldi eg at at spurningurin er øgiliga relevantur og tað er einki at ivast í at ein at mann so ella so má gera eina skipan hvar mann heldur stýr á tí sum verður útskrivað
ja takk so er tað landssýrismaðurin sin orðið aftur nei orsaka tað er spyrjarin sum fær orðið aftur fyrst orsakager so væl johanes joensen
takk harrar formaður ja meiningin við at fáa líkasum sett henda breddan er at fáa eitt kjak um hvussu hvussu ger mann hvussu hjálpir mann teimum ungu sum koma í eina keðiliga støðu har ið heilivágur eisini er ein partur av rúsevnismisnýtslu tí tey allarflestu hava stóra gleði av at taka medisin fyri sína avbjóðing og tey mugu fræls og flutt kunna gera tað framyvir so tey ikki verða forðaði fyri tí tí tað er alviktigt fyri at tey kunnu virka í samfelagnum men hvussu mást tú hjálpar upp á bæði vaksin og ung sum sum koma keðiligar støður taðatað er nakað sum landsrsmaðurin má hyggja eftir kanska fáa skipanir við vegleiðing og at fylgja upp uppá tá mann tá mann veitir heilivág út at mann roynir at fáa samrøður og hava samtalur við tey sum sum fáa heilivág og fylgja upp uppá hvussu tað gongur onkur var inni á hesn her at vaksin eisini hava stórar avbjóðingar tað eru fleiri vaksin eisini s verað útgreinaðir í dag sum mann ikki kundi útgreina fyrr sum eisini fáa heilivág og harvar stóra gleði av tí fyri atkunna virka í eina einum góðum arbeiði so tað at at mann hevur ein ein ein heilivág sum kann brúkast eisini á rúsevnisøkinum tað er ikki óvanligtað hevur mann eisini v nógvan annan heilivág bara tað at tey sum hava gleði av heilivágnum í dag sum eg síggi eisini kunnu virka við heilivági at tey ikki føla sekriminell og verða stigmatiseraðir meira men at vit royna at hjálpa teimum sum hava avbjóðingarnar takkfyri

ja takk fyri hara formaður øhp á eina máta eri eg eri nøgdur við at vit tosa so nógv eg haldi hat e positivt at vit tosa so nógv um bíðilistar tí at nú havi et snakkð um viðgerðartrygd viðgerðartrygd viðgerðartrygd at vit fáa sett hol á problematikkin er so viktigt tí at tá ið vit sett oknamsstólinm har út tá eg setninsstovlinar út fekk at vita at bíðitíðin var fýra ár til at brútgreinaður sum vaksin til add síðani havi eg koyrt fleiri milliónir inn til útgreining av ad fyri vaksin nú hoyri eg at teg komu bíðitíðinir kommuner á sekstan mánaður ella seytjan mánaðar eg ætli mær at blíva við og blíva við og blíva við til fáir ar hasar tretivu dagarnar so vit tosa um tá ið tað kemur til viðgerartrygdina men tað forsetir at tað er at tú gerst tað rætt altso tað er vaksin og teur eisini børn a so at at tá ið tú verða hnt bíðar tíð upp á fýra ár tá uppgevur tú altso katso so livur tú bara við tí ha og tað er ikki tað er ikki í lagi tú skal fáa eina útgreining av hesum her og sum djónur joensen sigur onkuntíð er tað kanska eitt sindur tíat eeg eg havi nógvaafturvarað afturat her ta men men munnligir fyrispurningar loyva teg ikki tí hetta kanska verað í líka gott at mann sum mann fekk ein skrivliga fyrispurningur so fekst tú tað meirenn ir dúbduna hvør leveraritt út altso hvussu nógv frá hvørjum a tjúgu prosent er frá okkum ha har úti so so so hvør annar levarar út er tað privat ella ella er tað forlætt at fáa fatur í hjá teimum sum sum serliga tað víðari til dømis altso so her eru nógvir ymiskir spurningar sum eru uppi men at vit fáa sett hol eftir og tosað opið um ein bíðilista ella tveir bíilistar tað er nakað heilt nýtt her í í í føroyum og tað gleðir meg øðla nógv tí at tað hendir tað sama her sum tit gjørdi niðri við tá ið bihandlendskarantiin kom so bigint tú at seta fokus á deagnosirnar og tá kanst tú gera tað betur tá ið tú hevur kvalitiv tøl at vísa á takk fyri hara formaður
ja takk so fær spyrjarin orðið aftur ger so væl jouns joensen
ja eg hugsi um at heilivágurin hann verið sjálvandi iki bara útskrivaður tað vgverða eisini innflutt og og smuglað og alt møguligt og tað fáa at fáa greiða tí hevði kon nokk betri verið hatta havt tein skivligan fyrispurngisum mann kundi ordiliga fingið greina í tí tí málinum men tá mann kemur inn á bíilistar og landsmaðurn kemur ún av tað so eg eri vitandi um hvussu í skúlunum at tað eru øgiliga nógvir næmingar sum sita í skúlanum í dag sum bíða eftir inum nútgreining sum ikki hava nøktandi skúlatilboð í dag tí er tað bæði trúgvi í arbeiðsarbeiðsviðurskiftuni í barnagørðunum í skúlum soleiðis at vit hava fólk sum ikki kunu virka undir vanligum umstøðum í dag tí tað ikki fáa ta hjálpina sum teir burdu fingið og millum annað tann hjálpin er eisini missyn heilivágur so at heilivágur skal kei undirmetast tað er øgiliga týdningarmikið eisini fyri esi fólk sum hava adhd ella add og arar avbjóðingar
ja takk so fær kailiu holm johannesen orðið aftur ger so væl
nú hav vit organisera ella við fara organiserast annaleiðis tá túð kemur til barna ungdómssúkratriðina ha øhvit fara at gera ein familjudepil har úti nýggja hábygninginum vit vilska eisini geratað soleiðir sum tað er møguligt tá ð tú kemur inn at tað er tað er avsándrað tað vil siga at ikki børn eru saman við vaksnum tá ið tað gangur heilt gali ella tá ið tá ið tað er tá mann liggur lákt og tað vil siga at at tað skal lorgarniserast tandlaast tað sum vit ætla tað er faktikt at fylgja barninum frá í tá aðblíivur føtt heilt upp til átjanár at onkur hevur ábyrgdna hvussu tað gongur altso hvat hvat er tað otí at børn dettan er ímillum fleiri um stansir løtur særda út til ha hvør skalt tú grípa inn sernámi er tað kommunurnar er tað ásidepilin t r for nógv í akkur sú ábyrgdin er deild út á for nógvar hvør skal hava hvør skal vera tóholdari í hesum her tí trúgvi g at har viðvíkjandi familjudeplinum har úti er rættiliga spennandi at fara í gongd við soleiðis at mann hevur hondið hankað við og hevuur gott samband við børnini hjá okkum hvussu hvussu kunnu vit ráðgeva tað tí at tað skal oftani óalmindiliga lítið til til at fáa eina familju at fungera sum ikki fungerar til dømis altso so tað er øgiliga nógvir inn stansir uttan at mann skal peika eftir nøkrum men men børnini skulu hava hjálp tað resursur sum fara til spillis vist ty ikki fáa hjálp tíðliga nokk taðtað mugu vit seta okkum sum mál so at viðgerðartykdin skal vera galdandi eisini í barnaugdómssigratriini eingin yvurum í tag eisini fyri vaksin ati á d sovorðnar listir sum skal gerast vit hava hvat ha var tað eini fjøruti hálvtrýss sergreinar ha at vt gera alt upp á eitt ár ella tvey ár tað er eitt sindur ringt ta men men at vit satsa nú upp á eini seks fimm seks átta øki ella hvat tað er og so fáa krabbameissætlanina sum eg nevndi í áðni eisini við viðgerða tykkum tí tíð a men men eg skal hvussu gera mísnsaskal ikki liggja eftir takk fyri harra formaður
ja takk fyri so varð hasin fyri spurningurin svaraður og okur fara víðari til næsta í røðini tað er rivmarins rættur hann sum kemur at svara hann hevur átta teir næstu spurningarnir men tann fyrri tann fyrsti til handi er viðvíkjandi náttur í berndarlóg og tað tað er bjørt samuelsen sum er spyrjari ger so væl bjørt samuelsen
ta sasar spurningar í døgurðatímanum er so friðarligt hetta eru spurningar til nýggja landsstýrismannin í náttúruvevrndarmálum magnus rasmussen um náttúruverndarlógina nær kemur landsstýrismaðrin í løgtingið við uppskotið um náttúruverndarlóg hví er lógaruppskotið ikki lagt fyri tingið enn er tað væntandi politisk undirtøku í samgonguna sum darvar málinum hvørjar broytingar hevur ella ætlar landsstýrismaðurin at gera í mun til uppskotið frá andstøðuni sum samgongan feldi í mai í fjør og tað eru sjávandi sama uppskot sum siristenberg glegði fram í á vári tvey túsund og nítjan og tað lógaruppskotið hjá siri stenberg tað at so uppskot til løgtingslóg um fyrisiting av margfeldinum í náttúruni náttmargfeldislógin tað uppskotið sum bleiv lagt fram í tvey túsund og nítjan vann ikki frama og tjóðveldið legði saman við fleiri umboðum frá andstøðuni líknandi uppskot fyri løgtingi men tað var so í fjør felvt av samgonguni og tá var grundgevingin at málið fór at verða lagt fram av samgonguni heilt skjótt nú meir enn tvey ár eru gingin síðan henda samgongan tók við er enn einki uppskot lagt fram og tað kann jú sjálvandi bara undrast at hetta skal taka so drúgva tíð tí ati tí ati hetta lógaruppskotið var eitt lógaruppskot sum var ótrúliga væl gjøgnum arbeitt tað var eisini orsøkin til at siri stenberg kom so lutfassliga seint við tí tað var til hoyringar i eg haldi tey brúktu heitt heilt ár upp á at at gera tillagingar út frá hoyringssvarinum og og so kom tað so endilga í løgtingið men tað náddi so ikki at bliva samtykt áðrenn væl varð útskrivað og so segði fleiri søgdu fleiri umboð fyri ta samgonguna sum situ nú og tey fóru at arbeiða fyri at hetta skuldi fremjast í núverandi samgongu so tað hevðiverið ordiliga deiligt um magnus rasmussen kundi sagt at hetta lógaruppskotið um náttúruverndarlóg kemur heilt skjótt takk fyri
ja takk so er tað magnus rasmussen landsstýrismaður
ja takk fyri rú forkvinna ja takk fyri spurningin nær kemur landsstýrismaðurin í løgtingið við uppskotið um áttúruverndarlóg tað er rættilia ítøkiligur spurningur og eg ætli mær at svara ítøkiliga at málið er at eg er í hesum árinum og so er tað tað hví er tað ikki lagt fyri løgtingið enn er tað væntandi politisk undirtøku í samgonguni sum darvar málinum har kann eg siga tað at at tað ikki er lagt fyri løgtingið enn hevur sínar orsakir vit kunnu fara aftur í samgonguskjalið sum sum nevnir at tað sum at uppskot til margfalislóg skuldi tillagast tað hevur so verið gjørt arbeitt við tí taðheur verið til almenna hoyring og tann hoyringsfreistin varð úti tá ið ein vika var farin a septembur og bleiv so longt eitt sindur sum vit kunnu siga fyri einum mánað síðani og so hevur verið arbeitt í umhvørvisvinnumálaráðnum við hesum her lógaruppskotinum uppskotinum til lóg um náttúruvernd saman við hesum her hoyringssvarinum so tað hevur slett ikki verið til politiska viðgerð í samgonguflokkunum men tað er tað kemur har til nú og mítt mál er at tað verður lagt fyri í hesum árinum og tann triðji spurningurin eg klári kanska ikki at svara alt upp á hann í hesum umfarinum hvørjar broytingar hevur ella ætlað landsstýrismaðurin at gera í mun til uppskotið frá andstøðuni sum samgongan feldi í fjør eg má líka rætta har tað var ikki bara samgongan sum feldu hetta upskotið tað var eisini onkur til dømis um javnaðarflokkinum sum feldur etta uppskot so tað er ikki bara samgongan og tað vil siga tað tað er ein partur av tí sum var samgonga seinast sum var við til at fella sama uppskot og og nú er mann ikki heilt grønur í hesum her so at tað bar bara so at tað var ikki undirtøka fyri tí uppskotinum og og tað vann ikki frama og tí er tað tað at vit tillaga tað til soleiðisnar at tað passar betri nú fekk ikkis undir til meira men eg taki orsøkina og hvørjar broytingar vit gera í næsta umfari takk fyri
ja takk so er tað onnur ið kunnu fáa viðmerkingar helgi abramsen ger so væl
harra formaður ella frú forkvinna bjørt samuelsen rætti tí at uppskotið sum sirur stenberg gjørdi vari væl gjøgnum arbeitt uppskot trupulleikin var bara tað tan hevði ikki undirtøku bæði ímillum táverandi samgongu og andstøðu var var var øgiliga harður kritikkur av tí og tá ið eg so arveiði hetta her uppskotið sum landsstýrismaður tá tá mátti eg líkasum ganga ígjøgnum finnau tav hvat vil mann hava øðrvísi tað ki eitt sinur illa at fáa tað greitt at vita og tá mann endiliga fekk t at vita so fór eitt tórt arbeiði í gongd við líkasum lúka tær burturúr sum sum hann ikki vildi hava við og tað sjálvandi í orsøkin til at tað tikið tíð men eg haldi at nú er uppskotið verur ti hoyringar eg haldi at vit hava fingið eitt eitt gott uppskot sjálvandi vildi onkur havt okkurt í afturat tað kanst tú altíð koma inn aftur seinni men eg haldi at tað sum magnus asmsen landsstýrismaður kemur við nú í heyst tað tað er eitt eitt uppskot sum absolutt ferð at føroyskum framumleið takk fyri
ja takk so er tað hervar pálsdóttir ger so væl
fyri ja nú havi vit bíðað í góði tvey ár eftir ati landstýrismaðurin fyrrverandi men eisini núverandi skulu koma við náttúrumargfeldislógini skiljia lana at tey hava broytt navnið áhni nú eg hugsaði at lanstýrismaðurin kundi kanska greiða itt sindur frá hvørjar broytingarnar eru sum samgongan er blivin samd um sum tev tikið tvey ár at blíva samdum takk fyri
ja takk so er tað spyrjarin aftur áðrenn bjørt samuelsen fær orðið so fari eg at biðja tingmenn um at vera eitt sindur friðarligari ella fara ov tum at tosa ger so væl bjørt samuelsi
takk fyri eg fari t taka landsstýrismannin fyri svar og tað tað er gleðiligt at lógaruppskotið kemur í ár eg gleði meg sera nógv at síggja tað men eg fari at pyrja landsstýrismann um hann kanska kundi brúkt tær næstu minuttirnar upp á at greitt eitt sindur frá teimum broytingunum mann ynskir at gera tí at hetta var jú ein nýbrot av einari lóg hetta e eit sindur øðrvísi máti at lóggeva upp á at mann hevur gjørt fyrr millum annað segði mann í kapittul tvey har leggur mann øgiliga stóran dent á mann skal taka atlit til náttúruna at mann tá ið mann hevur vitan so skal mann brúka hana altso mann til dømis tað kundi verið vitan um at ein útbygging ger hóttir eitt serligt tað kundi verið hapitat altso serligt øki har har tað kundi verið vstað hvar eitt slag av fugli bara livir ella vista nú bara livivr nøkur fástøð í føroyum ella sjáldsamur vøkstur á onkrum slag hetta her at mann skal brúka ta vitanina mann hevur og tað er kanska eitt sindur øðrvísi enn mann vanligvís sær lóggávu hetta her við at mann krevur at tann vitanin mann hevur at mann so eisini brúkar hana ta tað hevur verið sagt at mann mann hevur tikið alt tað burturúr nú veit ikki hvat landsstýrismaðurin er endaður við aftaná hann er havt tað til hoyringar vit síggja jú bara tað sum er sent til hoyringar sum landsstýrismaðurin kundi hugleitt eitt sindur um tað og tað er rætt sum landsstýrsmaðurin vísti á at tað var eitt umboð fyri javnaðarflokkin sumatkvøddu ímóti og faktiskt var ímóti hesarheri lóggávuni eisini tá ið vit sótu tað er púra rætt men annars haldi eg atiat mann kann býta ta upp í andstøðu samgongu at tað er í øllum førum undanfarna samgonga sumroyndi at fáa hesa náttúruverndarlógina ígjøgnum og eg haldi tað er kløkt at fáa breiða undirtøkur fyri lógarupskotinum tað haldi eg avgjørt men eg fari at biðja landsstýrismannin eisini tryggja at mann ikki tekur allar tennara út altso tað má vera endamál í má vera berja náttúruna umat umat verja náttúruna við uppskotinum annars er tað jú ikki neyðugt at koma við uppskotinu takk fyri
ja takk so er tað landsstýrismaðurin magnus rasmussen ger so væl
takk fyri frú forkvina ja tað eru vit kunnu siga tvær høvuðsbroytingar visti vit kunnu siga taðp á tann mátan tað er kapittul tvey sum mann hevur tikið úr og so haldi eg tað vera kapittul sjey vist vit taka um kapittul kapittul sjey kapittul tvey so er tað tað handlaði nakað um um ílegur og tað kundi mann havt eina serstaka lóg til og tað hevur mann til dømis í í øðrum londum men tað er kapittul tvey sum sum kanska fleiri hava hugsað um altso hví hví tekur mann hann burturúr og fyri at siga tað sum er at nú nú bleiv nevnt um hoyringssvar til seinasta tá ið náttúru margnfeldislógin var tá var ein rímiliga stórur kritikkur av akkurát tí kapitlinum og tað er mán so hugt eftir og tikið tað burturúr og tíðin verður av fleiri orsøkum ikki mett at verða búgvin til slíka tvørsektuella skipan og orsøkirnar eru at vit hava lítið av skrásettari vitanum náttúrumargfeldi vitanin sum finst liggur spjadd hjá ymsum myndugleikum og stovnum vit hava onga lætta og skipaða atgongd at náttúruvitan og natúrufyrilit er tið í lítlan mun nevnd í goyralóggávu hetta sum æt náttúrumargfeldislógin uppskotið var eitt eitt norskt altso mann mann líkasum tók tað úr norra og har visi man hyggur eftir so eru eru tey nógv meira girað til akkurát handan kapittulin so tað stuttat langa at mann heldur at tann bitin er ov stórur at taka í hesum men hann kann sjálvandi altíð koma tá ið tíðin e meira búgvin og vit hava fingið hesi her viðurskiftini upp á pláss sum eg nevni at mann tekur tað við eitt annað sum er tað er tað at sum eitur gi bíðiðbyggi og býaskipanar lóggávan hon er ikki serliga dagførd hjá okkum og í henni eiga nemiliga at standa nøkur ting sum hava við hetta at gera vanliga hevur mann hetta ikki í náttúruverndarlógum men í byggiobýarskipanarlógini og so haldi eg at vit kunnu bara fegnast um at hetta er í veruleikanum ein eitn nýbrot hetta er ikki tann heilt stóri pakkin sum undanfarna samgonga ætlaði og ikki fekk undirtøku fyri men náttúruverndin eru hásett takk fyri
ja takk so er tað bjørt samuelsen ger so væl
takk fyri tað eri haldi eg ein tíggju ár síðani eg sjálvvegna tjóðveldi legði fram eitt uppskot um náttúruverndar lógu tað uppskotið vann so slett ikki frama tá var tað altan mundirtøka og tí fari eg veruliga at takka landsstýrismannin fyri at hann vil fremja hetta málið tað kann væl vísa seg at tær broytingar sum verða gjørdar at vit fara at hyggja upp á tær og møguligt fara vit ikki at vera so fegin um allar broytingarnar sum eru gjørdar men eg skal í øllum forlova landsstýrismanninum at vit fara at arbeiða ógvuliga konstruktivt tí tað er neyðugt at fáa eina náttúruverndarlóg í føroyum so tí skal hann fáa skal hann fáa tað lyftið at at tjóðveldið fer at viðgera hetta ógvuliga konstruktivt men eg havi nakrar spurningar tað er í undanfarnum samgongu uppræðfesti fleiri ferð hettar øki vit uppraðfestu umsitingina av akkurát hesari lógini bæði sigur steinberg kakka játtan á nakað men vit fingu faktiskt eisini í telving í løgtinginum tvey ár uppraðfestu pengar til umhvørtum sum skuldu brúkast til akkurát hettar so at hann spyrja landsstýrismann hvussu tað sær út nú hevur mann líka sum tað apparatið til at tey fólkini sum skulu umsita tær hevur mann er mann væl til reiðar at umsita lógina og eg havi nevnt tað fleiri ferðir eg havi hug at nevna tað aftur at tað ber væl til at hugsa fyri sær at mann í umsitingini av náttúruverndarlógini kann hugsa desentraltaltso eg kann hugsa at at mann ber væl ber til at hava størv ella partihar størv sum ikki sum eru sett tað kundi verið suðuroynni samdoynni hvar sum helst tí náttúran er í allastaðni í føroyum og tað umsita náttúruna er væl egnað til ikki minst eisini hetta her við fjarsettum størvum sum vit eisini hava havt á borðinum fleiri ferðir men við slandsýsman kann siga lýt sindur um tað mann heldur at umsitingin er til reiðar og at pengarnir tøkar til at henda lógin eisini kann fáa virkuna takk fyri
ja takk so er tað landsstýrismaðurin magnus rasmussen ger frá
takkfyri frú forkvina ja friðinað tað sum vit hava í dag sum eitur friðingarlóginum er frá nítjan hundrað og hálvfjerðs o tað eru hálvtrýss ár síðani og tað er verur roynt fleiri ferðir og tað hevu ikki fingið undirtøku og nú haldi eg tað sær út sum at tað er eitt uppskot sum liggur á borðinum og tað er sjálvandi ikki komið á tingborð enn sum rættiliga nógv kunnu taka undir við og eg haldi at tað er at fegnast um at mann er komin so langt og eg veit væl at eg veri eitt rygt forarbeið gjørt so hetta byggir á á nógv sum eg gjørt frammanundan men at mann er komin her til tað er at fegnast um so eg hai eg haldi at tað skulu vit fegnast um og eg takki fyri at at bjørt samelsen vegna tjóðveldi sigur at tey farahygja konstruktivt upp á hettaher og tað tað hevði eg eisini ímyndað mær soleiðisnar sum eg kundi vordera tað so er tað hett her við við umsitingini vit hava umhvørvisstovuna sum hevur hevur millar til at umsita men tað skal ikki vera nøkur loyna at at tað er neyðugt at styrkja ta umsitingina og so kundi mann vent spurningin sagt hví ger mann ikki tað áðrenn mann samtykki lógina men vit hava so valt at líkasum at at fáa lógina implementerað at fáa hana samtykta og so er tað næsta tað er at styrkja so tað hevur bjørt samulsen rætt í at tanntann umsitingin má styrkjast og eg haldi at hata er eisini ein áhugaverdi tanki sum bjørt samelsen nevnir nú og tað er haldi hon nevnt fyrr um at tað kann jú eisini vera desentralt altso men tað más so koma til hartil men tað tað er neyðugt at styrkja í forleingisljós hr takk fyri
ja takk so er hasin spurningurin svaraður og avgreiddur frá løgtinginum so fara vit til næsta spurning og hann er eisini til magnus rasmussem lasurismann í umhvørvis vinnumálum viðvíkjandi varandi orkuloysnum í almennum bygningum og tað er hervør pálsdóttur ger so væl
takk fyri frú forkvinna ja her rein fyrispurningur tillandstýrismann í umhvørvis vinnumálum við samda í einari støðu í føroyum at vit skulu minka okkara útlát eisini sjálvt um tað kann tykjast ringt og troyttandi og tað eru nógv ymisk átøk sum mann kann gera fyri at vinka um útlat í føroyum vit hava seinastu árini latið mvigfrítøku til millum annað hitapumpur í teirri vón at fólkið fer at leggja um tilvarandi orkuloysnir í sínum húsum tað eisini givið emvigfrítøkur til elbilar soleis at fólk fara frá bensinodysil og eg haldi at landið eigur eisini at ganga á odda og verur ein fyrimynd fyri tey fólkini sum vit umboða og tí verður hesin fyrispurningurin settur fyri at fáa vita um tað er nøkur ætlan um at leggja orkuskipanirna í almennum bygningum um til vvarandi orkuloysnir og um nær hetta arbeiðið fer í gongdtakk fyri
ja takk so er tað landsstýrismaðurin magnus rasmussen við um orðið trýst ja ger so væl
ja takk fyri frúforkvinna spurningarnir eru tveir og siga beinanvegin at sjálvur haldi eg at hesir spurningarnir áttu at verið vendir til jørgen niclasen landsstýrismann eg skilji ikki ordiliga hví tær eru vendir til mín men eg skal so royna at svara tí eg haldi at hetta er beinleiðis til jørgen niclasen er nøkur ætlan landsstýrin um at mann fáa lagt orkuskipan í almennum bygningum um til varandi orkuloysnir tí eg soleiðis nær at eg veit at landsverk hevur arbeitt við snær og eg kann eisini siga tað at vit hava sett munandi fleiri pengar av til viðlíkahald av almennum bygningum haldi eg ikki eg tekk feil við sær at vit hava tvífaldað tað og har er tað bæði til bjálving tað vil siga fyri at minka um orkutørvin men eisini til alternativar orkummøguleikar um hetta arbeiðið er farið í gongd tað veit eg at tað eru viðvissir almennu bygningar sum sum hava alternativar orkuloysnir men um tann samlaða ætlanin er klár tað dugir ikki ordiliga at siga so av tí at hetta er beinleiðis málsøki til hjá landslýni ikki beinleiðis málsøki hjá mær sum landsstýrismanni og ungvarpsvinnumálum so haldi eg fái ikki svara meira ítøkiliga enn hetta takk fyri
ja takk so eru tað viðmerkingar ingilín didriksen stronger so væl
takk fyri frú forkvinna ja tað er soleiðsnar at vit brúka visti mann skal runt rokna umleið og í øllum førum sirka tíggju tólv milliónir um árið upp á atat geva einum besentum slagi av bensinbilum avgjaldslættar altso emviglætta og skrásett lægri skrásetingargjald tað haldi at mann kundi brúkt til til dømis hetta at at fingið varandi ørkuloysnir inn í almennar bygningar har haldi at pengarnir høvdu verið nógv betri brúktir men spurningur til magnus rasmussen mann ætlar at avtaka skipanina sum gevur hybridbilum fram í hjárætt við mveg og skrásøkðargjaldi takk fyri
ja takk helgi abramsen eina viðmerking
gersuvælfrú forkvina tá tá vit tosa um at hita hús upp so er tað øgiliga umráðandi at vit skilja millum gomul hús og nýggj hús ella gamlar bygningar nýggjar bygningar tað er eingin ivi um at nýggir bygningar almennir bygningar har skal mann hugsa um grøna orku tet kemurur gamlar bygningar so eru nógvir hava tað avbjóðingin teir illa bjálvaðir og tað nyttar ski at seta eina hitaskipan í ein gamlan bygning sum hita vatnið til tretivu gradið vist bygningurin gjørdur til trýss gradir tí haldi eg at at tað er nógv meira har mann skal fara inn at hugsa um bjálving av gomlum bygningum áðrenn mann fær í holt við at broyta hitaskipanin men tað r kemur nýggjar bygningar so er eingin ivi um at teir skulu sjóvandi byggjas til grøna orkutakk fyri
ja takk biljustinussen eina viðmerking ger so væl
hvat hvør er frá forkvinna bara eitt lítið viðmerking til tað sum ingilin strøvn segði um at nú ætlar at hugsa mann at mann heldur hevði viljað brúkt teir pengarnar sum vit hava givið avgjaldslættan til brúkt bilar at brúkt teir pengarnar til grønar orkuleikirnir men tað roknskyrkið kann ikki passa tí at nógvur av teimum bilum høvdu ikki verið seldu við stórt høvdu tann avgjaldslættan sum teir hava fingið og tað vil siga at prosentur av null er null altso tí gevur tað ikki meining og tí haldi eg ikki at mann skal manipulera við tølum so eisini tí tað er óseriøst hinvegin so eri eg púra samdur í tí at vit skulu sjálvandi seta orku og pengar av til at seta skunda undir grønar orkuloysnir tað taka vit í miðfleisini fult undir við takk fyri
ja takk so er tað spyrjarin aftur her vóru pálsdótturíest há
takk fyri frú forkvinna og takk fyrifyri egveit ikki svarfrá landsstýrismanninum h fyrst byrjar við at siga at að er sleti ósamd við helga abramsen í at mann eisini eigur at hugsa um bjálging soleiðis at mann minkar um orkutørvin sum vit hava vit ikki skulu ikki bara leggja okkara orku um vit skulu eisini minka um orkunýtsluna landsstýrismaðurin sigur hann fari iki orili at svara ítøkiliga uppá spurningarnar tí tað ikki hansara øki tú hugsari kanska a kundi spurt landsstýrismannin í hvønn mun altso hann er landstýrismaður í orku og umhvørvi og veðurlagsmálum í hvønn mun hann hevur vent sær til fíggjarmálaráðharran um at fáa hetta sett arbeiðið sett í gongd um at fáa pengar á fíggjarlógina á hesum økinum har ið pengarnir eru í fíggjarmálaráðnum men inikiativini kanska átti at komið frá ráðnum sum hjá landsstýrismanninum harbeiðir eisini við einum veðurlagspolitikki sum hevur eina røð av uppskotum sum fara tvørturum ráð so kanska landsýrsmaður kann koma eitt sindur inn á hvussu arbeiðið er millum landaltso millum landsstýrið á hesum økinum landssýrisfólkini soleiðs at mann far eina smidliga gongd takk fyri
ja takk so er tað landsstýrismaðurin magnus rasmussen
takk fyri frá forkvinna ja eg haldi at helgi abransen var púra rættur í tí sum hann segði at tað er eitt her við bjálvingini og tá tað eru gamlir bygningar ella eldrir bygningar eg haldi at ikki so sjáldan verður for lítið tosað ella fokuserað um um tað hetta við at minka á orkutørvinum við at mann hyggur eftir hvussu danir hava gjørt í í nógv nógv ár so hava teir verið íla nógv inni fyri at minka um orkutørv vit vit eg haldi vit tosa ikki so nógv í føroyum ella eg vil sagt vit tosa ov lítið um at minka orkutørv tað er enn mær eitt at mann mann fær orkutørv niður so tað tað er eitt tað tað er heilt skilagott sum helgi abrasan kom við at tí økinum at at vit í landsstýrinum samskifta jú tað gera vit vit samskifta væl og vit mugu bara fyri halda okkum til at vit hava ymisk vit hava ábyrgd av ymiskum økjum men eg nevndi jú tað at vit hava í samgonguni sett munandi meirar pengar av til viðlíka av almennu bygningum og eg segði eisini tað at tað eru orkukeldur alternativar orkukeldur ella loysnir brúktar av almennu bygningum men eg veit ikki akkurát um ætlan um einum um tað er ein form av kroma ætlan klár men eg veit at landsverk hevur arbeitt við við einari ætlan hvussu mann kann koma víðari viðursnagar so hetta er hetta er í gongd men eg kann ikki vera meira ítøkiligur um akkurát tað yvirskipaðu ætlanina takk fyri
ja takk so er tað hervør pálsdóttur aftur ger so væl
takk fyri man mán hvussua staðfesta at vit komandi árini ma standa við einum fyri einum kempiarbeiði vit skulu leggja ótrúliga nógva orku í at fáa minka okkara útlát og til tað krevst sjálvandi atiøll ráðini arbeiða saman tvørtur um hvørt annað tvørtur um málsøki soleiðis at mann fær tar røttu loysnirnar at mann fær pengar settar av til raðfestingar sum skulu gerast og at mann fær arbeitt smidliga fyri at fáa minkað um okkara útlát tí tað sis sjálvt at vit hava bundið okkum til at minka okkara útlát sambært parísavtaluni og visti ann visti maner faktikt hyggri efti vussu hað gongur í føroyum so er søgan tann at í nítjan hunrað og trýoghálvfems tóku vit undir við veðurlagssáttmálan hjá st og síðan tá er okkara útlát fordobla tað er simplin fordoblað og síðani vit gjørdu ein veðurlagspolitikk í vey túsun og níggju so er okkara útlát eisini vágsi markant so sigur sjálvt at vit mugu seta øgiliga nógv inn á heksum økinum tí hevur tað øgiliga stóran týdning at ráðini kunnu arbeiða smidliga saman tvørtur um hvørt annað og at ikki minst í løgtinginum at vit klára at arbeiða tvørtur um andstøðu samgongu takk fyri
ja takk so er hesin spurningurin avgreiddur vit fara til næsta spurning hann er eisini til magnus rasmussen landsstýrisvann í umhvørvisvinnumálum viðvíkjandi barsilsútgjaldi og lestrarstuðli og tað er ingilin didreksens ger so vælger so væl
takk fyri frú forkvinna ja hetta er ein spurningur til magnus rasmussen lansstýrismann í føroyum og í danmark so verður barsilsútgjaldið roknað eftir hvat áinntøkan hevur verið tað seinasta árið hjá teimum sum skulu í barsil í danmark so verður lestrarstuðulin skrásettur sum áinntøka meðan vit í føroyum ikki skrásetta lestrarstuðulin sum áintøku tað ger at eitt nú føroysk lesandi í danmark kunnu rokna danskan lestrarstuðul upp í barsils útgjaldi í føroyum meðan fólk sum lesa í føroyum ikki kunnu tað og avleiðingin av tí tað er at lesandi sum fáa barn eftir loknan lestur í føroyum eru verri stillaði fíggjarliga fáa eitt lægri barsilsútgjald enn tey sum hava lisið í danmark og síðan flyta heim og fáa eitt barn so mín spurningur er um landsstýrismaðurin ætlar at umskipa ella gera k fyri føroyska lestrarstuðulin í barsilsskipanini soleiðis at nýútbúgvin foreldur sum hava lisið í føroyum ikki verrienn stilla enn tey sum hava lisið í danmark eftir loknanu lesna takk fyri
ja takk so er tað landsstýrismaðurin magnus rasmussen
takk fyri frú forkvinna barsilsskipanin er ein arbeiðsmarknaðarskipan sum rindar foreldrunum eitt endurgjald fyri mistu inntøku orsakað av barnsburði barsilsskipanin byggir sostatt á eina tryggingarmeginreglu har tú skalt hava goldið inn fyri at fáa útgjald lestrarstuðulin er sum tað varð nevnt ikki á inntøku í føroyum og telur seg ikki við tá ið barsilspeningur verður roknaður skulu nýútbúgving inn í barsilsskipanina er ein møguleiki at broyta lestrarstuðulin til at vera á inntøka tað er eyðsað á hendan hátt verður lestrarstuðulin roknaður upp í útgjaldsgrundarlagið og tann lesandi rindar barnsilsgjald av stutningini avleiðingin er at útgoldin lestrarstuðul má hækka nei orsaka lækka knappar túsund krónur um mánaðin orsakað av skatti og avgjøldum sum fylgja við umleggingini av lestrarstuðlinum tað vil siga tað so má mann altso hækkan í veruleikanum túsund krónur per vist tað skal ganga upp hatta er ein ein møguleiki ein annar møguleiki er at lesandi kunnu takna eina barnsils trygging eins og sjálvstøðugt vinnurekandi mest sannlíkt verður undirtøkan fyri at tekna eina trygging kortini lítil tí at inntøkunar frá lestrarstuðuli eru so mikið lágar at ein slík trygging verður ikki prioriterað hatta er sjávandi ein meting barsilsskipanin leggur í ávísan mun upp fyri at nøkur sum søkja um barsilspening ikki hava havt eitt útrokningargrundarlag upp á tólv mánaðar tí tey eru nýsett hevur umsøkjarin beint undan farloyvinum verið á arbeiðsmarknaðinm í eittíðarskeið millum tríggjar og tólv mánaðar verður barsilspeningur útroknaður við grundarlagi í hesum tíðarskeið tavisig vist hevur verið tríggjar mánaðar so ganga tú tað upp og fært tað yvir yvir eitt ár legga oskann afturat at útgjaldið í barsilsskipanini ikki nóg mikið at liva fyri so eru sosialar skipanir ið kunnu lofta nú nevndi eg kanska nakrar møguleikar og spurningurin er hvat sigur nú landsstýrismaðurin til hetta her eg haldi at hetta er áhugavert og eg havi hug at fara at kanna hetta her vita tí eg dugi at síggja hetta kann vera rættiliga óheppið fyri nøkur og spurningur er hvussu nógvar rakar eg ætli mær hvussu at seta meg eit sindur nærri in í hetta her og kanna og vita um onkur møguleiki era afturat í hesum her takk fyri
ja takk so var onkur viðmerking brandur sandoy ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna eg haldi at hetta er ein áhugaverdur spurningur skuldu kanska gjørt tað soleiðis at at mann av lestrarstuðlunum betalir eitt ávístgjald í hldr null komma átta prosent inn av av tí stuðlunum sum tú fær og so hevur tú møguleikar fyri at fáa fáa útafturr samsvarandi annars haldi eg at vit skulu fara frá tí skipanin vit hava í dag og heldur til at lata útgjaldið fyri fyriúr grunnunum fylgja barninum heldur enn foreldrunum takk fyri
ja takk so er tað spyrjarin aftur ingilín ditrerksen strømgó
so væl takk fyri og takk fyri tað positiva svarið eg haldi nemliga eisini at tað er týdningarmikið at vit hyggja eftir nú tá ið vit fáa fleiri útbúgvingar á setrinum tá ið vit royna at at halda uppá tey ungu fólkini at tey skulu lesa í føroyum og flyta heim aftur sum vit eisini heita á tey at gera kanska eftir loknan lestur aðrastaðni at vit so gjøgnum hyggja skipanirnar soleiðisnar at vit ikki kanska geva for stórar fyrimunir til lesandi sum lesa aðrastaðni í mun til lesandi sum velja at lesa hjá okkum í føroyum vit skulu sjálvandi gera tað so gott sum gjørligt at vera lesandi í føroyum tí at tað er har vit ordiliga kunnu seta reglur og broyta broytingini eitt nú barcelsútgjaldi vit kunnu sjálvandi ikki gera nakað við at manni niðri skrásetur leistuðulin sum sum sum áinntøka og har vil eg eisini gjarna líka siga at leistarstuðulin niðri er nemliga hægri soleiðis nær mann eisini kann gjalda hesi heri endan skattin og hesi gjøldini barcels barcels gjaldi millum annað so í heilaðum skuldi gjørt tað til áeintøku og leistarstuðul so verður mann eisini noyddur til at hækka stuðulin samsvarandi sum landsstýrismaðurin eisini vísti á so í heila tikið haldi eg at tað er ordiliga positivt at hann fer at hyggja nærri upp á hetta her og at vita um vit ikki kunnu fáa eina skipan so eisini har vit geva lesandi í føroyum eins góðar og kanska enntá betri sømdir enn enn føroysk lesandi sum lesa í øðrum londum takk fyri
jtakk so er tað magnus rasmussen landsstýrismaður aftur ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna ja sum eg nevndi og og sum eisini er nevnt í spurninginum so er stuðulin niðri frá so er hann sum verða útgoldin sum ainntøka og skulu við gera tað í føroyum og bara t gera tað staðin fyri at tað er ein stuðul var ein áinntøka so betýðir tað tað í veruleikanum at tað verður minni eftir hjá dómum lesandi tí at tey fara a brúka hetta her til inngjald til barsel og suvíðari so visi mann sum skal hava somu upphædd sum lesandi so betíðir tað tað at mann skal hækka lestrarstuðulin tað skal mann bara vita og tað sum eg segði tað er tað at eg haldi hettað ljóðar áhugavert og og í hasin heri vinkulin sum sum spær enn inni á tað er tað at vit hava jú altso fleiri fleiri sum lesa í feiroyum taðvl siga hetta rakar kanska fleiri g fleiri enn fyri nøkrum árum síðani tá ið meginparturin las uttanlands so tahetta er hetta er nakað a hygga uppá so eg fari at hyggja hvørjar møguleikar eru so fari eg sjálvandi at taka tað upp samgonguna altso tað má samgongan vera samd um hvat vit gera hesn her økinum men eg sum landsstýrismaðuri fer at hyggja nærri upp á hetta her o vita hesar møguleikarnar sum eg nevndu í svarinum men eisini kanska er tað aðrir møguleikar ha so tað feri eg hvussur at gera og hvat so kemur burturúr tað tað kemurs tíðina at vísa men tá eg havi gjørt nakrar kanningar og setti meg betri in í hettaher so so takis tað upp í samgongun takk fyri
ja takk so er hesin spurningurin avgreiddur og svaraður og vit fara til tað næsta sum eisini er til rasmussen landsstýrismann í umhvørvis-og-vinnumálum hann er viðvíkjandi náttúruverndarlóg og spyrjari er ingilín dideriksenstrøm ger so
takk fyri frú forkvinna gatil spurningur til ella tveir spurningar til magnus rasmussen um náttúruverndarlógina øhogtar te tir eru nær ver uppskotið um náttúruverndarlóg lagt fyri løgtingið og hví er kapittul tvey um burðardygt brúk tikin úr tí nýggja uppskotinum sum nú er so doyggja vill djóra og plantuslu út hundrað til túsund ferð skjótari enn tað sum natúrligt er í føroyum hava vit í løtuni nógv virksemi og bygging meðan vitanin hjá okkum um náttúruna og hennara morgfeldi er eitt sindur avmarkað uppskotið til náttúrumargfeldslóg tað varð fyrstu ferði lagt fyri løgtingið á vári í tvey túsund og nítjan og nú fyriliggur ella nú e akkurát farið eitt nýtti uppskot til til hoyringar hoyringarnar eru kominir inn har eitt nú annar kapittul sum viðger almennar ásetingar um burðardygt brúk er tikin úr í dag so er tað ikki krav at áðrennsmetingar av náttúru og djóralívi tað vil siga hvat inntrivið fer at gera og betýða fyri djóru og plantulívið verða gjørdar áðrenn allar stórar útbúggingar verða gjørdar og av tí at hesin her kapittulin er tikin úr lógini so verður tað heldur ikki krav um hetta her uppskotið verður samtykt og tí verður tað framvegis soleiðis sum eg havi skilt tað rætt at høvuðsmetingin tá ið loyvi skal gevast tað fer at snúgva seg um hvørt útbyggingin skemmir landslagið heldur enn hvørja ávirking byggingin hevur fyri lendið fyri djóra og plantusløg tað er ein ein ein bekymring sum eg havi at mann ikki hevur tað við og at tað so ikki verður lýst nóg greitt hvat mann ger tai man útbyggir í føroyum og tí havi eg sett hesar spurningarnar takk fyri frú forkina
ja takk fyris landsstýrismaðurin vil biðja um orðið so fær hann tað ja æstur at svara er landsstýrismaðurin magnus rasmussen ger so væl
jatakk fyri frú forkvina ja nú verður tað kanska itt sindur av endurtøku tí eg at eg havi havt sama spurning fyrr í dag men takk fyri spurningin tí hta hetta er áhugavert og eg má eg má byrja við at siga at vit hava eina friðingarlóg frá nítjan hundrað og hálvfjerðs og nú hálvtrýss ár seinni nú sær tað út til at vitkunnu koma við eini náttúruverndarlóg og tí hugsi eg lat okkum nú vera positiv lat okkum fukusera upp á tað at tað sær út til at vit fara at fáa munandi betri karmar rundan um hetta her og so kemur mann til tað sum mann kundi kanska hugsað varð við afturat og og so er tað tað hví er tað tikið burturúr tíðin verður fleiri orsøkum ikki mett at vera búgvin til slíka skipan og orsøkirnar eru millum annað hesar vit hava lítið av skrásettari vitan um nátmargfeldi vitanin sum finst liggur spjadd hjá ymsum myndugleikum og stovnum vit hava onga lætta og skipaðu atgongdi aftur náttúru vitan og náttúrufyrilit er í lítlan mun nevnd í goyralóggávu sum eg segði fyrr í dag so er hetta tikið beinleiðis úr tí norsku lóggávuni og har er mann munandi betri fyri á hesum her økinum enn vit í føroyum og eitt annað sum var at hetta var í tí sum mann kallaði fyri naturmarkfeldis lógin men hon fekk ikki undirtøku og eitt av teimum hørðukritikkpunktunum val nemliga kapittul tvey sum fór yvir allar mann sigur sektorar og tí var mann rættiliga ørkymlaður av tí og tí heldur mann tað at er líkafrægt ikki at taka tað við nú lat okkum nú fáa tað sum handlar um náttúruverndina og tá ið tíðin so í búgvin um nøkur ár visti mann heldur so kann mann koma við hesa her sum einai serstakari lóg vistu mann vil ella inn í náttúruverndarlógina tað tað tað kann mann gott so tí fokusera vit upp á tað sum vit halda er skilagott her og nú og sum vit kunnu fáa undirtøkufyri og at vit kunnu líkasum avloysa hesa lógina frá nítjan hundrað og hálvfjerðs og fáa eina meira dagførda lóg so tað tað haldi eg vit eiga at fegnast um takk fyrija
takk so eru tað onnur tingfólk kunnu hava viðmerkingar brandurssandoy ger so væl
takk fyri frú forkvinna ja tað er absolutt upp á hægstu tíð at vit fáa endurnýggja okara náttúruverndarlóg h men eitt sum eg haldi er eg sendi elt eisini tá ið vit koma til hetta her við náttúruvernd tað er eisini tað er hendan lendislógin sum vit sum vit hava prátað um í nógv harrans ár nú eg haldi at hon er eitt grundarlag fyri undir tí at samtykkja hesa náttúruverndarlógina tí at tað gevur onga meining bara at ati friða fyri at friðja vit mugu vit mugu kunna vera her og vit mugu kunna gera tey tingini her sum eru neyðug og tí eftirlýsi í hesa lendislógina sum kann definera hvar ið hvat virksemi í landinum skal vera og eisini hvussu ið vit hvussu vit skipa okkum á hesum økinum framyr eg haldi at tað er eitt grundarlag undir hesa náttúrufrikalógini og tí eiga vit at at fáa hana í í løgtingið inna
ja takk helgi abrahamsen ger so væl
frú forkvinna eitt er politiskt ynski og eitt annað er politiskur veruleiki htað var ntan náttúrumargfeldislógin sum siri stenberg legði fram hon hevði alt hetta her inni tað var politiskt ynski men politiski veruleikin var at tað var ikki undirtøka og tá eg sarvaiði tað í landsstýrinum ø so arbeiddi við í sama og tað er sama støðan mán mátti taka nøkur ting burturúr men eg ivist ikki í at hesi tinginig kunnu gott seinni koma inn aftur í lógina tann kritikkurin sum var var tað tað er ikki búgvi tíðin ikki búgvi til føroyum og hatta varð tikið yvr norskar lóggávu sramvegis tað kann altíð koma inn aftur seinni eg haldi at tað er gott vist mann kann fáa tað sum er eftir samtykt so mar komim tað stigið víðari so mámman heldur venda aftur til hitti og tað hevði ikki undirtøku sum støðan mærtakk fyri
ja takk so er tað sirið steðnbakarnar s
eina viðmerking takk fyri frú forkvinna støðnan var tann at seinasta samgonga misti meirilutan og vissi andstøðan tá hevði viljað so kundi mann fingið tað út es líkamikið náttúran hevur sjálvandi brúk fyri bæði verju og vernd og eg haldi ikki tað er rætt at tosa um føroyska samfelagið sum óbúgvi til at kunna taka eina so stóra lóggávu á seg eg vil heldur siga at tað er ambitiøst ikki at royna at koma við tí heila men men visti tað er tað sum skal til so fara og sjálvandi at taka undir við tí at royna at fáa tað broytt og at grundgeva við hesun her við at mann hevur for lítla vitan mann kann eisini hava blíva við at hava ta grundgevingina visti mann ikki vil seta pengar av fyri at fáa ta vitanina og tí má mann eisini arbeiða alla tíðina við at uppbyggja eina náttúrufyrisiting upp sum faktiskt eisini bleiv byrjað uppá fyri nøkrum árum síðani nú pengar bleiv settir av til tað og eg haldi at tað viknar munandi um lógina at mann tekur nettupp kapittul tvey burturúr tí at har liggur tað at allir myndugleikar sum taka avgerð sum skulu brúka lendið skula
ja takk so fær spyrjarin orðið viðkomandi biður um tað ingilin didriksen strong ger so væl
ja takk fyri ja altso nú er tað jú soleiðirnar at vit heilt sikkurt fegnast um at hendan her náttúruverndarlógin sum sum nú eitur vilti eg havi skilt tað rætt kemur í løgtingið og tað er eisini tí vit eru øgiliga forvitin nestur at vita hvat stendur í henni soleiðisnar at vit sleppa at viðgera hanaog eg eri heilt sikkurt glað fyri at hendan lógin kemur men eg haldi kanska at hettaher við at mann sigur at vit ikki eru til reiðar at vit ikki eru klár til at mann skalat mann skal hava hetta kravið um burðardygga burðardygga nýtslu tað eg haldi ikki ordiliga at tað heldur mann byrjaði at seta pengar av til eina náttúrufyrisiting sum eg havi skilt tað rætt í tvey túsund og seytjan um mann kundi hildið áfram at arbeitt við tí og so sett eina gildiskomu kanska til um nøkur ár soleiðis at mann arbeiddi fram ímóti í øllum førum at hetta var tað sum sum mann skuldi tí atináttúruverndin sigur landsstýrismaðurin hevur pláss í hesari lógini eg havi ikki sæð lógina men eg vóni sjálvandi at tað at tað er rætt og hon eitur náttúruverndarlógin so tað ivist ikki í at tær eru nakrar ásetingar sum vera positivar men eg haldi at tá ið tað kemur til útbygging so mugu vit gera okkum púra greitt hvat tað er sum vit eru í gongd við at gera øhog tá hevði tað verið ótrúliga gott vissi mann kundi áa fingið eitt krav um at vit skulu brúka okkara lendi burðardygt at vit skulu varðveita tað nánáttúrumarkfeldið sum vit hava tí tá vit ikki vita so er tað øgiliga skjótt at vit koma at gera okkum inn á og tá i tað ikki e krav um at mann greiðir frá hvat tað er sum mann ger hvat fyri náttúrute sum mann eigur so eru sannleikindini fyri at mann eigur nakað sum mann ikki veit nakað um rættiliga stór og tað haldi eg stórt spell fyri okkum øll og eisini fyri tey sum skulu koma her aftaná okkumja
ja takk so er tað magnus rasmussen landsstýrismaður aftur ger so væl
ja takk fyri frú forkvina eg haldi tað eren misskiljing tá ið siri stenberg sigur at at eg havi sagt atað er eingin vitan ella ella eg vetikiakvat hvussum málbersi men tað sum eg havi sagt tað er tað at vit hava lítið av skrásettari vitan og vitanin sum finst liggur spjadd í ymsum myndugleikum og stovnum og vit hava onga lætta og skipaða atgongd á nattúrvitan tað er tað sum tey hava til dømis í norra og tá ar tað munandi lættari at arbeiða og tað er akkurátsum tað sum vit mangla og tað tað má mann so síggja í samband við at mann styrkir nattúrufyrisitingina at mann fær hetta her og tí tí verður tíðin mann kann siga meira búgvin til tað og tá ið sum eg nevndi at tað var jú tann hari kritikkurin frá frá rætiliga nógvum um akkurát hatta eg minnist eisini hoyringar og sovíðari og tað varu eisini uppá skrift tað var tað mann var bekimraður um og so ver tað het her við lendislógini ja púra samdur brhandi sandoy vit skuldu langt síðanhavt fingið eina lendsløg vit skuldu eisini havat fingið eina ibyggibýarskipanarlóg og og náttúrulóg og og kanska burdi alt komið í senn men men tað er tað ikki men men eg eg vil halda tað at náttúruverndarlógin skuldi verið samtykt og eg eri fúsur at fara í holt við hetta her lendislógina ella byggi býarskipanarlógina at mann tekur tað upp tí tí vit mugu hava alt hetta her vit mugu hava lendislógina hvar skulu vit plasera hettaher í ymiska men vit mugu eisini hava eina byggi býarskipanarlóg og og hatta er hatta er rímiliga stór arbeiði ogtá ið tað kemur til lendislóg so eg rokni við at branderssandar líkavæl sum eg veit at tá kemur tú tann kommunala goyran eisini altso hvar hhvar skulu vit nú staðseta til landbúnaðar til byggi til bygging av sethúsun og til vindmyllur og hvat tað skal vera a mentað er eitt arbeiði sum sum mann nokk hevur arbeitt við men men mann er ikki komna mál og tí tí vildi eg man siga hildið at hendan lógin forðar ikki fyri at mann ger lendislógina ella byggibýaskipanarlógina takkfyri
ja takk so varð hasin spurningurin svaraður og avgreiddur frá tinginum so fara vit til tað næsta tað er eisini til magnus rasmussen landsstýrismann í umhvørvis og vinnumálan viðvíkjandi veðurlagspolitikki og spyrjari er ingilín didriksen strøm ger so væl
takk fyri fáa fólkina ja tað er so eisini har at hvissu vit skulu hava nakað vón um at halda okkum innan fyri eina miðalhækking á klótuni sum er undir eitt og eitt hálvt til tvey ella ja enntá tvey hitastig so skulu vit gera átøk í stundini sum rigga beinanvegin og sum eru umsætandi tí spyrji landsstýrismannin nær kemur vóruleikspolitikurin
ja takk so er tað magnus rasmussen landsstýrismaður ger so væl
takk fyri frú forkvinna eg fekk ein ein ítøkiligan spurning í áðni nær ið náttúruverndarlógin kom í tingi og har segði eg tað at hon kom í hesum árinum tað var mítt mál um mítt mál er at at veðurlagspolitikkurin kemur sum skjótast tað kom helgi abramsen fyrrverandi landsstýrismaður o arbeiddi við málinum so kemur í summarfyri at hon kann greiða lísindur frá tilgongdini og tað líkasum kemur stíður í og nú havi eg samlað alt tilfarið saman og tað hevur verðið eftirlýst at frá andstøðuni at samgonga má vita nøkurlunda hvat hon vil áðrenn vit koma til andstøðuna tað betíðir ikki tað at vit skulu vera liðugt við alt og siga teygiteir liðit so lat meg siga beinanvegin at tann tilgongdin í samgonguni er byrjað og og vit skulu nokk fundast nakað og og so verða andstøðuflokkarnir bodnir inn til at diskutera heftar veðurlagspolitikkinum og tá ið tað er samráðingar og kanska ononkur ddar knekka ella hvat vit kalla tað so so er øgiliga ringt at siga hvusulanga tíð tað tekur taðbara er viktigt tað er tað at táella tað sum eg seti nøsina upp eftir tað er at vit fáa eina semju í løgtinginum og tað má so vísa seg og tí kann eg ikki siga akkurát nær eg eg helt eg var rímiliga ítøkilig við náttúruverndarálógini at siga at tað var í hesum árinum men eg eg tori ikki at siga hitta tí at tahanlar um samráðingar men tað er farið í gongd og andstøðan verður bjóðað inn tá ið vit líkasum vita hvørjum beinum vit standa takk fyri ja
takk her eru nakrar viðmerkingar her vóru pólsdóttir ger so væl
henda samgongan hevur sitið í tvey ár og so vit hava kunnað skilt frá undanfarna landsstýrismann sum hevur eisini í næstan tvey ár arbeitt við einum veðurlagspolitikki hóast ein lá klárur at seta í gildi tá ið henda samgongan tók við tað er gingin í næstan trý hundrað dagar síðan seinastur veðurlagspolitikkur kom í gongd og vit skulu enn hoyra upp á at samgongan ikki veikar at hon vil altso tit mugu taka tykkum saman og koma í gongd takk fyri
ja takk so er tað bjarni hammer ger so væl
takk fyri frú forkvinna landsstýrismaðurin vísir á at hann vil gjarna eina semju men spurningurintil landsstýrismannin er ynskir hanna eina semju við altso um uppskotið sum hann arbeiðir við atn eina eina semju áðrenn tákemur í tingi ella tá tað er í tinginum tí okur vita av at fáa eina semju tá ið man hundrað prosent semju tá i mann arbeiðir við einum uppskoti áðrenntað verðu lagt fram tað kann taka óalmindiliga leingi so tað er meira tað hvussu langt ætlar landsstýrismannin at draga tað út ella lata tað arbeiðið koyra aftanfyri áðren an kemur niðan tingin takk fyri frú forkvinnaja
takk so er tað høgni hoydal ger so væl
frú forkvinna eg var ikki tikin av fótum av teirri røðu sum løgmaður helt á tí stóra arktishørkyl í reykjavík tvørturímóti og nú má fyrispurnigin til landsstýrismánnin at beint í ein landssníðissunnan um fáar dagar tá hittast heimsistjóðir í gláka tilfund um veðurlagsmál hvønn boðskap oghvenn leiklut fara føroyar at hava á tí fundinum ver landsstýrismaðurin við fer ann at hava ein greiðan boðskap um hvat føroyingar ætla at gera í sambandi við ta veðurlagskrappuna sum eftir hondini øll lond viðurkenna seg uttan nakrir fantastikkar yvir usa sum halda við trompu ja
takk helgi abramsen ger so væl
ja frú forkvinna eg eg taki orðið tí eg hoyri hervur posdóttur sigur tað at tað lá ein veðurlagspolitikkur klárur tá hendan samgongan tók við tað er ikki rætt tað lá eingin veðurlagspolitikkur klárur tá hendan samgongan tók við tað var eitt álit vat skriva men tann sjálvu politikkurin var ikki orðaður og hann bleiv so gjørdur út frá tí álitinum har lá eitt arbeiði síðani fekk fekk eg arbeitt klárt og tað tók sína tíð sum altíð tað tekur longru tíðman ætlar eg royndi at fáa tað sín tingi ár nú í vár men tað lukkaðist ikki millum annað tí at flokkarnir søgdu tað betur at bía til hest tað blit voruð til tíð og nú kemur tað niðan takk fyrija
takk so er tað spyrjarin aftur ingilin didriksen strong ger so væl
takk fyri frú forkvina ja altso eg haldi at tá ið mann fer undir atgera ein veðurlagspolitikk í landsstýrinum so er tað gott at mann tryggjar sær eina semju í í samgonguni tað sum bara er problemi tað er at nú eru gingin tvey ár ein ein eitt tilmæli til ein politikk ella ein politikkur varð lagd fram í vár aftaná drúgva tíð har sum mann hevði arbeitt við hesum her fimmogtjúgu tilmælinum ella fýraogtjúgu sum hann hevði og nú skal mann so bíða upp aftur nakrar mánaðir til mann hevðir funnið eina semju og so skal mann eisini taka andstøðuflokkarnar við alt ímeðan av vit áttanda august fingu eina raport frá veðurlagspanelinum hjá st sum sigur atveðurlagsbroytingarnar eru her tær eru veruligar og vvit skulu hava nakra vón fyri at gera nakað fyri at avmarka teimum broytingunum sum tær fara a hava við sær eisini her hjá okkum í føroyum við ógvusligari stormum við súrgan í havinum vð minni ilt í havinum sum fer at ávirka okkara fiskivinnu og okkara okkara alivinnu og okkum øll sum búgva her eisini bygningar og so framvegis so so skulu vit taka okkum um royggj og tað skulu vit gera nú øh so hava vit sum heimssamfelag føroyar eru ein partur av heimssamfelagnum tað er ræðuliga ofta at tað virkar sum at vit gloyma tað og vit líkasum lasa okkum inn í einari boblu men akkurát tá ð ta kemur til hetta so eru vit eitt ríkt samfelag og vit eiga at gera okkara og eg vil faktisk siga tað soleiðisnar at vit vit dólla aftan á okkara útlát t er eitt tað hægsta í heiminum og vit hava ongan veðurlagspolitikk tað er ikki nóg gott
ja takk magnus rasmussen landsstýrismaður ger so væl
afyri frú forkvinna fyrst til bjarna hammer tá eg sigi andstøðuflokkarnir so meini eg tað sjálvandi áðren tað kemr í tingi tað tðtað er jú heilt eyðsæð av tá ið mann líkassum roynir at finna eina semju um eitt mál so í hvussuer í hesum førinum veðurlagspolitikk so tekur mann tað áðrenn tað kemur í tingi so tað er høgni hoydal spurdi um umlandsstýrismaðurin var við á kopp tað verður løgmaður sum verður við á koppi og hann so har fer nokk okkurt athenda eg ivist ikki í tí og hann fer at hava sín greiðan boðskap um tað og so má eg líka viðmerkja taðr um at mann siga veðurlagspolitikkurin lá klárur og har má eg bara geva helgi helga abramsen rætt at tað var hann ikki og so sigur mann at mann hevur ongan altso vit hanhann er útgingin men allíkavæl so so so eiga vit at fylgja tí sum er tað sigur seg sjálvt ats ð tað itýðir ikki tað v nýggjárinum so so so var einki og og vit hava sett okkum mál vit va vit hava meldað okkum í allheims samfelagi við paríssáttmálanum so víðari vit hava meldað okkum eit banan so vit skulu eisini gera okkara skyldu sjálvt um onkur heldur tað at vit eru so smá tað munað hvørt eitt annað so hava vit skyldu sum sum heimsborgarar til at taka okkara part í hesum her og at tað gongur ov seint ja tað tað kann eg gott vera samdur í men altso í í einum sovorðnum máli trúgvi eg mann skal ið hvussu er hugsa seg væl um og og at eg haldi hvussu er viktit at royna at fáa eina semju vit kundu kkum bara koyrt ígjøgnum so var tað kanska í morgin ella í jovurmorgin visti tað man vil men men tað hevðihelsd ikki verið gott og tí mugu vit brúka hatta neyðugu tíðina og eingin veðurlagspolitikkur lágklárur fyri tveimum árum síðani tað taðertað haldi helgi abrambsen greiddi væl frá tað verur arbeiðsserviøst við hesun her og samgongan arbeiðir við tí andstøðuflokkarnir verða bjóðaðir inn inn til borðið áðrenn tað kemur í løgtingið takk fyri
ja takk ingilin diðriksen strøm ger so væl
vit skulu nokk vera konstruktiv tá ið hesin her veðurlagspolitikkurin kemur ømen nú verðr tað sagt at tann gamli veðurlagspolitikkurin kann mann enn fylgja sjálvt um vit ikki hava ein nýggjan veðrlagspolitikk problemið vur tí gamla veurlagspolitikkinum er at vit høvdu sett okkum fyri at lækka útlátið við tjúgu prosentum men heldur so hækkaði útlátið við meira enn tjúgu prosentum so spurningurin er skulu vit virkliga halda okkum til tann gamla veðurlagspolitikkin og er tað ikki for galið at vit onkustaðni í hesum áramálinum frá tvey túsund og níggju til tjúgu tjúgu ikki hava raknað við og hugsað áútlátið veksur tað fer ikki at minka tjúgu prosent upp á eitt ár tað er sum um at nú knappliga sum av funnið útav at útlátið hjá okkum er methøgt tað ma vit vita alla tíð hetta er burdi ikki komið sum nakar yvirraskilsi og eg haldi at tað eitt stórt spell at mann ikki hevur gjørt meira við veðurlagspolitikkin vit hava meldað okkum inn í heimssamfelagið við at undirskriva paríssáttmála bleiv sagt eg haldi ikki at tað er at melda seg in í heimssamfelagið at melda seg inn í heimssamfelagið tað er at taka avbjóðingarnar í álvara tað ljóðar sum atibæði á undanfarna landsstýrismanni og á tí landsstýrismanninum sum situr nú at tvey ár tað er simpultenn ikki nóg lang tíð til at gera ein veðurlagspolitikk men tað vil eg altso loyva mær at seta spurnartekin við tá ið mann hevur gjørt aðrar stórar nýskipanir ella stórar lógir og fingiðnógv avgreitt hví so ikki veðurlagspolitikkin sum er vil eg siga ein tann størsta kreppan sum vit standa yvirfyri í heimssamfelagnum í dag vit merkja tað bara ikki beint nú kanska líka væl sum nógv onnur lond men tað fara vit heilt sikkurt vistu vit ikki taka okkum um reyggj

takk fyri harra formaður eg haldi tað at tað førir ikki til nakað at hyggja aftureftir og akkurásum sparkaðá hvønn annan vit muguhyggja frameftir vit hava verið forslapt tað vita vit øll men tað hjálpir ikki í dag men vit mug hygja frameftir og fáa sett nakað á skinnari og og tað er ikki bara altso taðtaðeriki bara eg sum landstýrismaður ella onkur annar sum hevur ábyrgdn a hasum her vit kunnu siga hvussu hevur gingið við tí grønu orkuframleiðsluni seinastu fýra fimm árini á tá tá gekk tað óalmindiliga silti og nú sær tað út sum at ein ein glottier og vit fáa økt munandi um framleiðsluna og átøkini sum eru sett mann sigur at einki er hent í samban við veðurlagspolitikkin frá níggju g og fram til í dag jú tað er forskellig átøk ttsett sett í gongd men tað er komið nokk so seint í hesum her hesum tíðarskeiðnum so so vit kun vera samd um tað er gjørt for lítið men at siga atð einki er gjørt tað haldi eg ikki rætt lat okum hyggja frameftir takk fyri
ja takk so er hasin spurningurin svaraður avgreiddr frá tinginum vit fara yvir til næsta spurning sum eisini er til magnus rasmussen landsstýrismann í unghvørvisvinnumálum hann er viðvíkjandi galdandi reglur í samband við gerð av føroyskum sjókorti og spyrjari er ruttvangger so væl
takk fyri frú forkvinna ja eg byrði við viðmerkingunum herfyri hoyrdist í miðlunum frá einum vinnurekandi sum millum annað ger sjókort at felagið heviði fingið boð frá umhvørvisstovuni um at taka øll sjókort til almenna nýtslu burtur víst var til grein sjey í lóg um tinformatión stjórin í felagnum hevur skilt tað soleiðis at øll uppmáting má halda uppat so leingi neyðug loyvi ikki er givin frá landsstýrinum og donsku verjuni undirritaða sat sjálv í rættarnevndini millum annað saman við núverandi landsstýrismanni tá ið nevnda lóg varð samtykt tað var í sambandi við at føroyingar yvirtóku økið í tí sambandi varð sagt í viðmerking til lógina at og eg sitera lógforslagnað at instroduserar ikkeny regulering upp á omrothett men vitaruføri geldendi rætt eisini varð sagt í brotinum um avleiðingar fyri vinnuna undir punkt tvey trý at uppskotið fær ikki avleiðingar fyri vinnuna tá sæð verður burtur frá slíkum avbjóðingum sum standast av grein ellivu stykki trý og tað er nakað við at mann kundi verða settur spurningar í sambandi við tað virksemið sum mann gjørdi í sambandi við sjóðkort tí seti eg landsstýrismanninin hesar spurningar hvørjar reglur eru galdandi fyri vinnurekandi í føroyum sum geva sum gera og geva út sjókort eru nýggjar reglur komnar at galda í sambandi við yvirtøkuna av økinum sjókoyrt sum forða fyri at eitt nú vinnurekandi feløg kunnu gera sjókort og fyri tað triðja eru strangari ásetingar í gildi nú føroyar hava yvirtikið økið sjókort takk fyri
ja takk so er tað magnus rasmussen landsstýrismaður ger so væl
takk fyri frú forkvinna ja takk fyri fyrispurningin galdandi reglur í sambandi við gerð av føroyskum sjókorti myndugleikin á økinum hevur einkarætt at gera og geva út sjókort og tað er altso umhvørvisstova tað er myndugleikin á økinum hesin einkarættur var eisini galdandi áðrenn sjókoyrtsøkið varð yvirtikið í desembur tvey túsund og átjan samtykti løgtingið at yvirtaka kort og landmátingarmyndugleikan myndugleikaøkið fevndi bæði um landkort og sjókort og sjóuppmáting landskortsmyndugleikin varð yvirtikin í tvey túsund og nítjan og sjókortsmyndugleikin fyrsta januar í tvey túsund og tjúgu samstundis samtykti tingið ríkislógartilmæli um at seta donsku lógina um sttbestemt informatión í gildi í føroyum henda lógin regulerar myndugleikan á bæði land og sjókoyrtsøkinum og hevur somuleiðis reglur um hvussu kort og godátur skulu handfarast kapittul fýra lógini ber heitið søkkortslekning og enirætt til fremting av søgkort lógin gevur við ávísum treytum heimild til at geva øðrum loyvi at gera sjóuppmátingar loyvi krevst eisini til sjóuppmátingar við øðrum endamáli enn at gera sjókort slík li slíkt loyvi skal verða fingið til vega áðrenn uppmátingarnar verða gjørdar eg kann svara óalmindiliga stutt upp á hesær spurningarnar hvørjar reglur eru galdandi fyri vinnurekandi í føroyum sum gera og geva sjókort tað krevst loyvi eru nýggjar reglur komnar at galda í sambandi við yvirtøkuna av økinum sjókort sum forðar fyri at eitt nú vinnurekandi feløg kunnu gera sjókort nei eru strangari ásetingar gildin í føroyar hava yvirtikið øki sjókort nei her er eingin broyting takk fyri
takk fyri síðan er tað onnur ting fólk fyrst brandur sandoy ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna nú veit eg ikki ordiliga hvussu hetta svarið frá landsstýrismaðunum skal skiljast men altso ein og hvør útróðrarbátur í dag hevur eitt tól sum ella eg kanska ikki ein oghvør men men tey allarflestu hava eitt tól sum teknar botnin upp sjóbotnin har sum har sum hesin útróðrarbáturin siglir tað verður lagt í at meðmerikort so at tann útróðrarbáturin hann sær aftur hvar ið tær ymisku kurvarnar døktarkurvarnar eru h vil tað siga at ein og hvør vinnurekandi útróðrarmaður skal spyrja donsku verjuna um hann kann sleppa og tekna kortið tekna botnini kring føroyar upp áðrenn hann fer til útróðrar ella hvussu takk fyritakk
siri stenberg ger so væl
tak fyri harra formaður ja eg eri nokk so glað fyri spurningurin verður settur tí at it føldu tað øgiliga undarligt tá ið tað kom fram at tað skuldi vera onkur broyting í lógini við sambandi við yvirtøkuna sum gjørdi tað man ikki kundi gera sjóuppmátingarmeir tí sjálvandi kann mann tað og einki er broytt og hetta púra vanliga reglur sum eru í øllum grannalondunum og sum eisini vóru frammanundan og tað er nokk ikki til vanlig brúkat mann skal søkja loyvi men tíe meira visti manaltso visti mann brúka tað alment og vit mann brúka tað ið igum vinnuligum endamálum soleiðs su eg havi skilt tað í hvørfalli so at her eru faktisk eingin broyting farin fram so hatta var nokk so undarligt
an ger so væl
ja frá forkainna tað er øgilig munur á at hava tól sum teknarin koyrt upp umborð hasunum egna báti og so at gevaitt koyrt út og serligat kemur til sjókort og eru øgiliga strangar reglur undanfarna lansstýrið yvirtók kortmyndugleikan fyrst landkort og so tók mann sjókort eisini og sjónkortið var øgiliga nógv meira innviklað tí har er nógv strangari krøv o og eg tykvum tí har trupulleikin var og hann var ikki ordig at klára yvirtaka alt tað skal yvirtakast fystan januar tvey túsundog tjúgu arbeitt ær mossøki og tív máttu so tosa donsk og myndugleikar um at fáa teir at halda fram eina tíð afturat tí mann var ikki ordið klárur til alt hetta her tá et tað krevur ikki bara útgerð tað krevur eisini nógv fólk sum hava nøkur loyvir so at har er nøkk tað sum er trupulleikin tú kann gott umbor einum báti tekna eitt kort upp men tú kann ikki geva tað út takk fyri
køgnin í hoydal gerst væl
frú forkvinna trupulleikin eru nokk eitt sindur gybri tí at tað var undir undir samráðingun um at yvirtaka jóðkortini tá komu ymisk krøv frá donskum myndugleikum men tað lanýrs tá sær vildu ikki góðtaka tey og tað sóu vit hesa royndirnar við at danski myndugleikar ronna taka sær staðfesta sítt vald sum teir halda seg hava yvir føroyska landinum yvir føroyska havbotninum yvir føroyska loftrúminum og tí er eitt at gera nú tað er at umhvørvisstovan og landsstýrismaðurin sigur nei at vit góðtaka ikki at tað eru danski hernamyndugleikar sum skulu avgera um vit kunnu tekna koyrt av okkara havbotni tað avgera tiy sjálvi tað er tann einasta loysn upp á tær og tað tað krevur bara at onkur tor at tor at siga tað
akst síðan er tað rutt vang sum aftur fær orðið ger so væl
takk fyri ja eg fari at takka landsstýrismanninum fyri svarið og og eisini viðmerkjarin eg haldi hetta var áhugaverdar viðmerkingar og viðkomandi sum komu fram í sambandi við hetta málið eg má siga at tað var kanska eg bleiv eitt sindur heita um skallan tá eg las hettar her í bløðunum og tað varð líkasum lagt upp til eg veit ikki um tað bleiv sagt beinleiðis men at vit høvdu samtykt onkra broyting sum gjørdi at vinnurekandi vóru illa fyri og og tað má eg siga at tað var eg ikki var og við og og tí er tað gott at vita at tað er ikki nøkur broyting á hasum økinum sum er samtykt kanska uttan at vit høvdu verið var og viðtað í sofall so hevði ta ikki verið fyrstu ferð í søguni so tí fór eg at hyggja aftur eftir hesum málinum hvussu tað sá út sjálvandi tað tað forðar ikki okkum í at fyri at halda okkum til hesa skipanina sum hon er í dag hvat vit halda um tað og hvat liggur í danmark og hvat liggur í føroyum men tá ið tað kemur til til støðuna sum hon er í dag so er hon ikki øðrvísi enn hon var undan yvirtøkuni og tað tað hevur týdning fyri meg at fáa staðfest so eg fari enn einaferð at takka landsstýrismanninum fyri svarið takk fyri
takk fyri síðani er tað landsstýrismaðurin aftur magnus rasmussen
gersvætakk fyri frú forkvinna ja nú var tað soleiðisnar at ruttvang og eg vit sótu bæði í rættarnevndini samstundis tag at her málið var til viðgerðar so tað var faktisk áhugavert at hetta málið kom upp og og tað er royst her og tað reista fólkatingi tí at fólk eru blivin eitt lítið sindur ørkymlað av hesum her men men veruleikin er at tað er eingin broyting og til handan til spurningin hjá branda sandoy so víst sum eg havi skilt so var tað soleiðisnar at tað er við vistu tú skalt selja altso hetta her við at tú erður eitt eykkurlot ella ein blottara at tað er ikki men tað er sum hin plagi t siga tak sma ikki í tí men soleiðir havi eg skilt tað tað tað kann eg heldur ikki ímynda mær so tað stutt av tí langa tað er tað at loyvi krevst og at teð eru ikki nakrar nýggjar reglur komnar og heldur ikki nakrar strangar reglurtakk fyri
takk fyri so varð hesin fyrispurningurin svaraður og vit fara víðari til tað næsta sum somuleiðis er til magnus rasmussen landsstýrismann í umhvørvis o vinnumálum og hesa ferð er tað viðvíkjandi orkuprísum og tað er bjarni hammertingmaður ið spyr ger so væl

ja takk fyri frú forkvinna ja men spurningar eru til landsstýrismannin magnus rasmussen og tað er viðvíkjandi orkuprísum spurningar eru soleiðis hvat heldur landsstýrismaðurin um skjótt hekkandi í orkuprísirnir á altjóða marknaðinum og forsøgnir um manglandi útboð komandi tíðirnar nummar tvey hevur landsstýrismanður nakrar ætlanir um at tryggja føroyum og føroyingum nokk av orku til ein rímiligan prís serliga næsta ári og møguliga leggja á goymslu áðrenn prísirnir fara enn longri upp altjóða prísirnir altjóða orkuprísirnir vaksa sera skjótt og fór ta heilt sikkurt skjótt at merkjast her á landi bæði hjá teimum privatu og í vinnuni gassprísirin eru fimmfaldagir seinasta ári og hevur tað lagt eitt øgiligt trýst á allar aðrar orkukeldur hekkandi gass og oljuprísirni hava visir hekkandi framleiðslukostnað sum durka flestu vørurnar eisini ein vanliga gerandisvørur livukostnaðurn hjá føroyingum kann fara hekka munandi komandi tíðina og fáa ávísar fylgjur tað er eingi loyna a tað gongur seint við grøna orkuskiftinum taí vit hava áhugurt at fáa at vita hvørja ætlan or landsstýrismannin hevur fyri at fáa føroyingar so væl ígjøgnum møguligu skerini umhugsar landsyrismaðurin at landið føroyar keypir olju bensin á altjóða marknaðinun og leggur á goymslu áðrenn prísurin fer enn longur upp tað sum mann kanska hugsar í hesum er ast tað er tað at øll onnur lond sum teku í europa tey eru kanska í einari aðrari støðu enn føroyar tey hava øll eitt orkulakur ofta eta oljuláku sum skal dekka upp til kanska etta hálvt ár tað verður brúkt til millum annað vissu prísurin fer til himmals royn at halda niðri royn at halda framleiðslukostinaðin niðri inntil tað blivur stabiliserað tí longu nú vís ta seg at bæði í danmark og eisini í føroyum tikum r fari teir stóru handlarnir spyr um er tið nakar vørur tikur ikki fáa fatur á beint nú í dag so eg sikvur pá tað gt siga at tað eru nøkur ting ikki fáa aftu í løtuni tað kemur kanska aftur takk fyri frú forkvina takk fyri magnus rasmussen landsstýrismaður ger sovælvit fara líkaitu vit hava fingið elsbet mersetis gunleksdettir upp á dalarlistan her tað skal líka broytast til magnus rasmussen nú var magnus har magnusrasmussen ger so væl
í føroyum eru trý feløg cv f og magn sum veita orku til vinnuna á sjógvi og landi og til húsarhaldin oljufeløgini í f og magn oyji ella róða yvir oljugoymslum sum tilsamans rúma fjøruti til hálvtrýss túsund obikmetrar stóru goymslurnar eru í fuglafirði søldarfirði í havn sørvági og klaksvík sv hevur tvær stórar oljugoymslur á sundi tólv túsund tons og fimm túsund í vági umframt aðrar minni goymslur í summar hevur sundsverkið framleitst sum ongantíð áður og forbrúki er komu upp á tvey hundrað og tretivu tons um samdøgri hetta merkir at vanligu goymslurnar røkka bara til ein mánaði taka vit øll framkomin lond yvir ein kamp so standa fasilu orkukeldurnar fyri fýrs til hálvfems prosent av allari orkunýtsluni her er talan um olju og kologass oljan stendur fyri fimmogtretivu prosentum meðan kol og gass við nøkulunda sama lutfalli standa fyri restin støðan er tann sama í føroyum har góð hálvfems prosent stava frá olju høvuðsmunurin er tó tann at við hvørki brenna gass ella kol tí áttu vit at sett nógv hægri krøv til olju tilbúgving enn onnur lond í og við at vit bert hava olju á at líta sambært avtalu millum limalondini í i e a so skulu londini liggja inni við olju sum røkkur til hálvfems dagar ella eitt fjórðings ár lond sum útvinna olju sleppa lættari og til dømis danmark hevur valt at hava goymslur ið røkka til einogfýrs dagar tá nýtslan í føroyum er trý hundrað túsund tons er kravið fimmoghálvfjerðs túsund tons ella fimmogfýrs hetta er meira enn tá duplt av hvat verandi goymslur rúma grønaorkuskifti gongur ikki so skjótt sum ætlað men væntandi verða tríggjar vindmyllundir settar upp komandi ár og í tvey túsund og trýogtjúgu og fara hesar at framleiða streym sum svarar til eina sparing í oljunýtsluni upp á fimtan túsund tons inntil fyri hálvar øld síðani vórðu oljuprísirnir støður men so fingu vit fyrstu oljukreppuna á heystið í trýoghálvfjerðs tá prísurin fleirifaldaðist og síðani hava vit fleiri ferðir upplivað stórar og knappligar hækkingar sum tó ikki eru varandi fekk ikki stundir til meira í hesum umfarinum takk fyri
takk fyri særd onnur tingfólk fyrst brandur sandoy ger so væl ja takk fyri
frú forkvina hetta er ein øgilig intersant spurningur tí vit sum lesa útlendskar miðlar dagliga vit vit síggja at tað vður rópabaró niðri á meginlandinum har summmillum annað elprísirnirkanska fimm faldast í hesum døgum mann hevur europa viljað sloppið burtur frá tí teimum fosiluorkukeldunum og farin yvir til til vindorku og annað og so hevur mann eisini gjørt sær nógv meiri avhag av russiskari russiskum gassi fyri í royndini at blíva blíva grønr men nú betíðir tað bara tað at europearar eru bangnir fyri at tað verður lukkað fyri gassinum og teir standa kaldir í í løpi á vetrinum at díggja kuldar so mann skal hugsa at sega eit lítiðsindur um hvussu hvussu mann fer á tí grønu grønu orkuleiðini og og tað er bara gott at mann tekur hetta málið í álvara og at bjarni hammer tekur hetta málið upp takk fyrija
og so er tað bjarni hammer júsfæl
ja takkyhra formaður ja takk fyri ein kunnandi svar um hvat føroyar kunna rúma og ikki tað er gott at vita men sum braandersanda vísti á so rópar londini rutan um okum vóruskóð tað verður ein kaldur vetur sigur mann báði danmarsk og tað ví í í í onglandi millum annað og aðrastaðni og av tí at føroyar eru eitt so lítið land sum okur eru og ikki hava tann størsta framleiðsln av bara vanligum vørum so kann tað koma á ávirkun neiliga men tað vóni eg sjálvandi ikki tí at tað eru øgiliga stórar broytingar eg hugdi akkurát nú át prísinum gott nom eta gass tað er farið ubara upá eitt ár frá tí blegsta prísinum inaferð tíggju ár til tann hægsta prísin ínafr tíggjuár upp á eitt ár og tí fara tey flyta tey yvir til aðra orkuframleiðslu øgiliga gott at hoyra kemur gongd vónandi verður tað heilt heilt skjótt og grundiligur nevniliga eisini tað at formenninir í í í magn og og f u hava hækkað prísirna fleiri ferðnar í ár altso fleiri fer innan fyri stutta tíð og tey siga at tær fara nokk aftur at hækka hann kanska longu í hesum her árinum aftur tað skal ikki so nógv til tá ið okur vita av at tað vanliga húsarhaldið situr veruliga tungt í tí í føroyum at tað kann blíva kanska enn ov tingri enn gott el og ikki snakka um vinnuna altso okur okur liva að fiskivinnuni sum brúkar eina ómindiliga nógva orku á sjónum og at tað er ein øgiliga stórur partur av kostnaðinum at framleiða at fara út at veiða fisk í dag nú likur snakka um uppsjóvarfiskun sum eru ringur at finna tað er ein øgiliga ngur øgiliga tungur postur er er oljuer oljunýtslan og olju umkostnaðurin tí er tað gott at at landsstýrismaðurin hann er inni á tingunum eina olju tilbúgving men tað er at hugsa eina langsiktaða tilbúgvingarætlan um visu hesi tingini henda hvussu leingi kunnu okur royna at byrgja fyri at prísur at gerandisvørðin oljuprísur og orkuprísur ikki fara alt for høgt upp tí okur vita av hvussu tungt nógvar føroyingar sita í tí og eitt afturat rentan í europa er longu hækka rímiliga nógv hálvt prosent er komin up til týskland og danskar snakka um at rentan fór a hæekkað hjá innistannar lánum og hendir tað í føroyum skal ikki nógv til at tað verður minni gott fyri føroyska húsarhaldið men tað
er ikki og tað er gott at hoyra at landsstýrismannin hevur øllum fokus á tað ja so er tað landsstýrismaður magnus hjálpum so ein ger so væl
takk fyri harra formaður ja prísirnir eru farnir rættiliga nógv upp og spurningurin er so um talan hesaferð er bara um eitt upplop ella ikki og tað vita vit ikki orsøkirnar eru nógvar av prísirni farin upp kom við nítjan kaldu vetur heitt summar teir økt elnýtsla til airecondission altso alt alt ávirkar minni vindur og regn tað ávirkar elframleiðslur og varandi orkukeldum spent viðurskiftir millum kina australia russar týskarar sum ikki kunnu semjast um norðstrim gassleiðing altso tað er so øgiliga nógv sum ávirkar hetta her sum vit onga ávirkan á hava á hetta verður serliga ávirka prísirna á túrgassi ja ferð prísurin longri upp so fara nøkur lond í ope væntandi at framleiða meira og tá er tað ikki tráð við mann kan siga veðurlagspolitikk osuvíðari ha og og framleiða tei meira so er tað tí at mann ætlar at fáa prísin niður skal landið keypa olju og bensin er neyðugt at hava hava ella róða í goymslum men hesar hava vit ikki altso vit hava bara sum sum eg nevndi at byrja við goymslu til ein mánað so er tað tað at spyrjarin spyr hvat hvat landsstýrismaðurin heldur um hendan her hækkandi oljuprísuin ja hvat heldur landsstýrismaðurin um hetta her landsstýrismaðurin heldur at hetta her er sera óheppið fyri øgiliga nógv viðurskiftir í føroyum men spurningurn er meira hvat kann landstýrismaðurin gera við hetta her tað haldi eg hevði verið tann kanska meira áhugaverdi spurningurin og og hetta her er eitt eitt øgiliga stórt mál altso vit vita gott tað at vistuvit taka sev og kanska tey stóru reiðaríini so so heggja tey olju altso tey tey binda kontrakta fyri ein fastan prís ha men men altso vt vit hava altso vit hava ikki akkurát hasar møguleikarnar so vit mugu bara vóna tað at hetta er eitt upplogp men vit vita ikki men hetta er ein virkuliga stór avbjóðing sum eg ikki hava nakar boða upp á hvussu vit loysa men tað er hvussu er gott at mann setir fokus á hetta her soleiðisnar at vit kunnu hugsa eftir ígjøgnum hvat hvat kunnu vit gera takk fyri
ja takk so er tað bjarni hammer ger so væl
ja takk fyrtakfyr hera formaður tað er nemja tað sum landsmaðurin inni tað er ringt hvat kunnu okur gera altso okur kunna faktiskt gera øgiliga nógv sum land sum okur vilja íøllum førðum í føroyum og hvat hendir í russlandi hvat hendir í kina hava okur sjávandi ikki ávirkan á ella lat okkum siga øgiliga lítla ávirkan á men tað sum eg meini at føra til at mann má royna øllum før m t hava fokus á so at tað ikki blívur nógv dýrari at búgva í føroyum enn tað er í dag og tað er tað sum landsstýrismaðurin kanska kann fáa onkrasaðna fólkum og kanska seg sjálvandi eisini hugsa at mann roynir at fyribyrgja at tá ið tað hendi nøkur ting rundan um okum at ávirkanin ikki blívur so øgiliga stór hjá okum í føroyum og hvat kann mann gera ja tað er sikkurt nógv boð upp á tað ella ikki men øllum førum eigur mann at royna at fáa eina langsiktaða tilbúgvingar ætlan sum ger at tað ikki blívur mann kan siga óliviligt at liva sum føroyingar í føroyum tað er bara tað at tað er tað sum eg royni at seta fokus á tað hendir nøkur ting um okum hvussu kunna føroyingar langsigtaverja okum best tí beint her og nú er ikki ordiligat nøkur langsygda ætlan men túkur hava havt tað kanska so gott at mann kanska ikki hugsar um tað tað er eisini vælskiljandi men tað hevði kanska verið vert at onkur arbeiddi síðuloypandi við at gjørt eina langnsígda filbøkaraætlan so at tað ikki bara var eitt øgiligt upplop sum gjørdi tað bleiv øgiliga tungt at vera føroyingar í føroyum tað haldi eg eingin vil hvørki her ella nakað aðrastaðnis men takk fyri svar og takk fyri øllum førum at væl vilja til at hygja upá tingini takkfyr ha formaður
ja so var hesin spurningurin avgreiddur vit fara til næsta spurning og hann er eisini til magnus rasmussen og tað er hervør pálsdóttir sum fer at spyrja og tað er viðvíkjandi veðurlagspolitikki gerst væl
takk fyri harra formaður ja tað ein spurningur tilmagnus rasmussen landsstýrismann umveðurlagspolitikk s kanska tað er eit sindur uppfylgjandi kanska til tær spurningarnir sum ingilín didiksen strøm setti eisini um veðurlagspolitikkin fyrií áðni útlatið hjá føroyum at vakstrarsgassin er vaksið munandi seinastu árini øll heimsins lond skulu minka sítt útlát skulu vit minka um veðurlagsbroytingarnar ella avleiðingarnar av veðurlagsbroytingunum og tað merkja at vit eisini í føroyum skulu gera okkara til samgongan hon hevur sitið í tvey ár og enn mangla vit at síggja hvørjar ætlanir samgongan hevur fyri atminka um útlátið og tað er eisini gingni upp móti trý hundrað dagar síðan veðurlagspolitikkur føroya gekk út og enn er eingin nýggur samtyktir spurningar sum eg seti er hvørji uppskotfyri at minka um útlátið hjá føroyum kunn við vænta at landsstýrismaðurin fr leggur fyri løgtingið og nær og ætlar landsstýrismaðurin at bjóða øllum politisku flokkunum við í arbeiði so ein breið semja kann finnast íat fáast í hesum málinum og har til kann eg so siga at atveðurlagspolitikkurin uppskotið til samtyktar er eitt tað er ikki komið enn men í tí arbeiðinum sum er gjørt so er tð eisini komið nøkur átøk sum skulu fremjast fyri at minka okurt útlát og har hevur tað verið nokk so ógreitt hvørji mál samgongan vil leggja fram av teimum og tí vil kanska hoyra um landstýrismaðurin fingið greið á tí nú tað hevð hann ikki seinasta setn fyripurg um tað og um landsstýrismaðurin ætlarat bjóða flokkurin við ikki bara bjóða sandsinun við á fund men vil samgongan gera ein innsats fyri at broyta eisini summi ting soleiðis at andstøðan kann taka undir við veðurlagspolitikkinum takk fyri
ja so er tað landsstýrismaðurin ger so væl
ja takk fyri harra formaður ja takk fyri spurningin veðurlagspolitikkur hvørji uppskot fer at minka um útlátið hjá føroyum kunnu vit vænta at landsstýrismaðurin leggur fyri løgtingi og nær tað er soleiðisnar sum sum eg havi sagt fyri í dag at vit eru í einari tilgongd og tað er øllum kent at tað var ein embadsmannabólkur sum kom við fimmogtjúgu átøkum og tað betýðir ikki tað at tað skuldu akkurát vera fimmogtjúgu tað kann gott vera a tað kundu vera fleiri tað tað hevði faktskt undrað meg vissi ikki okkurt kom afturat og tí vil eg sjálvandi eisini tá ið mann fer til andstøðuflokkarnar tí tað er næsti spurningur um mann vil bjóða øllum flokkum við fara hava tit okkurt annað hugskot ella kunnu tit koma við góðum ráðum og so er tað tað sum eisini verður spurt altso hvussu hvussu langt vil samgongan fara fyri at fáa til dømis tjóðveldi við ella eg veit iki um tær alla andstøðuna men tað er so ein samráðing sum skal til so tað skulu eg nokk finna útav og og málið er at mann finnur eina semju um veðurlagspolitikkin og tíðin kemur at at vísa um um mann kemur á máli við tí so so málið er í í prosess og og tað hevur sagt fyrri at tað kundi verið gingið skjótari men veruleikin er bara tann at vit í samgonguni fundast í løtuni og tað verður skjótt so verður andstøðan bjóðað til fundar og enn einaferð kann eg siga at tað v áðrenn uppskotið kemur í løgtingið hetta er áðrenn tað vit fara at royna at vitkunnu finna eina semju takk fyri
ja so er tað onnur sum kunnu fáaorðið fyrst er tað høgni heitavja
formæðr heta var ein góður fyrispurnig hjá hervur posdóttir og landsstýrsmaðurin haldi eg fari ikki skeivur at siga tað hevur solel siga gjørt tað til sítt aðalmál at hann skal vera stæra semjusøkjara í einari samgongu og ikki fingu út í kortið sjálvur eg vil siga at tað er skilagott tá tað snýr seg um vanliga fyrisiting men ikki tá mann kal hava politiskt mál framd so eg fari at bara at spyrja landsverk han heldur um tað hugskotið sum er nú her bleiv vikgja út og sum hervur postót var inni á hvat við at bjóða øllum flokkunum inn tí tá fær hann eisini trýst tær mest afturhaldssinnaðu kreftirnar í síni egnu samgongu til at flyta seg ist han fiskar vera samdur við fólkaflokkin sum einki bilar hesum økinum so fær hann inki ígjøgnum men fandstuflokkarnir við sum hava sum hava stórar ætlanir so fær hn eisini trýst sín egnu samgongu víðari so tað er bara ein vinarliga áheitan og spyrja hvat landsmaðurin heldur um eina slíka arbeiðsætlan
johannes joensen takk fyri formaður ja
ja eg halda er skilagott at landstýrsmaðurin nú roynir at og tað evurmann eisini roynt finn fyrr at finna breiðar semjur um um veðurlagspolitikkin tí at hetta her rakar okkum øll so elda so í framtíðini og fyrr hevr tað verið soleiðis at mann hevur havt at tað verið partar sum hava verið fyri og summi hava ignorerað avbjóðingina men nú síggia øll tað ata er ein veruliga avbjóðing fyri okkum øll og tí eiga vit at finna felagsstev alt løgtingið og gera nøkur átur fremja dey í verki og ikki bara tosa men handla takk fyri
ja um so er tað sirið stemberg
takk fyri hara formaður ja eg haldi eisinihettaer ein góður spurningur tað er jú gjørt eitt fakligt tilmæli um hvørji átøk mann metur skula til fyri at okur kunna náa á okra málum og spurningur er bara hvørja semju mann kann fáa um tey ymisku átøkini og inn til víðari so eri g eingi mál komin í tingi sum skula minka um útlá tí tað er verið eitt uppskot etther við hybridbilinum sum mann metti frá fakliga síðu ikki var var eitt uppskot rætta vegin og tí er spurningurin eisini um altso hvørji konkret uppskot ætlan landsstýrismaðurin skula koma tí at tíðin gongur og eta ætlanim at kalla flokkarnar inn nokk so skjótt til ein fund soleiðis at mann kann fáa semju um at fáa gjørd nøkur uppskot sum kunna koma niðan soleiðis at arbeiðið kann kann halda fram takk fyri
henrik gold
ja harra formaður nú hava okur flytt ein part av av produktiónin av fiski heim til føroyar sum mann fyrr í landaði í í í teimum nærmastu londuni er rundanum so so tað er ein spurningur um hvussu mann roknar tað út eg hava oftani at spegulera yvir hvussu mann kom hvussu kemur mann fram til at at tað veksur bara meðan talið av skipinum minkar eg var við til at gera eina olafonsemju gjørdi eina uppbyggingarlóg eina fyri tíðini tað tað tað sigur seg sjálvt at tað er leing síðan tað eina túrrini fóru hálvfjerðs skip út og tað næsta túrrinin fóru nøkur sjúkuskipi út og allíkavar vaks útlátið so tað er eitt sindur ringt at at at skilja hvussu mann roknar út altso vvissu allir russarar sum bunkrar verða roknaðir til føroyskt skip sum sitra seg sjálvt so kom okur aldrin á mál

takk fyri ja altso higartil eru gjørd tvey átøk tá eina er at geva at seta samgongu tá eina er at geva hybridbilinum afturberingarskipan og tað fer so nógv at útseta tað mann fær eina grøna bilparku náms nógv ár og hitt er faktiskt tað at mann hevur knýtt loyvini aftur av stálinum í fiskivinnuni tað er eftir míni bestu sannføri so ger tað at reiðirnir ikki fáa fiskað mest effektivt og og við minst møguligum útláti so eg haldi tað gongur skeivan vegin beint í løtuni men eg vóni at landsstýrismaðurin fer at kalla flokkarnar saman so sum hann fær viðgjørt nøkur øgiliga ítøkiliga uppskot sum kunnu flyta okkum frameftir tí vit eru absolutt reiðar at gera tað eisini okkurt sum kanska er avbjóðandi fyri politisku flokkarnar at gera men vit gera tað tí vit vita teg rætt í longdini fyri okkara eftirkomma at gera tað takk fyri
ja so er tað spyrjarin sum fær orð aftur hervør pálsdóttir gjørt væl
takk fyri ka n takka landsstýrismanninum fyri svarini eg haldi attað er greitt at tað tað er stóran týdning at vissi vit skula hav eina breiða semju um veðurlagspolitikkin og veðurlagsátøkini smáu allir flokkar sum blíva partur av semjuni eiga onkran ognarlut í uppskotinum og í átøkunum og tað sum vit hava upplivað higartil við veðurlagsarbeiðinum síðan henda samgongan kom til so er tað at tað lá eitt stórt álitklárt á veðurlagspolitikkur fyri júgutjúgu til tjúgutretivu við minst fimmogfjøruti prosent reduktión á landi tað valdi mann athyggja burtur frá at gera eitt nýtt arbeiði tað tók so eitt eitt hálvt ár o so er tað blíivun sagt tð at einki uppskot láklárt tá ið henda samgongan tók við tað er partvíst rættíð g kanska einki uppskot til samtyktar einki tekstur lá klárur tað er hóast alt tað lættasta arbeiði fað er at orða uppskotið til samtyktar tað er altíð fyrireikaðhenda arbeiði sum er tað verri tað at gera átøkini at blíva samdur um átøkini at orða uppskoti ti samtyktar har mann blíva samdur um hvørji hvat málsetningur eri so víðari tað eigur ikki atverða tað ringasta so haldi eg mann mann snakkar kanska eitt sindur leyst um um tað arbeiðiðsum bleiv gjørt við sum sigur stemberg gjørdi við veðurlagspolitikkinum álit til veðurlagspolitikk men tað sum it hava upplivað higartil er at vit eru blivin boðin á en fund vyð t um boðin á tríggjar fundir og vit hava onga ávirkan á havt á tað sum stendur í upskot til samtyktar vit hava onga ávirkan á havt á hvørjir átøk skuldu fremjast um at vit mann vildi statvekk í vár hava andstøðuflokkarnar at leggja navn til eitt uppskot sum vit onga ávirkan høvdu havt á tað haldi eg at halda andstðuflokkarnar fyri gjøldur og tí vóni eg at nýggi landsstýrismaðurin fer at taka andstøðuflokkarnir í størri álvara og taka okkum inn har sum avgerinir varð tiknar so isat vit eisini kunnu eiga ein ognarlut í politikkinum sum skal føra seg komandi árini takk fyri
ja so er tað landsstýrismaðurin magnus rasmussen ger so væl
takk fyri harra formaður tað var hennrikold sum var inni á hesum er við skipinum tað var so nógv skip fyrr og og tað er færri nú og allíkavæl so so veit mann ikki ordiliga at taðer akkrát um oljunýtslan veksur ella siga tvey útlátur og eg eg hevði g sæst faktiskt við veruleikanum í tí sama tankanum og fekk tað so útgreinað tí vit vita ataðat vitð nógv fremmand skip sum eisini bunkur í føroyum men í veruleikanum yvir tey seinastu tíggjuog fimtan árini hevur tað verið hevur tað verið púra stabilt faktiskt tað er ikki vaksið frá tí føroyska flotan tað er ikki vaksið vøksturin hevur verið tey útlendsku so tað her verið rættiliga stabilt við tí føroyska flotanum tá i tað kemur til skip høgni hoydal líkasumsegði hetta her um at samgongu og andstøða bara øll saman setti seg altso tað er ikki nevnt altso tað verður sagt at tit í samgonguni mugu vita at fiska tit vilja soleiðinir var tað áðrenn summarferðina og tað er tí eg havi líkasum tikið tann háttin upp at nú mugu vit í samgonguni vita lat okkum og so fær mann til andstøðuna og tá betýði tag ikki tað at at mann ikki kann flyta nakað tí eg evi gevi hervur possetir púra rætt í at tað er eingin semja vist i ikki mann følir ognarlut í sjálvandi má tað vera tað og tað er tað sum endamálið verður og so fáa tit at síggja hvussu langt tað røkkur og tað síðsta tað var tað at siri stenberg spurdi um nøkur konkret uppskot eg síggi fyri mær at tá ið mann fer at tosa um veðurlagspolitikkin so má mann knýta upp í eitt ella annað sum er ítøkiligt altso annar annars gevur tað jú ikki ikki ordiliga meining haldi eg takk fyrija
um so er tað seinasta umfarið harvør pálsøttur fær orðið ger so væl
takk fyri teg tú kom bæði henni gold og landsstýrismaðurin áhetti við útlendskum bunkringum í føroyumnær er tað so eitt stigmæli til at mann tekur útlendskar bunkringar við í sínum nationala roknskap fyri co2 tí at annars blívur tað ein massi sum bara liggur onkursæn og eingin tekur hann við at men men í álitini frá arbeiðsbólkinum og uppskotum sum fyri liggur beint nú so er mann valt at hvørki taka útlendskar bunkringar í føroyum við heldur ikki føroyskar bunkringar uttanlands við tá skal vit taka hvørki við og so selur mann bara við tí sum hendir í føroyum mann vil ikki at taka atlantic airways sum bunkrar uttanlands við so víðari við heldur sum eina sum frásøtur fleiri økjum sum vit eiga egentliga at hava ábyrgd av men eg haldi hvussu er at vit mugu staðfesta at ella gjørt um greittar frá í dag skal útløgiførarin ikki vaksa longur so skal tað í minsta lagi standa í stað og so skal tað minka vit mugu taka við tí ábyrgdini sum vit hava fingið á førafólki at minka okkara álit vit sita her umboðandi fyri fólk og ikki minst komandi aftarlið og tey sum ikki hava møguleika at velja fólkaføra løgting sum ikki hava møguleika at vera við har sum avkennarvertiknar og sum kanska heldur ikki ordiliga vera lurtað eftir vit hava eina ábyrgd yvir fyri teimum at tey fáa eitt samfelag og eina klóti í betri standi enn hana sum vit fingu takk fyri
ja so var hesin spurningurin svaraður og avgreiddur við vóru so liðug við spurningarnar til magnus rasmussen hansardsmann og nú verður kemur spurningur til løgmann og tann spurningur er frá bjørt samuelsen og hann er viðvíkjandi innlit í fyrisitingini í sambandi við tilmæli um útlutan av kvotum bjørt samuelsen fær orðið gerst væl
hesin spurningur verður í settur í samband við tað almikla rokið sum verið hevur hesi ferð í samband við útluting av kvotum til ja hesar so kalla menningarkvoturnar sum sum henda samgongan kallar fyri kvotur til ja eg miniki hussusær eitur royndir ella okkur sovðert kvotur til vinnuliga roynd ár verkætlanir spurningar ljóðar so kann løgmaður greiða frá um eitt tilmæli frá umsitingini til ein landsstýrismann eftir lógini um alment innlit framhaldandi hevur støðu sum at innanhýsis arbeiðsskjal tá ið tilmæli er latið landsstýrismanninum og tvey hevur løgmaður á lit á landsstýrismaðurin í fiskiminnumálinm hevur umsitið á lóglig an á fullgóðan hátt í sambandi við handfaringina umsókn um innlit í máli málini um kvotur til vinnuligar royndir og verkætlanir og til skipað keyp sum landsstýrismaðurin játtaði herfyri orsøkin til at hesin spurningur er sett til løgmann tað er at hann jú hevurið eftirlit við skal hava eftirlit við at landsstýrisfólk umsita sítt málsøki rætt og væl og fullgóðan hátt og hann hevur eisinihann hevur eisini ábyrgd av lógini um alment innlit og tað sum í veruleikanum kundi hugsað mær at spurtløgmann beinleiðistað er um um hann ikki heldur at fiskimálaráðið um so er at hann heldur hetta framvegis er eitt innanhýsarbeiðsal man so ikki heldur at at fiskimállaráðið átti at gevuð meira innlit tí andin í lógini um alment innlit lógini um innlit í fyrisitingina somleiðis andin í teirri lógini er jú púra greitt at mann alla tíðina gevur so nógv innlit sum mann yvirhøvur kann altso at mann ongantíð roynir at halda upplýsingum aftur vist ikki ein heilt serlig orsøk til tað og sum eg skriva í viðmerkingunum visti mann gevur innlit í hetta slagið av umsóknum ella nú skuldi tað so vera innlit í tilmæli frá umsitingini so skuldi umsitin sjálvandi strika út við kvat mar upplýsingar um hesi her feløgini sum havða søgt men at givið undlit í grundgevingarnam hjá umsitingini tað haldi eg veruliga at mann átti at gjørt og eg hopi at løgmaður kann svara upp á tað eisini takk fyri
ja so fær løgmaður orðið ger so væl
ja takk harra for maður tað er soleiðis at vit hava eina innlitslóg og tá tað umræður tilmæli frá umsitingini til ein landsstýrismann so eru vit í innlitslógini grein sjey har tað verður sagt at rætturin til skjalinnlit fevnir ikki um innanhýsis arbeiðsskjøl innanhýtis arbeiðskjøl eru millum annað at roknað sum skjøl sum verða gjørd av einum myndugleika til egna nýtslu ítøkiliga málunum er tað eitt tilmæli sum er gjørt til landsstýrismannin um hvør niðurstøðan eigur at vera og tað hevst tí ikki rættakrav upp á innlit í hetta málið meirinnlit kann veitast sambært grein fýra stykki eitt men í slíkum føri skal vanliga fyriliggja onkur grund at víkja frá vanligu innlits reglunum fyri at fyrisikingin skal kunna virka optimalt er neyðugt at eitt fríst samskifti er millum landsstýrismannin og fyrisitingina har ikki alt kemur út til almenningin verið tilfar sum fram kemur í hesum sambandi ikki hildið innanhesis kann hetta frameftir koma á tyngja fyrisitingina men tá i hetta er sagt hevur tað stóran týdning at leggja dent á at vit hava eftirlitsmyndugleikar sum landsstýrismálanevndina í løgtinginum og løgtingsins umboðsmann sum kunna fáa innlit í øll skjøl hóast almenningurin ikki fær tað hetta merkir at eftirlitið hevur allar fortreytir fyri at virka ikki eg skal hugleiði eitt sindur víðari út frá tí sum spyrjarin bjørt samuelsen var inni á so kann eg siga at tað er eitt undantak í innlitslógini í grein ellivu at um veruligar umstøður eru sum er av stórum týdningi fyri máli sum einans framgang av innanhýsis arbeiðsskjølunum so skal innlit latast kortini og har verður eg í hesum málinum verður so ikki mett at nakað ítøkiligt kemur fram í tí skjalatilfarinum sum er sum er grundarlag fyri ella sum ikki kemur fram annars í skjølunum sum skuldu givið grundarlag fyri at givið alment innlit í hetta máliðtakk harra formaður
ja takk so er tað onnur sum kunnu forðið fyrst er tað beinta løgu jacobsen gerso væl
takk fyri at formaður verið eg hugsa at spyrja løgmann um hann hevur sæð hesi her í skjøluni sum innlitið ikki verður latið í tí løgmarkar hevur sjálvandi eisini hava eftirlit við landsstýrisfólkunum so eg hugsa at spyrja løgmann um hann sjálvur hevur sæð hesi her í skjøluni sum innlitið ikki verður latið í takk fyri
vønni hoydal
ja harra formaður tað undrar meg at løgmaður vísar til innlitslógina eg havi giti at hann meinar fyritíkarlógina tí at vit vita eisini at umsøkjarar sum eru blivnin brakaðir hava heldur ikki fingið partinnlit í sítt í viðgerðini av sínum egna máli tað meini eg er er eri eg upplagt men tan stóra spurnini er hví verður ikki innlit latið í grundgevingarnar fyri at ein landsstýrismaður hevur almenn svarað at hann hevu gingið ímóti tilmælini frá síni egnu umsiting og flutt virðir fyri sjeyogfýrs milliónur krónur árliga frá nøkrum privatum fyritøkum til aðrar privata fyritøkur og hann sigur k hav havt nakar serliga grundgevingar tað má hava týdning fyri veruligu umstøðurnar á málinum so eg fari bara at mæla løgmanni til at fara inn í eila kampin ú tí hetta her sum gongur fyri seg nú kann hann á ongan hátt forsvara hví gevur mann ikki innlit hvør er orsøkin kann hann bara greiða stutt frá tí
so er tað ruttvang fyri hvønn er tað ja eg komi
kundu vt fer leing hasum her spurninginum hugsa mær at spurt løgmann altso nú hava vit í miðlunum hoyrt at tingfólk tosa um puðður av líkasum av rættindum um um tað er soleiðis at mann í samgonguni hevur avtalað ð millum sín at tað skulu píðligur til flokkarnir í samgonguni ella hvat er hetta fyri puðligur ið tingfólk tosa um tá ið mann snakkar um um rættindir sum landsstýrismaðurin hevur tillutað takk fyri
so er tað helgi abramsen
harra formaður ja tað skalikkivera økur loyna at eg eri sjálvir tilhangari av hsum nógvum innlitum sum møguligt vit umsita virðir sum borgararnir í samfelagnum eiga og tí haldi borgararnir so nógv sum til ber eiga at fáa t vita hví mann ger s man ger vit kunnu ikki deila rættindrað fiska til øll summi kunnu summi kunnu ikki og so má borgarn vita hví kann hasin og hví kann hini ikki fáa loyvi hinvegin so er tað sjávandi øgiliga ringt at at viðgera eitt eitt ávíst ítøkiligt mál tí at tað kann gott vera onkur frágreiðing sum ger tað at man ikki gevur innlit sum vit onnur ikki vita um men eg haldi at vit høvdu sloppið undan nógvum illgitingum av øllum møguligum slag vis vit góðum meira innlit og tí haldi eg so vítt møguligt eigur mann ikkifa innilit takk fyri
ja so er tað bjørt samuelsen sum fær orðið aftur ger so væl
takk fyri fari byrja við at takka løgmann fyri svarið hann sjávandi brúkt nógva tíð upp á hvat lógin um innlit og fyrisitingina lógin um alment innlit sum við populerkallanina sigur og eg fari tí t endurtaka eg fari at spyrja løgmannin fer afturat um um hann heldur at fiskimálaráðið átti havt givið innlit ella meira innlit og so sjálvandi strika allar pkvamarupplýsingar vist tað kundi verið okkurt sum sum ikki eigur at verða alment tað sum blívur so ómetaliga óheppi ísm málinum tað er at tað eru fleiri løgfrøðingar sum hava verið úti í almeningini og undrast á at mann ikki bara hevur givið innlit í tí landsstýrismaðurin hevur jú fleiri ferðir sagt at hann hevur hann hevur tikið avgerð eftir sakligum kriterium og so verð hann nevnt nøkur kriteriu sum ikki hava ljóðað sum um tey vóru tey somu sum hansara umsiting hevur valt at raðfesta eftir hann nevndi til dømis royndir við at reka skip var eitt og hitt var fíggjarstøðan í felagnum og tað ljóðaðis sum tað var nakar landsstýrismaður var komin tankar um aftan hann hevði fingið eitt tilmæli frá umsitingini og eg meini at tá tað hanga so nógvr ósvaraði spurningar í luftini so átti mann at havt áhuga í at fingið so nógv sum gjørligt fram fyri at nettupp at kunna undirbygt í hvønn mun hesar avgerðirnar sum tiknar eru eru sakuligari eg vil gjarna undirstrika at eg fari ikki at leggja nakran undir nakað ólógligt men eg siti eftir við einari sovorðnari kenslu av ati her hevur mann landsýrismaðun tað ljóðaði faktiskt fyrstu í kringvarpinum sum hann hevði bara vitjað frá í einum føri og knappliga kom tað fram at tað var í trimum út á fimm hann hevði tikið avgerð av sínum egna høvdi og tá eg mann faktiskt eina støðu hvar landsstýrismaðurin sjálvur situr og tekun næstan all avgerðirnar og so líka vil eg undirstrika tá ið løgmaður í sjónvarpinum vísti á at mann hevði eisini býtt út í undir undanfarnum samgongum og menningarkvonar vístu eina undanfarna samgongu tað var ein nevnd sum var sett har sótu seks fólk í trý tríggir limir tríggir varalimir og avgerðirnar vóru púra almennar altso tilmælini um hvørv fekk og hvør ikki fekk var púra alment alt so tað er ein øgiliga øgiliga stórir prinsipiellur munur her takk fyri
hesa er tað løgmaður ger so væl
ja takk harra formaður tað er altso mann kann vera ósamdur í avgerðin sumverða tiknar men tað sum er týdning fyri meg er at tær avgjørdinar tiknar eru tiknar á sakligum grundarlagi og tá mann so snakkar um innlit sum spurningurin snýr seg um nú beginnir taðfara eitt sindur av sporðnum ømen men eg kann fara itt sindur inn á tað eisini men tá tað snýr seg um innlit so er tað soleiðis í inlitslógini at mann hevur sett inn at interntsamskifti í einum ráði er ikki alment innlit í orsøkirnar til tær eru at tú skalt kunna samskifta frítt inni í einum ráði inntil avgerðin verður tikin tá so avgerðin er tikin tá er alment innlit í avgerðina tðtað er soleiðis at alment fyrisiging riggar og tá fyri at koma eitt sindur inn á hvat landsstýrismaðurinheur gjørt í hesum málinum so er tað soleiðis at hann fær eitt tilmæli internt í ráðnum um hvør er egnaður ella hvør er skikkaður at fáa eftir umsóknum at fáa tær kvoturnar sum einaferð skulu deilast út og tað er bara soleiðisnar at tað vóru gott hálvtrýss umsóknir so komu nakrar innstillingar og visti hann skuldi geva til allar teir sum vóða innstillaðar so var trupulleikin tann at so fingu allir ella øll for lítið og einki prosjekt bar seg tí var tað uppgávan hjá landsstýrismannim at taka støðu til hvør av hesum innstillaðum skuldi fáa og tað tók hann sær so rættin til sum hann hevur fullan rætt til sambært lógini at hann tók eina avgerð út frá tí sum hann helt var røtt kriteriu at taka avgerðina út frá og tað hevur hann eftir mínum tykki fulla heimild til sambært lógini sum er samtykt her á føroya løgtingi tá tað aftur kemur til innlitið so verður herstað at sagt at tað gevur ikki partsinnlit og so víðari avgerðin verður tikin hon verður skrivað út alment at hesi og hasi fáa út frá nøkrum givnum kriterium og tað er tað sum mann kann man siga fær innlit í tað sum er hent interneturáðnum hevur mann sambært innlitslógini ikki rætt til at fáa um eg so meini mann kundi havt fingið innlit í tað fyri at fyri at kyrra u so víðari har er eg siga har hava vit stovnarnar vit hava skipan at halda okkum til landsstýrismálanevndina í løgtinginum og løgtings umboðsmann og mann vil kann mann kæra tann vegin so fær mann innlit ella fáa teir eftirisstovnarar innlit í øll skjøl í málinum eisini tey innanhýtisskjølini sum eru málið takk harar formaði
ja soíðani er tað seinasta umfar hesum spurninginum og tað er bjørt samelsensum fær orðið
takk fyri nú er tað soleiðis at løgmaður hevur eisini eina eftirløgskild og tí fari eg at spyrja hann um hann hevur verið inni og hugt eftir um hesar avgerðirnar eru tiknar á saklinum grundarlagi sambært fyrislingarlóginum soleiðis ein lóg sum løgmaður sovndi eigur at kenna út og inn og hevur løgmaður gjørt tað og grundin til at eg spyrji løgmann tað er tí at tað er so nógv ivamál út í alningin og tá ið væl skøddir løgfrøðingar ikki bara ein men fleiri hava verið út í alningin og sagt at tey skilja ikki at mann ikki hevur innlit tann eini segði hann tá at vitkomandi mettu at mann átti at fáa innlit tá ið tað var eitt tilmæli tá var tað ikki longri innanhývvis arbeiðsskjal men tað skil ikki skilja okkum men vit løgmaður vil hava trygd fyri at hetta er umsitur rætt so má hann fara inn og hýggjubøtt og tí spyrji løgmann hevur hann verið inni kann hann standa her og siga hann hevur longu sagt at her er alt rætt framfarið torir hann veruliga at leggja dent á tað merkir tað so at hann hevur verið inni og hugt eftir eftir hvør so sigur hann tað skal vera sakliga grundgevingar sambært fyrisingarlógum tað segði løgmaður sjálvur og tá ið landsstýrismaðurin í veruleikanum vrakar tríggjar av fimm sum eru tilmælt eftir einum saklum tilmæli frá umsitingini so er øll orsøk til at mann fer inn og kannar hetta væl og tí hevur mann spurning til løgma hevur hann gjørt tað er løgma er púra sannførdur um at alt er farið rætt fram her eg vil gjarna minna á at mann legði hettar út til eina fakliga nevnd at taka avgerð um tá at tað menniskarkvotur undir undanfarni samgongu og tá hevði mann fekk mann fult innlit í grundgevinga fyri hvør hevði fingið og hvør ikki hevði fingið og tá ið tað sum nú er ein landsstýrismaður sum at tá hevur sagt hann fer at lata sína umsiting taka avgerð og gera tilmæli og hann so broytir tilmæli og tekur frá nøkrum sum hava fingið tilmælt og gevur nøkrum øðrum so er øll orsøk tá løgmaður kannaði tær her hevur løgmaður tryggjað sær at alt er farið rætt fram

ja takk harra formaður nú er tað lagt út sum um at ein innstúkling varð gjørd har fimm skuldu fáa soleiðis var støðan ikki tað var soleiðis at mann peikaði út at tað vóru nakrar skikkaðar umsóknir mann valdu burtu úr teimum einoghálvtrýss søgdu hesar uppfylla kant mann siga kriteriuni men niðurstøðan var so greitt tann at vissi allur skuldu hava sumgu øll for lítið so hank einki prosjekt saman og í lógini um sjófeingið har stendur púra greitt at landsstýrismaðurin skal taka støðu til út frá at verkætlanin fíggjarliga ber seg tað stendur positivt nevnt í lógini tí er tað eitt av høvuðskriteriunum sum landsstýrismaðurin má taka støðuút frá og tað hevur hann eisini gjørt løgmaður hevur ikki verið inni í skjølunum og kannað eftir um umsóknar eru hvør av teimum er best ella ikki tí at tað ger løgmaður ikki hann hevur álit á landsstýrismonnum inntil nakað annað er prógvað og tað er einki komið fram fyri mær í hesum málinum sum sigur at her er nakað óreglusemið farið fram ella landsstýrismaðurin ikki hevur fyrisitið á ein lógligan fullgóðan hátt tað at tað er nógv misnøgd ja tað vil so vera tá tað eru einoghálvtrýss ella hvat tað var umsóknir sum ynsktu at fáa kvotur men mann mátti velja burturúr fyri at tí kvoturni vóruikki sostórar fordeildar út fyri at tey prosjektini sum hann valdi út høvdu nakars mest møguleika at verða framdar í verki og at bera seg fíggjarliga tá mann í undanfarni samgongu tve túsund og átjan hevði møguleikarn ka atma siga at býta rættiliga stóran part ella allar kvoturnar út tí kvoturnar vórðu uppsagdar so gjørdi mann nøkur prosjektir soleisr at ella nakað av útoyðringin fór til teir sum høvdu søgulig rættindir teir fingu sín bróðupart av køkuni fimmogfýrs prosent saman við teimum menningarkvotuni sum deildar út og so verður sagt tar alt var so øgiliga alment og sovíðari men minnist meg afturát tey ta ári tvey túsund og átjan so var sanniliga eisini rumbul um tað sum gekk fyri seg tá og hvussu tær kvoturnar blívu deildar sum mann altíð kann seta spurningin við var tað nú heilt tilvildarligt hvussu tær kvoturnar bleivur deildar ta ferðina akkurát sum tar verður gjørt í hesum umfarinum takk harra formaður
takk fyri so varð hasin spurningurin eisini svaraður og vit koma til tann seytjanda spurningin og hann er til jørgun niclasen landsstýrismann í fíggjarmálum og hann er viðvíkjandi suðuroyarsiglingini og tað er siristenberg sum fer at spyrjagerso væl
takk fyri harra formaður tað er ein spurningur til jørgun niclasen um suðuroyarsiglingina tú verður fleiri ferðir frami í eft her við at mann hevur faktisk ein vaksi maktikt ein positivan trupulleika við tað ta er nógvur farmur og tú verður viðgjørt nakra ferð og spurningarnir tveir er nøkur loysn fingin á farmaflutninginum um suðuroyarfjør og hvør og um ja hvør og metir landsstýrismaðurin á suðuroyasiglingina o nøktandi í mun til tann tørv sum er fyri ferðafólk og farm og tað er sjálvandi gleðiligt at tað er nógv virksemi í suðuroynni sum skapar arbeiði og eisini nógvan øktan farmaflutning tó er tað afturvendandi trupulleikar við at bilar standa eftir á ferðaætlanin er trupul at halda og samanumtikið so haldi eg at mann kann siga at til tíðir er tænastustøði ikki nøktandi eitt er seinkingar eitt annað er at mann ofta vassar úpi í ymiskum vatni og sovíðari og mann særa eisini tað at starvsfólkini tey renna og mann hevur eisini hoyrt at skiparin her verið úti eina ferð fyri einm ári síðani maldiog segði at hann var itt sndur stúrin um trygdina tí at arbeiðstrýstið var høgt landstýrismaðurin hevur fyrr sagt at hann arbeiðir við eini loysn fyri farmaflutningin og tað gjørdi hanni í einum svari til eina grein tveyoghálvtrýss spurningufr einum ári síðan með eg havi so ikki hoyrt nakað aftur um nøkur loysnir funnin ella hvør loysnin er og tí havi eg sett hesar spurningarnar til andslandsstýrismanninum so hann kann greiða okum frá hesum átrokandi máli sum betíðir rættiliga nógv fyri okum sum slappa brúka hesa farleiðina so gott sum dagliga
ja so er tað jørgin niclasen landsstýrismaður ger so væl
harra formaður seinnu árini hevur ferðafólkaflutningurin akfarflutningurin og farmaflutningurin verið alsamt vaksandi og hendan støðan hevur e sjálvandi lagt eitt stórt trýst á smyrðil sum er einasta álitið á suðuroyaleiðini støðan er ikki nóg góð tí besta loysnin hevði verið at mann hevði ein greiðari skylna millum vinnuligan farmaflutning og ferðafólkaflutning arbeitt hevur verið við ymsum loysnum talgild farmaskrásetingarskipan er sett í verk og verður ment stóru vinnuligu aktørarnir bíleggja pláss og talið av sleipum treylarum verður avmarkað til hvønn túr hetta betrar støðuna fundir hava verið við privatu flutningsfeløgini um møguleikan fyri at feløgini kunnu átaka sær at sigla farm til frá suðuroy nakrar ferð um vikuna hugskotið er væl móttikið arbeitt verður við málinum politiskt samdferðslan hevur strandferðslan hevur eisini kannað ymsar aðrar møguleikar til dømis at fáa til vegaeit hóskandi skip sum kann tryggja farmaflutningin á suðuroyar leiðini og tað vildi so verið okkurt sum líkist sandoyarleiðini har hasfjord varð fingin men sum sagt so eru ymsar møguleikar sum verða viðgjørdir í løtuni eisini politiskt og vænta vit ikki at tað tekur langa tíð afturat til vit hava onkra politiska semju um eina loysn á hesin avbjóðingumm
takk fyri so eru tað aðrir tingmenn bjarni hammer ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna jam tað er gott at hoyra at ndsstýrismannin arbeiðir við málinum tað er ikki nakað nýtt at hevur verið ein trupulleiki hjá suðuraleiðini serliga við at fáa fraktina afturog fram sum so aftur hevur ávirkað ferðafólkini og mótsatt kann landsstýrismaðurin so upplýsa fyri løgtinginum um hvat er tað er tað ein líknandi loysn sum í hastfjord ella er tað har sum mann ætlar at gera eina avtalu við privatu fyritøkurnar um at geva teimum eina kompensatión fyri tað ætlan at seta kostarar at koma inn á uðurin til suðurapna eftir farma ella frakt takk fyri frú forkvinatakk
sortað erhard joensen ger so væl
takk fyri forskuna tveir spurningar til landsstýrismann nummar eitt er tað soleiðis at hendan her bíleggingarskipan sum er farin at virka hevur hjálpt upp á fordeilingina av fraktini til og úr suðuroynni og nummar tvey tað er viðvíkjandi teimum loysnum mann arbeiðir við hetta bið at seta ein ein ein ella tveir fraktúrar inn um um vikuna tað soleiðis at tann loysni kann roknast við at vera klár innanfyri eina heilt stutta tíð tað vil siga innanfyri mánar ikki ár men mánar og er tað soleið at tað fyriliggja hagtøl sum vísa um smyrjul við núverandi kapasiteti og tí skipan mann hevur innført við við bílegging er hann upp á núverandi týskpunkt for lítil til tað frakna tá mann tekur ferðafólkatalið við eisini takk fyri
takk so er tað hennikoud ger so væl
ja takk forkvinna eg eri samdur við teimum la teimum sum viðmerkjararir so tað pjøvir seg ikki at snakka so nógv um eg havi eitt ómetaliga lítið mál at at at síggja til í sambandi við suðuroyasiglingina og tað er smyrðil inni í havnini í havn eg mareraði við tí tey sæð tar údi sjálvur og fekk eitt ljós á endan á tinganesi tað stendur at boya har sum mann kann brúka til at meta seg eftir tað er myrkt av v hesatíðina árunum myrta av bakalavukaiini og heilt yvir yvir um alt tinganesi er svart og sum liggur ein boya fyri at skipið ikki skal tað er øgiliga lítið pláss at at mann rer í visti skipið smekkar reyvin í ella tað man rópa fyri aftur endan so endar tað galið að tað tykist bara sum tað er hopleyst at fáa hesa boyina at lýsa kundi landsstýrismaðurin syrt fyri at hon tendraði vist hann lurtaði eftir meg vss

gersvætakk fyri frú forkvinna og takk til landstýrsmannin fyri svari okur sum eru pendlarar okur síggja hvussu hvussu trýstið er økt á sum eru ígjøgnum tey síðstu árini og tað er bæði ferðafólkatalið sum er rættiliga nógv øktnú sjálvandi var korona eitt árini ímillum sum kanska broyttur nakað men tað eru tølini ganga beint uppeftir bæði fyri ferðafólk og fyri farmaflutning og bæði tey tingini eru góð men so er tað hvussu mann fær at skipa tað soleiðis at okur eisini hava eina hóskandi farleið ø tað er gott at tað hjálpir nakað at hava eina bíleggingarskipan men tað sum ofta hevur verið frammi eisini tað er hetta her við at kann mann gera nkað kann mann gera eitt annað við at sigla nakrar farmatúrar um náttina landstýrkmaðuri var eitt sindur inni á tí onkuníð um at nevnt tað at strandferðslan kundi havt møguleika til eventuelta leiðaskip ella privat kundi røkt túrar um náttina og nú tekur landstýrismaðurin heftaher fram við hasfjørð eisini nú verður tað jú skjótt skotið ígjøgnum í sandoynna at hava statvekk brúk fyri skipinum íhóskandi til nakað annað eg kennist settiki ta skipið nú spyrji eg býtt men so má mann kanska finna okkurt sum líkis tíð ø jeg spurdi hendan sama spurningin í fjør eg k fekk faktisk sama svar burtur frá tað at ein bíleggingarskipan er komin at virka í millari tíð so so tað er ikki ordiliga komið nøkur endaligu loysni og hesum her málinum og hetta her við myrkrinum á kaiini sum hendrk old er inni á at tað er trupult at sigla tað er so tað eina men tað er sanniliga eisini trupult at vera vera ferðafólk og bæði um tú er bili ella til gongu serliga tá ið tú myrkt um kvøldarnar á kaini altso ofta havi eg tongt tað at tað er meira heldur forstanda at tað ikki henda ein stór vanlukka tá ið tað stendur har so tú veit túta tað er trupult at vita næstan hvnn veg tún skalt fara tí tað illa at merkta upp so tað kundi mann so gjørt nakað við tað er so nakað annað men okur hava brúk fyri ein nøkur farmatúru tog tað dannar um

hennrikold hevði eitt pikkalítið mál og so hugsaði mær sjálvum at hann vildi hava meg at fáa onkra peru at lýsa í tinganesi tað vórður nokk ein verjamenlat fara eg eg skilji handa spurningin hatta hatta havi eg so ikki hoyrt fyri umhat sar peruna men men egvit mugu fara t at kanna tað e tá tað kemur til hett her við talgildu farmaskrásetingini so tæ serliga stóru vinnufyritøkurnar sum hava tikið undir við henni og tað sum eg fái at vita er at tað hevur hjálpt altso at kunna spreiða farmin yvir fleiri túrar h tí at vist tað var soleiðis at mann kundi spreitt allan farmaflutningin yvir allar túrarnar hjá smyrli so hevði smyrðil nokk verið nóg stórur men soleiðis fungerað tað jú ikki tí tað er farmur má ofta avstað her og nú ella í seinasta lagi í dag ella í morgin árini og so so beginna avbjóðingar men taðhevur absolutt hjálpt og tá tað kemur tilhini tingini um tað er privat flutningsfeløg sum mann tekur inn ella eina møguliga hasfjorð til loysn altso hasfjorðd sjálv er neyvan brúklit tí eg haldi um t ekur tveir treylar ella hvat er øh men vit hava eisini eina aðr aðra avbjóðing sum kemur komandi ár og og tað mugu vit eisini viðgera politiskt og tað er at smyrðil skal í dokk og tað vilt so siga hvat hvussu verður skil er tá tí avlasara skipið sum var inni seinast prins haldi hann at tað skipið er upphøgt so so tað er anmarkað hvat vit kunnu gera hso men tað er so ein avbjóðing afturat sum vit eisini mugu taka støðug til politiskt tí tað hevur eisini nakað við pengar at gera so eg fari at svara er har táð vit skulu hava eina loysn eg eg vil siga innan fyri vikur tað skal so hvussur ikki verða hárija
eso er eitt umfar eftir og tað sær út til at spyrjarin vil taka seinna umfar siri stenberg ger so væl
takk fyri frú forkvinna tað er gott at tað hjálpir at hava eina bíleggingarskipan og tað hevur fleiri ferðir eisini verið tosað um heta her um at mann kundi havt eina bíleggingarskipan also generelt eisini til ferðafólk tí tað kann eisini vera trupult at fáa bilarnar við vanligar dagar tú mást ofta tosað um so eg veit ik um tað er nakað mann hyggur eftir eitt sum mann hvussur leggur merki til eisini tá ið man er ofta við tað er tað at starvsfólkini hava meira og meira at gera tí at tað eru fleiri og fleiri túrar har tað eru rættiliga nógv fólk við og tað r nokk so fult og tað virkar sum at at har tað fyri nøkrum árum síðan varí vikuendar og heilidagar at hava fult tað er nú er tað undantakið at tað ikki er tað so tað er øgiliga nógv altso tað er nógv ferðsla aftur og fram ø landstýrismaðurin upplýsti at smyrjul fyri dótt komandi ár og prinsurin sum okur hava siglt við nú eru upphúkstur so tað verður ikki hann men okur høvdu norrøunu fyri nøkrum árum síðan og tað var hvørfall ein góð loysn so visti mann kann loyva afsær at koma á góðum ráðum so kundi landsstýrismaðurin prøvað at vita um tað hevði borið til aftur tað var hvørfall ein ein rættiliga góð loysn sum fólk vóru sera væl nøgd við og tað er gott visti mann kann fáa eina loysn inn á nakrar vikur men nú av g tað ett ársegða en spurdi um hetta seinast tað er ikki ordilia komið nøkur loysn so men kanska h tað verður betri nú okur hopa tað besta
takk fyri og seinasta umfar til landsstýrismannin jørgen niclasen ger so væl
ja avbjóðingin við norrønu er jú tað at hon nú siglir alt árið og tað vil so siga at tað varður nokk ikki so rætt latt at fáa hana úr sínum rutoneti hetta viðfarmaskráseting vit gera jú eina bíleggingarskipan sum skapur at verða galdandi fyri fyri alt landið hog tá hugsa vit eisini um suðuroynna tí eg má siga a eg skilji væl at fólk skulu møta fleiri tímar áðrenn fráferð bara fyri at hava møguleika at sleppa við og kanska ikki sleppa við allíkavæl tí tað til feldist akkurát tann túrin er so øgiliga nógv við bilar so so eg føli við tí og og tí er tann bíleggingarskipan vit arbeiða við hon er hvussu ser mín hugsan skal eisini verða galdandi á á suðuroyarleiðini jú sum sagt vit hava avbjóðing við farminum herfrá og faktiskt alt árið h og har mugu vit so finna eina loysn innan fyri næstu vikunar og so hava vit eina aðra avbjóðing sum er at smyrðil tiga hvørt ár skal er dokk og tað ári eg til felduvís komandi ár og hvussu skipa vit flutningin meðan hann er er burtur tá tað kemur til at fáa smyrð ella siglað fleiri túrar so endurgevi eg bara tað sum eg fóri at vita frá tekniskum fólki á strandferðsluni tað er at skipið verður so hart belastað at tað tolir ikki at sigla meir og tað er ikki tí at tað at at taðer tímarnir sum tað siglir nei tað er fái at vita at tað eru so nógvar ristingar hvørji ferð at skip sum smyrðil kemur í havn at tað slítið so øgiligt upp á skipið og visi mann økir túratalið enn meir so er vandi fyri at siga tey at mann knappliga stendur við ongum skipi í eina tíð og tað er ikki so ordiliga nakað sum eg hopi g hvussu so eg ætli mær ikki at viðvirka til tð
takk fyri so var hasin fyrispurningurin svaraður og vit fara víðari til tann næsta hann er eisini til jørgen niclasen landsstýrismann í fíggjarmálum og á hesi ferð er tað viðvíkjandi posta og tað er bjarni hammer tingbáður sum spyrger so væl
ja takk fyri frú forkvinna hesin spurningurin er til hjørgun niclasen landsstýrismann í fíggjarmálum sum varar av almennum partafelagum og hann er viðvíkjandi støðuni sum er við posta spurningurn er soyðandi hvat heldur landsstýrismaðurin um ítøkiliga stríðsmálið millum leiðsluna í posta og starvsfólk har posta er dømt í føroya rætti fyri av órættum at hava sagt starvsfólk úr starvi at hava elvt og tikið ólógligar myndir av starvsfólkinum kann landsstýrismann greiða løgtinginum frá um hetta er eitt einstakt fyribrigdi ella um onnur stríðsmál hava verið millum leiðsluna og starvsfólk góðtekur landsstýrismaðurin framførararháttin hjá posta og heldur landsstýrismaðurin tað vera nøktandi fyri eitt alment partafelag og hvat heldur landsstýrismaðurin nei hvat ætlar landsstýrismaðnin at gera fyri eit tílíkt fyribrigdi at tílík forfylging av starvsfólki í almennum partafelagnum ikki endurtekur seg almenna partafelagið posta er dømt í føroya rætti at hava av órættum bburturvíst av starvsfólk hjá felagnum hóast órættvíst í ein ávísan mun er rætta í rættunum kunnu sálarligu sárini vera trupul at lekja kann tað góðtakast at verjulegs starvsfólk hjá almenna posti verða viðfarnum forfylgd upp á hendan mátan nógvir spurningar eru ósvaraðir hvar eru álitið og hvussu verður tað fyribyrgst at hetta hendir aftur er hetta her komið fyri fyrr er hetta vanligur starvsfólkapolitikkur hjá almannafelagnum nevndarformaðurin í posta hevur longu boðað frá at hann hevur fult álit á leiðsluni á posta og sær onga orsøk til at gera nakað sum helst við hendan heilt serliga leiðsliga háttin hjá almannafelagnum tað er feiga undir teppi men hvat heldur landsstýrismaðurin sum varar av øllum almennum partafeløgum politiska skipanin hevur evsini ábyrgd av almennum partafeløgum og tí má løgtingið fáa eina frágreiðing frá landsstýrismanninum sum varar av almennum partafeløgnum og eisini av hesum ítøkiliga partafelagnum takk fyri frú forkvinna
fyri so fær landsstýrismaðurin jøgun niclasen høvi at svara ger so væl
frú forkvina eg armist um at at slíkt mál verður tikið upp til viðgerð í løgtinginum tí ítøkilig starvsfólkamál eru vanliga ikki egnað til til almenna viðgerð og kanska serliga í málum sum snúgva seg um burturvísing vegna misshald av av starvssáttmála so men eg kann so hvussur siga ein ting til tað framadrættaða at eg vænti og eg gangi út frá at posta sum eitt alment partafelag fylgir øllum avtalum og reglum sum eru galdandi á arbeiðsmarknaðin í hesum einstaka førinum sum er viðgjørt í rættinum og har er niðurstøða frá rættinum komin at viðkomandi persónur hevur fingið endurgjald hog posta hevur alment boðað frá at tað hevur tikið úrskurðin til eftirtektar og tað mann tekur eina úrskurð til eftirtektar tað merkir sjálvandi eisini at mann ikki ein aðruferð vildi gjørt á sama hátt og tað er líkasum tað sum eg vðum kenni eg onnur dømi men sum nevnt so er talan um eitt ítøkiligt mál rættarmál um burturvísing eru altíð ítøkilig ofta trupul og sjáldan ein støða sum partarnir ynskja so tað er nokk ikki møguligt hjá mær at gera generellar metingar um starvsfólkaviðurskifti á einum arbeiðsplássi við støði í einum so ítøkiligum máli tí neyvan eru nøkur mál eins til triðja spurnigur má eg siga at tð almenn partafeløg skulu eins og onnur partafeløg fylgja øllum teimum reglum sum eru galdandi í arbeiðsmarknaðin tað er leiðslan á posta sum hevu ábyrgd av at starvsfólkapolitikkur og mannagongdir tryggja at farið verður rætt fram og at avgerðir í starvsfólkamálum eru skynsamar og neyðugar og innan fyri tað sum er heimhilað dómurin tekur so nevnt bert støðu til spurningin um eitt starvsfólk í einum ítøkiligum máli er burturvíst av órøttum aðrir spurningar verða ikki viðgjørdir í tí dømitakk
takk fyri síðani er tað onnur tingfólk tann fyrsta viðmerkið er høgni hoydal gerst væl
ja fmær e heftimeg at landskúsmaðurin segði at hann gekk út frá tað at posta tók rættar avgerðir sum sum leiðsla men hann staðfesteg sjálvur tað sum er henti í hesum dóminum og eg má siga tað at amangtur gjørt mein bilsan gjøgnum tíðina men hetta helt teg vera so burtur í vónin og viti at mann hevur forfylgt tað ein starvsfólki á henda hátt og men í dømd í rættinum og viðgongurtað eisini hóast advokatorin hjá felagnum mælti til at fara víðari í landsrættinum søgu so hevur possarið tikið stikið tað á seg tví fara at spyrja landssmannin hvat hann ger við hettar um hann hevirhøvur hevur nakrar haltso nn hann er høvuðsparta eigara íposta og hevur sett nevndarformannim hvat hann ger við fyri at fáa skil upp á tað hetta ber ikki til at mann fer so við starvsfólki í einum í ein annan partafelag
síðan er tað djónur nolsoy joensen ger so væl
fyri frú forkvina ja hetta er eitt keðiligt mál sum landsstýrismaðurin eisini svarar og og tað hevði kanska verið upp á sítt pláss at tað sum eg hugsi serliga um tað er at tá ið tað kemur so nógv fram í miðlarnar og og er so alment kent at tað kann skjótt skapa eina eina at tað vónandi ikki blívur vanligt at at leiðslur fara at at forfylgja fólki pá hendan mátan visti eru eitt eitt eitt starvsfóltamál og tí hevi tað kanska verið up á sítt pláss at lanstýrismaðurin soerta so komi íð einum sjálvt um dómurin hevur sagt sín urkur tað veit eg men men kanska komi við einum so tað líkasum legði eitt ella var eitt signal til ansna ikki ta almennu umsitingina ella loyðslir runt um at tað hetta er ikki mátina at gera tingini uppá tí vit skulu sjálvandi øll verða fevnd av av tí tí at vera vard í okkara privatum lívum so takk fyri frú forkina
takk síðani er tað sirið í stenberg takk fyri
fafrú forkvinna ja eg haldi at t her er ikki nakað man kan siga vanligt mál her jú eisini dómur fallum og eg haldi at viðferð av starvsfólki sum tað almenna so ella sovarar av má vera nakað sum landsstýrisfólkini eisini hava eitt vakið eyga við nú er hetta dømi sum verið frá posta men okur hava eisini okur hoyra eisini til tíðir dømi frá øðrum starvsfólkabólkum og tað er ikki longur síðan enn í vikuni at eisini starvsfólkini í bústøðum vóru úti um um ótolandi arbeiðsumstøður so tað eru il tíðir og faktisk al for ofta eisini í tí almenna at tú hoyrir at starvsfólk ikki kenna seg nóg væl viðfarnan so tað má væl vera nakað sum okur øll standa saman um at tað ikki skal vera so
so venda vit aftur til spyrjarin bjarni hammer
gja takk fyri frú forkvinna ja sjálvandi eg eri ikki heilt samdur við svarunum frá frá landstýrismanninum at tað endar í løgtingið atat her er veruliga eitt serligt mál og tá ið sovornur spurningar komu upp so so koma sjálvandi aðrir spurningar upp og tað vísir seg sjálvandi eisini at tá mann tá mann kannar málið so blívur tað set mann meira at vita um tað og millum annað sum er bústaðir teir hendu eisini eitt øgiligt stríðsmál í tvey túsund og trettan har sum mannroyndi at broyta formanninum ella forkvinnuna í har okur vita hvat tað endaði við tað bleiv trektað aftur landsstýrismaðurin troppaði uppaðí aðalfund o eykafundi royndi at diktera seg ígjøgnum tað men tað gjørdi so tað at tann tann formans kvinnansumbleiv vald sett ikki aftur tí at trýstið bleiv so mikið stórt at viðkomandi ikki ynskti at vera neil tað eru eisini onnur dømi stórr mun eg haldi ate hvr vrið frammi í nógv av teimum akkurát tað sama hetta her forfylgingarmálið tað snúði seg um yvirtíð og tað eru eisini onnur dømir við at heilt ítøkilig mun eghaldi teu verð eisini í fjølmiðlunum um at akkurát tað sama at starvsfólk ikki fáa sína yvirtíð útgovina og svarið er frá at afturfylgjandi svari er frá leiðsluni at tú mást tola at arbeiða yvir ókeypis fyri einki millum annað eitt sóvorð strýstmál endaði seg við eitt stríðsmál endaði við at viðkomandi tað blivu gjørd ein avtala at viðkomandi fara avstað og tað kostar higartil í dag at fólk sum ikki vilja fóra úr starvi tvey ára løn seks ára tænastur eftirmannaløn tvær komma fýra milliónir hjá einum felag sum faktiskt bara vildi verða til arbeiðis tað er eit sndur keðiligt man skal ikki fara inn á heilt tú ítøkiligt mátað skamat sjávandi ikki men tað ber ikki til heldur at fólk sum fáa arbeiðsskaðar á arbeiðsplássinum skulu blíva sjúkrameldað møta aftur til arbeiðis í dagin eftir berta koyrd so tí er mín vón at landsstýrismaðurin sum sigur hann vónar at tað tað hendir ongantíð aftur tað trúgvi eg betýðir at hann sigur tað skal ikki henda aftur tað trúgvi e hann sigur tí tað ber ikki til at týlikt hendir í einum almennu partafelag sum hetta og sjálvandi koma tað altíð meira ske lætt út í skápinum tá ið eitt so ógvusligt mál kemur fyri takk fyri frú forkina

j frú forkvina ja vit eru framvegis í einum einkoltum málið ogman eintil persón og tað er altíð keðiligt at skula viðgera tað á tingsins røðarpalli men í júst hesum førinum so endaði málið í rættinum vit liva tíbetur í einum rættarsamfelagi og tavsia her er altso ein rættur sum kann taka støðu og eg trúgvi ikki nøkur leiðsla er feilafrí í hesum førinum hevur mann tikið eina avgerð og rætturin kemur so til ta niðurstøðu at viðkomandi skal hava endurgjald og síðan hava bæði nevnd og leiðsla boðað frá at tey taka dómin til eftirtektar og at taka til eftirtektar tað merkir uttan iva fyri mær at soleiðis ger mann so ikki aftur man vil nokk fingið ein lærupenga aldran tí tað endað við eini rættarisak so hava báðir partar hilduð seg havt rætt hog rætturin kom so til eina niðurstøðu at persónurin skuldi hava endurgjald so æ eg haldi tað er ógvuliga umráðandi at starvsfólkapolitikkur og mannagongdir eru sum tryggja at tað verður farið rætt fram og ateg vænti at posta sum eitt alment partafelag fylgir øllum avtalum og reglum sum eru galdandi á arbeiðsmarknaðinum og tað skal ikki vera nakar ivi um at tað er tann boðskapurin ið eg vil sendi út til øll almenn partafeløg men sum hekann uppstanda illstøður og í hesum førinum hava liva vit í rættarsamfelagnum og rætturin avgjørdi at viðkomandi persónur skuldu hava endurgjald
og so fara vit til seinast um farbjarni hammer ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna og takk fyri takk fyri at landstýrsmannin hevur eisini tikið taðer til eftirtektar men tað sum oftani er í tílikum tað er hetta málið í tøkili á máli sum sjávundri vísti hetta er eitt útøkiligt mál men tað eru fólk sum ikki orka at fara ígjøgnum henda her stríðið sum hesin her viðkomandi er gott nokk er verið gjøumtað er strí og strev fyri at verja eittanasta at bevísa at tey eru óskildig í einum øðrum máli og har munn ikur bara takka okkum fyri at okur hava sterk fakfeløg sum kunna hjálpa teimum tí tað vanliga einstaka fólkið orkar allaroftast ikki at taka tílíkt upp osíða y eg hevði ein spurning afturat kanska eg veit ik um landsrsið kansn svara tað men men hvat er leislan hevur tikið taðer upp men hvat fer ein leiðsla millum annað í ein almenna partafeløg í løn fyrri sum ger sooni ting sum hetaer altso hvat er ein løn fyri soni leiðslufólk sum eittannastað í hesum førinum hava forfylgt av starvsfólk ólógliga er dømd í rættinum men hava tikið tað til eftirtektar hvat er tað hvat er hvt hvat er ein prísur hvat betalir mann fólki fyri at gera hesi tingini í dag men sum heild tað er øgiliga trupult hjá vanligum fólki at taka s einan dyst upp og kempast ígjønnum tí tað er hart tað er eingin ivi um tað men í hesum førinum endaði tað so gott fyri starvsfólki og ikki líka gott fyri posta men vónandi enntaka tey seg ikki aftur takk fyri frú forkvina
takk fyri landsstýrismaðurin hann fær seinasta umfar av svaran ger so væl
ja eg fari at endurtaka meg sjálvan tí hetta er eitt keðiligt mál tað tað er einki ivast í serliga fyri persónar sum erhava verað innvolveraðir og tað sum hetta endaði við tað var tað tað fór rættin har eri samdur bjarna hammer at tað er kanska júst ein uppgáva hjá fakfeløgunum at hjálpa sínum limum við og tað veit eg at fakfeløgini gera á faktiskt øllum arbeiðsmarknaðinum og í hesum førinum er so fallin ein dómur har ið viðkomandi persónur fær rætleitt endurgjald og at leiðslan í posta hevur tikið tað til eftirtektar og tað vil so siga at innihaldið í dómium at taka tað til eftirtektar merkir sjálvandi at pá handan mátan verður tað ikki gjørt ú framtíðini og eru o onnur ting jamen so mugu tey koma fram eg kenni so hvussur ikki til nakað líknandi mál sum hetta men sjálvandi skal mann fylgja almennum reglum og behandla sínir starvsfólk væl tað eiga allir almennir stovnsleiðarar at gera og øll partafeløg eisini tey almenn
takk fyri so varð hesin fyrispurningurin svaraður og vit ja vit skifta landsstýrismann mundi eg satt fara nú til landsstýrismannin jensa rana sum fær nakrar spurningar tann fyrsti er frá djóna nolsø joensen og tað er ein munnligur fyrispurningur viðvíkjandi broytingum í námsfrøðis útbúgvingini djóni nolsøe joensen visti tú líka kundi trýst á ja ger so væl
ja takk fyri frú forkvina ja hettað er ein líka sum uppfylgjandi spurningur í mun til svar upp á skrivligan fyrispurning í síðstu viku tá landstýrismaðurin segði at sosial námsfrøði og dagstovna námsfrøði skulu vera tvær ymiskar leiðir í framtíðarnámsfrøðiu útbúgvingini tað kann skiljast sum at heildarútbúgvingin ella tað sum øðrum ori øðrum orum kann nevnast generalist útbúgvingin í námsfrøði verður strikað og í staðin verður útbúgvingin petta sundur í leiðir tað er ein bygnaðarlig broyting sum leggur upp til kanska fleiri broytingar í framtíðini og tørvurin er á útbúðnum námsfrøðingum er ov stórur og tí kann tað undir at pláss ikki verður givið til fleiri námsfrøðilesandi á setrinum men at landsstýrið velur at raðfesta bygnaðarligar broytingar framum tí hesir fyrispurningar til landssmannin og teir eru tríggir í tali hvørjar fakligar orsøkir eru grundarlagi undir at skilja í millum sosial námsfrøði og dagstovnanámsfrøði og tvey ætlar landstýrismaðurin við hesum at fara burtur frá einari heildarútbúgving í námsfrøði og vera aðrar leiðir so sum frítíðarnámsfrøði eisini gjørdar til serstakar leiðir í útbúgvingini takk fyri frú forkvina
takk fyri síðani fari jensa rana lanstýrismaður høvi at svara ger so væl
takk fyri og takk fyri fyrispurningin uttanríkisog mentamálaráðið arbeiðir við einum uppskoti um at umleggja verandi námsfrøðigu útbúgving soleiðis at námsfrøðilesandi kom at hava møguleika at velja tvey sporð innan námsfrøði annaðhvørt sosial námsfrøði ella dagstovna námsfrøði uppskotið er grundað á at dagstovna námsfrøði og sosialnámsfrøði hvør í sínum lagi kunnu mennast innan hvør sítt yrki sum verður snikkað til júst tað starvsøkið sum útbúgvingin er til ætlað á tann hátt verður samanhangurin millum útbúgvingarleið og starvsleið øktur og tað verður mett at kunna verið við til at menna námsfrøðiligu økini harumframt hevur hetta tann fyrimun at sundurgreiningin kann tryggja at dagstovnaøkið framyvir betri verður mannað av útbúnum starvsfólkienn er avgerð ikki tikin um hvussu útbúgvingin kemur at vera skipað reint strukturelt men hugsandi er at talan verður um eina námsfrøðiútbúgving í dagstovna námsfrøði og eina námsfrøðiútbúgving í sosialnámsfrøði áðrenn tílíkaravgerðir varður tiknar skal eitt fyrireikandi arbeiði fara fram har allir áhugapartar koma til orðana eins og at mannagongdirnar verða fylgdar um at tað eru p føroya ið er ægsta ið leggur hægru útbúgvingarnar til rættis tørvur á námsfrøðingum er stórur inn á alt fakøki ja men tó er tørvurin á dagstovnað námsfrøði nógv tann størsti og tí verður javnt við hetta raðfest at økja samlaða árliga talið av námsírislesandi hinr váðspurningarnir landsstýrismaðurin ætlar við hesum at tryggja størri fjølbroytni innan námsfrøðiligu útbúgvingarnar í føroyum og sostatt fara burtur frá núverandi heildarútbúgving í námsfrøði tó er ætlanin at tey lesandi í báðum sporum í felag koma at nema sær grundleggja námsfrøðiligar førleikar ætlanin er at hava tær báðar leiðirnar dagstovnuna námsfrøði og sosial námsfrøði har sernámsfrøðir verður partur av ssosialnámsfrøðiligu leiðini tað er ikki ætlanin at aðrar serstakar leiðir verður í útbúgvingini tað er annars púra vanligt at hava ymiskar leiðir á einari útbúgving
ja so er tað djóni nolsø joensen ger so væl
landsstýrismannin fyri greitt svar og sum gjørdi tað tað bleiv eitt sindur klókar uppá up á støðuna tí at sum landstýrismaðu ersini sigur so strukturelt hevur mann ikki avgjørt akkurát hvussu man skipar tað og og tí ljóðar tað gott at viðkomandi partar og verða hoyrdir og og verða við í planleggingini tí ati eg kann gott fylgja og og ella nú havi ikkis øgiliga greiliga meining akkurt um hvat er akkurát best men eg eg kann bara siga fyri meg sjálvan at tað var øgiliga gott at hava ta grundútbúgvingina altso tað v tað ar tað vilsega mann nært við allar alt felti líkasum sum eina grundútbúgving og sum tað ljóðar eisini á svarunum hjá landstýrismanninum so er tað eisini nakað sum mann skal hava felags ein part av útbúving sjálvt um mann kanska koyrir tað í í æ í tvey spor tí at eg haldi tað er týdningarmikið at mann hevur eina eina grundútbúgving sum mann líkasum kann tí tí økið verður er meir meir komplekst námsfrøðingar arbeiða á á nógv fleiri feltum enn teir hava gjørt í nógv ár og tí krevur tað eisini at tú hevur tú fevnir víða í í tínari útbúgving og tú kemur og nærtu við so nógv øki sum yvirhøvur gjørligt og fært bæði kaska man siga teoriuna og tað praktiska upp á pláss tá ið tað hevur við bæði ta sosialu námsfrøðinda og og dagsavnanámsføðina at gera og tann parturin sum evur mit skudu minnast til tað at ieghaldin tjúgu gfimmogtjúgu ár síðan tá fór mann frá har hevði mann eisini frítíðarnámsfrøði sum ein part niðri so legði mann líkasum allar tær saman og tí er tað eisini tað verður spennandi eisini at fylgja við í tí víðari kaskus meg siga menningin av hesum her tí tí t eg giti at tað eru summi ting í útbúgvingini sum rigga væl og og tað er kanska onnur sum man skal hyggja nærri at í í einari eventueltu víðari planlegging av útbúgvingini og tað kom eg kanska nærri inn á í síðsta umfarinum takk fyri harra formaður
ja so er tað landsstýrismaðurin jónas harana ger so væl
ja tað nemmasta tðevr sjálvandi verið at fara í gongd við at útbúgvi fleiri og tað ætla okur eisini men okur vilja gjarna gera eitt meiri grundleggjandi arbeiði fyri at tryggja okum at teir námsfrøðingarnar sum verða útbúðnir at teir eisini koma har sum tørvurin er størstur og tað er á draðstovunaøkinum so tað er tí at okur eru farin í gongd við ikki uttan víðari soleiðis at at at at at gera eitt eitt el annað fyri at gera okkurt men at gera grundleggjandi arbeiði hetta verður eitt grundleggjandi arbeiði sum má gerast har ð okur vóna at kunna koma at niðurstøvan verður ella vænta eisini at okur fara deila ata upp í sosial námsfrøði og dagstovna námsfrøði og tað útlotar sjálvandi ikki at mann kann fáa onnur serøkir eisini við tíðini men byrja kanska við tí men nú fára okur at síggja hvat ið kanningarnar og og ja hvat tey sum verða spurd og sleppa við at planleggja hetta her hvat niðurstøðu tey koma til og tað er soleiðis tað hetta økið blívur meira meir komplekskt og tað er tað sum hevur gjørt kanska at at at fólk ikki bara uttan víðari fara in á dagstovunaøki tá ið tey eru útbúgvin og hevur gjørt tað at tørvurin er so ómetaliga stór men men sum sagt tað er ikki ætlanin at hetta her hendi útgreiningin skal forða fyri at okur at okur fáa útbúgvið fleiri tvørturímóti ætlanin er at raðfesta tað at kunna útbúgva fleiri námsfrøðingar høgt líka høgt sum sum taðhevur verið síðan okur gjørdu ta kanningina sum liggur til grundferði øllam heskma arbeiðium ta kanningina sum búskaparráðið gjørdi í og legði fram í vár
ja og so er tað djóni nólsoy joensen aftur í gerðsvan
takk fyri hara formaður ja og eg eri samdur landsstýrismannin í at vit skulu hava ongantíð for skjótt ein ein flokk inn afturat og og eg skilji væl at mann skal gera tað at gera tað ordiligt og tí tí hevur hann raðfest líkasum hetta og og sjálvtum eg kanska hevði ynskt at tað var ein flokkur tikin inn nú beinanvegin so so er tað gott at at landsstýrsmaðui hevur líkasum tað í í sínum framtíðar ætlanum tað sum eg ikk fekk gjørt liðugt í áðni tað er líkasum hetta her við at tá ið mann fyri nøkrum árum síðan legði bæði lærarútbúgvingina og námsfrøðiútbúgvingina á setrið so haldi eg tað bleiv í tí politiska sum eg minnist tað nú tá var etað er so mikið langt síðani at at so minnist at tað bleiv tosað nógv um at mann skuldi eftirmeta útbúgvingarnar upp á eitt seinni týspunt men tað er bara sum við nógvum øðrum so er tað ikki hent og og røddir hava verið frammi soleiðisnar við einum millumbilum um at mann burdi aftur farið g hugt upp á borð útbúgvivin kanska ja tað var enndá verið fólk sum hava sagt at og hanskal líkasum leggja tað frá setrinum aftur tí kanska er tað blivið íðan og ov bókligt men kanska mann manglar tann praktiska partin bæði lærarar og námsfrøðingar og tað kundi verið áhgvert at tikið ta kjakið tað siga ikki og við teimum fólkum sum sum kenna til økið betri enn enn kanska vit sum sita her og kanska hoyrt teir teir partarnir sum hava við útbúgvingar at gera hvussu tað nú riggar og hvat hvat riggar væl nú og hvat rigga minni væl hvussu ertað við praktikkini sum mann hoyrir um er er minkað niður í næstan einki og um mannhoyrir um lærarar og námsfrøðinga sum koma út í dag sum nær um ikki kenna økini sum tey skulu arbeiða á roynt praktiskt og og og er tað nakað sum mann kundi gjørt nakað við kanska nøkrum fáum broytingum gjørt til at tað kom meira inn aftur ø og ikki minst tær kreativu handaligu fakini sum sum eg haldi uttan at taka for nógv líkasum í mí munn at at tað er tað er í fallandi tíverri og tí at tað er tað skapandi sum ofta ger tað at mann mennist væl bæði sum børn í skúlanum og í barnagørðum takk fyriharra formaður
ja so fari eg ensærræna tað seinasta orið í samband við hendan spurningin eg veit ikki
hj um okur eru veri við ferð við at at fella í tað sporið sum okur øll fyrr ella seinni fella í at alt var betri fyrr alt var betri í gomlum døgum men tað er púra sannheitt eg eri samdur við spyrjaran at at nógv droyma um gamlar dagar á hesum økinum og siga at alt var betri fyrr og vísa á brek sum eru í tí núverandi sum fyrigongursjá á setrinum og mín hugsan er alt verður sovorðn í føri jamen so finna okur tey brekini og rætta tey tí eg haldi at tað er rætt at okur hava lytt økini upp bæði hvat læraraútbúgving og og og nánsfrøðingsútbúginviðvíku og staðsettu á setrinum og teir feilirnir sum eru teir mugu okur so finna og og rætta teir og gera alt tað gott sum ikki verður mett at vera gott og tað er rætt at hetta økið skuldi og henda útbúgvingin skuldi eftirmetast og og og og tað er gjør og tað verður gjørt tí at tann eftirmetingin er gjørd verður gjørd í dag eini eini einieksternkanning verður gjørd á setrinum har ið har ið dentur verður lagdur á læraraútbúgvingina og námsfrøuútbúgvingina so tað er øgiliga spennandi tað eru fólk uttanífrá ekspertar uttanífrá sum eru komnir ella sum hava samband við føroyar og koma til føroyar og er í føroyum hava verið í føroyum sum skulu gera ta kanningina og tað eri eg ómetaliga spentur upp á síggja hvat úrslitið teir koma tiltakk fyri
ja síðani ja nú var hesin spurningurin svaraður og vit koma til tann tjúgunda spurningin og tann spurningurin er eisini til genesa rana frá jóannes jóhannes joensen hann er viðvíkjandi skúlahálarfrøðingi jóannes joensen fær orðið gerso væl
munnligur fyrispurninur til jenisa rana landsstýrismonni í uttanríkis og mentamálum og evnið er skúlasálarfrøðingar ella økissálarfrøði spurnigurlóvar soleiðis er einfaldur um ein royndarskipanin við skúlasálarfrøðingi í skúlanum skúlatrøð um tann royndarskipanin eydnast væl er so ætlanin at skipa eina varandi skipan runt allar føroyar í viðmerkingarnar siga at í farna farnum tingsetu legði javnaðarflokkurin fram uppskot til samtyktar um økissálarfrøði ella skúlasálarfrøði vit mæltu til at skipa føroyar til dømis í sjey økir har fastir sálarfrøðingar vóru partur av einum økis toymi saman við skúlaheilsufrøðingum kommunulaknum førleikastovun í skúlum og dagstovunum skuldu sálarfrøðingarnir virka sum toymispartur til at fyribyrgja keðiligum og skeivum gongdum hjá ungum og børnum samgongan feldi uppskotið við grundgevingum um at endurskoða økið men nú er ein royndarskipan við skúlasólarsungi í klaksvík í skúlanum á skúlatrøðsett á stovn ein skipan sum landið er við til at fíggja júst eftir sama leisli sum vit í javnaðarflokkinum skutu upp í fjør spurninguin er so um landstýrismaðrin ætlar at gera hetta til eina varandi skipan runt allar føroyar um hon eydnast væl takfyri

takk fyri harra formaður skúlin á skúlatrøð hevur eftir skipanini um royndarog menningarvirksemi søkt uttanríkisog mentamálaráðið um at seta í verk eina trý ára royndarskipan við skúlasálarfrøðingi sum skal hava ábyrgd av uppgávunmi viðvíkjandi sálarligum avbjóðing hjá næmingum víst verður millum annað í umsóknini á at alsamt fleiri børn og ung stríðast við ymiskar sálarligar trupulleikar eitt nú átta tunglyndi og adhd og harumframt økist skúlanoktan í fólkaskúlanum og sjálvandi hava okur í umr r ummr játta skúlatrøð hesa royndarverkætlan at seta ein skúlasálarfrøðing í umleið v hálvtíðarstarv í í hálvtíðarstarv fyribils skúlar einogtjúgu tveyogtjúgu og endamálið við verkætlanini er at fáa til vega royndir av hvussu okur á bestan hátt kunnu arbeiða fyribyrgjandi og hjálpa børnum ungum so tíðliga sum gjørligt um sálarfrøðingur beinleiðis verður knýttur at einum ávísu skúla skúlatrøð er ein av fólkaskúlanum og hetta kundi givið okum ábending um tørv á sálarfrøðiligari hjálp í mun til næmingatali royndarverkætlanin við skúlasálarfrøðingin verður eftirmett á vári tveyogtjúgu og verður tá støða tikin til við teimum úrslitum sum royndarverkætanin vísir um henda royndarverkætlanin heldur fram í eitt trý ára skeið um hetta er ein gongdleið at fara undirfólkaskúlanum ella tað er onnur skipan sum skal mennast vónandi er tann serkønni bólkurin sum í løtuni arbeiði við somu avbjóðingum inná miðnámsøki og sum ætlanin er skal halda fram á fólkaskúlaøkini eisini liðugur við arbeiði sítt tá soleiðis at eisini teirra úrslit verður partur av avgerðini samanumtikið er hetta eitt stórt mál ið eisini krevur nærri viðgerð bæði viðvísandi skipan og fígging men eg haldi at hesir mátirn at byrja tað uppá er ótrúliga góður
ja tað er ikki nakar annar sum biður um orðið so verður tað spyrjarin sum bjóð annika olsen hevur biðið um orðið gerst væl
ja takk fyri hetta her er ein ótrúliga áhugaverdur fyrispurningur okur hava fleiri ferðirnar umrøtt hetta málið í trivnaðarnevndini hvørt mann kann fáa eina skipan við skúlasálarfrøðingi og tað er nakað sum bendir á at tað eru fleiri sum máa lyfta hesa uppgávuna tí alsamt fleiri ung og børn kenna tørv á sálarbót ella hava eini sálarfrøðing at tosa við og har trygvi eg at mann hevði kunnað loysti øgiliga nógv við eisini at hava atnýtt skúlunum soleið sær fleiri eru við til at lyfta byruna
ja og er har joensen
takk fyri harra formaður eg haldi at tað er ein hetta er ein ótrúliga viðkomandi og spennandi verkætlan sum tey eru farin í undir norð ír klaksvík okur sum sita úti í kommununum okur síggja tað at millum annað útreiðslurnar til til barnaverndarøki tær spolað uppeftir og visær blíva við at vaksa sum teir hava váksið nú tey síðstu tvey trý árini so kunnu sovorðnar skipanir snúkt kappa høvdið av sjálvt miðalstórum kommunum so eg haldi at tað er rættiliga interssamt at síggja hvørjar royndir ið mann kann fáa og hvat fyri hjálp í familjur og børn kunnu fáa við ein fyribyrgjandi loysn inni í skúlunum soleiðis at hesi her ikki enda í barnaverndarhøpi so sera áhugavert og eg gleði meg til at hoyra um
ja so er tað johannes joensen ger so væl takfyria
ar formaður ja gott hoyra at landsstýrismaðurin ætlar at fylgja upp upp á tað og eftirmeta htta tí ofta mangla eftirmetingarnar tá mann ger skipanir tað blívur bara fyribils og blíva burtur men fyri at koma meira enn af ther sum sum hevur við sálarfrøði at gera í økinum so so hevur mannein ein ein stovn sum virkar á økinum sum eitt sernávm sum bara er ein ráðgevandi leiklut sum og tá vit vita at ta ein ráðgevandi leiklutur slettikieg nøktandi í dag tí man hevur eksporitisuniúr úr skúlunum í í allarflestu førunum bæði miðnámi og fólkaskúlanu kanska eisini á stovninum so burdi sernámin kanska verið ein partur av tí har vevr mann átta sálarfrøðingar har mann heldur skipa sernán úti í øki so at tey arbeiða úti í økinum og viðgerða úti í økinum ikki bara ráðgeva som mann hevur ein viðgerandi og ein hjálpandi leiklut eisini á gólvinum tí vit hava nokk at ráðgev vit hava brúkt fyr fólki arbeiða á staðnum fyri at fyri at at taka ítøkiliga uppgávurnar sum sum eru á skúlunum og á stovninum eisini miðnám so mína áheitan er at at skipa sálarfrøði í øllum økjunum í føroyum tað er kanska sjey økir sjey sálarfrøðingar saman við toymum útí økinum saman við sernám og fáa gjørt tað soleiðis at mann ordiliga fær brúkt hesi fólkini til fyribyrging so at tað ikki tað nýtist at vera so nógv og stór kø úti á sigasa deplinum men hava vit loftað børnum og ungum áðrenn tað kemur har til at tey mugu út á sigasa deplinum í dag er tað soleiðis at vit vit vit vit viðgera sumviðgera úti á sigaska deplinum staðin fyri at at fyribyrgja úti í økinum úti á skúlunum og tað er vit handlað fullkomiliga skeivt mínari veg vit skulu traðka nógv skjótari til og sernámið hevði eg verið fínt at brúkt vit brúka tjúgu miliónir í sernávn í dag takk fyri
ja takk so er tað jenus a rana sum fær orðið
takk fyri góðu orðini viðvíkjandi sernógm eisini tað er ein ein ein óføra góður stovnur við nógvum møguleikum sum ikki er nóg væl troyttur í dag tað er eingin ivi um men har hevur verið verið trupulleikar í í longri tíð og tað tað gongur rætta vegin so tað er ein stovnur sum okur veruliga hava hava brúk fyri og er púra samdur í eisini at e g sum fleiri vórðu inni á at ráðgeving er góð men tað má bara ikki blíva sosatt at at øll ganga ráðgeva hvørjum øðrum tað má tað má ein ein tað má eitt eitt eitt eitt veruligt átak til inni í skúlam og okur hava so nógv sum longu eru tilknýtt skúlarnir a altso vissi okur taka lærararnar sjálvandi fyrst námsfrøðingar eru eisini men tað sum so tann parturin sum sum hevur kanska besta møguleikan tað eru skúlaheilsufrøðingarnar tær koma tær kenna jú børnini heilt frá byrjanini av hvussu er í gygni ha heilsufrøðingar summar eru kompineraðar og hava møguleikar fyri at fylgja teimum og átti at havt eina kolusala vitan sum mann kann byggja á eitt eitt trygt grundarlag og om fáa øll fáa øll at arbeiða við hesum eina at tey tey børn og ung børnini og og tey ungu í føroyum hava tað betri skúlaheilsufrøðingar kommunulæknar o okur hava førleikastovurnar eisini og so sálarfrøðingar tað tað hevði verið faktastka gott o okur hava allar møguleikar fyri at at gera eitt gott arbeiði at gera skúlan til eitt eitt tryggari stað at vera og eisini til eitt stað eitt stað har øll tey sum hava kúlan kunna eygleiða og og seta eina hjálp inn gera síkt til at kunna seta enn hjálp inn áðrenn tað verður for seint
ja takk so er tað jóhannes joensen kjørt svavn
takk yhar formaður ja vit eru nokk so samd samd á hasum økjinum har at at vist mann ikki fær resursurnar inn í í skúlarnar ella inn innan stovnarnar har sum avbjóðingin er so verður tað bara tað at vit koma ráðgeva hvørjum øðrum í hvat mann skal gera men eingin ger nakað og tað sum trupulleikin er í dag haldi eg at vit eru for nógvir ráðgevar vð forfá sum eru á gólvum til at takla støðuna og til arbeiða við við avbjóðingum so at tá ið vit fara í gongd so haldi at vit skulu eyðmerkja tað ella kunnu leggja okkum eftir at fáa hjálpina út í økini út har sum fótfólkið arbeiðir atað verðurs á eldraøkinum og skúlaøkinum ella øllum økinum snakka um tí tað er har sum avbjóðingin er mann isini nn mann sær tað á fleiri ymiskum økjnum nú nevndi onkur í áðni at barnavendarøki tað tað veksur tað kostar meir meir vit hava fleiri fleiri barnaverndarmál nógvastaðni nógvum kommunum og tað kan vera nógvar avbjóðingar ella nógvar orsøkir til tað men men ein kann ein orsøk kann kanska vera tað at at vit fakta ikki problemi nóg tíðliga vit vit seta ikki inn nóg tíðliga og brúka kanska orkuna heldur í við handling staðin fyri fyribyrging fyribyrgingarparturin er kanska for lítil vit eru for sein úti at fyribyrgja takk fyri
ja so var hesin spurningurin svaraður og avgreiddur vit koma til tann seinasta spurningin í dag mmar einogtjúgu hann er eisini jenusa rana landsstýrismann viðvíkjandi uttanríkisarbeiði hjá landsstýrismanninum í uttanríkismáli tað er bjarni petersen sum fær orðið at spyrja gersovælur
ja spurningurin er til jensarana landsstýrismaður í uttanríkjum mentamálum sum spurningarnir eru hvussu ofta er landsstýrismaðurin settur aftur frá at ferðast í starvsvørundum vegna vantandi koppseting fyri kv-nítjan og annar spurningar spurningur megnar landsstýrismaðurin at røkja sítt arbeiði sum landsstýrismaður í uttanríkjumálum tá ið hann ikki er koppsettur fyri kv-nítjan landsstýrismaðurin sum eftir ætlanini skuldi vera í reykjavík seta føroyskt tiltak á arktik søkul valdi ikki at fara til íslands og landsstýrismaðurin hevur eisini meldað avboð ella ikki luttikið á einum arktiskum ráðharrafundi í reykjavík tann tjúgunda mai tvey túsund og einogtjúgu landsstýrismaðurin hann hevur alment boðað frá at hann er ikki koppsettur fyri kv-nítjan og treytin fyri at ferðast millumja kring í heiminum í hesum døgum er typiskt ein koppsetingarváttan fyri kv-nítjan tí verður spurt um vantandi koppseting hevur darvað arbeiðinum hjá landsstýrismaðunum og um landsstýrismaðurin er førur fyri at røkja tær uppgávur í embæti sum landsstýrismaður í uttanlandsmaðnum krevur nú tá ið hann ikki er koppsettur fyri kovid-nýggjan tá fer
so er tað landsstýrismaðurin jenis a rana fær orðið ger so væl
takk harra formaður tað er nú tvey ár liðin síðan koronaviðir spyrjaði at breiða seg runt allan heimin smittaði menn og kvinnur skaprý millum tjóðir og eldri til førðoyingar í samskiftinum millum lond her heima varð fyrsti føroyingurin staðfest við smittuð tíðliga á vári tjúgu tjúgu og stutt eftir var samskifti úteftir avmarka landsstýrissá seg noytt til at heita burturstaddar føroyingar um at koma heim og settu forðingar við egin landamørk báði beinleiðis og óbeinleiðis heg í sambandið úteftir eisini at politiska hjá landsstýrisfólkun verið darvað mánaðir vórðu tá okur attraðu okum við at fara so frá sum til danmarkar og longur úti heim var óhugsandi orsøkin til hesar forðingar hevur ikki einans verið heima hjá okum men hevur skuldast að flestu lond í einari desperatara roynd at verja seg ímóti virðisinum hava avbyrkt seg og sett forðingar við síni landamørk eventuelt manglandi ferð ella ferðir og vitjanir hjá landsstýrismonnum og ítróðrismálunum hesi skjótt tvey árini skuldast ikki manglandi koppseting móti virðisunum men koronavirðisi sjálvt sum hóast nógvar royndir ikki hevur verið til at støðga men hevur megnað at stongt landamørk hjá flestu londum sum okur samstarva við spurningur tvey ein partur av arbeiðinum hjá landsstýrismannunum er at vitja í øðrum londum og samráðast við starvsfelagar og onnur nevnast kann at hesi bæði árini hevur mær unskt at fundast við tveir amerikanskar rustanvísksráðharra pomp og blinken umframt danska kfooth teir tríggjar grønlendskur sum hesi árini hava rokt teirra uttanriksmál og íslendska gvølaók tað er als eingin treyt fyri at treyt ella krav fyri at kunna megna at røkja sítt arbeiði sum uttanvíksráhari at landsstýrismaðurin er koppsettur hvørki ímóti stívkrampa megittis kikosta korona ella hvat tað enn skuldi verið tað er als einki krav
ja takk so er tað onnur sum kunnu fá orðið fyrst er tað biljustinussen ger so væl
at tað er júst framsókn sum setir fram spurningin framsókn átti undanfarna uttanríkisráðharra sum ferðaðist øgiliga nógv men eg vil siga ati tað er komið nógv burtur úr uttanríkismálnum í hesari samgonguni eg veit ikki um tað nakrantíð er komið so nógv burturúr sum í hesari samgonguni og tað er tað sum telur ikki hvussu ofta ein uttanríkisráðharri er á flogi ella ikki men tað arbeiðið sum hann leggur fyri dagin tey úrslit sum mann fær til frama fyri okkara land tað er ein langur listi av óteljandi flottum avrikum sum eru komin á utanríkispolitiska økinum hesi tvey árini og tað haldi eg vit eiga at seta fokus á og øtí haldi at spurningurin er eitt lítisindur málplaseraður sæð í tí stóra samanhanginum
so fær bjørt samuelsen orðið
takk fyri tað er sjálvandi týdningarmest at landsstýrisfólk í uttanrikismálin fo nøkur úrslit og nøkur sambond og tað finnast nógv møguleika fyri tí í dagsins samfelag men eg ætlaði at spyrja jensarana á landstýrismannum soliðis meira freint soleis praktiskt hvussu nú nevndi hann at tað erikki verið nøkur forðing tað var áhugavert at hoyra tí tað trúði eg kanska at tað var men nú havi eg havi nøkur okkum akkurát verið í arktis sørghul og har slappu vit ikki at tekna okkum til ráðstevna uttan so vit kundu dokumentera at vit vóru koppsett og vissu vit ikki kunnu dokumenter vórðu koppsett so skuldu vit dokumentera t við vóru fimm dagar sóttarhaldið og so høvdu ein negativa test tav sega at vit høvdu verið noyddu at fara fimm dagar frammanundan vistu vit ikki vórðu koppsett og tað er so nú beint nú í í farnu viku so egelað eg spyrja jens arana at er tað serliga reglur fyri eg veit ikk umann skal kalla tað viðpararnar altso tá ð tey tá ið mann verður boðin sum útlendskur uttanríkisráðharri tí tað eru framvegis lond sum hava rættiliga strang krøv íslanda er so eitt av teimum kann mann forklára reint praktiskt hvussu tá ið hann hú nevn
so er tað høgni hoydal ger so væl
hra for maður nú snúði spurningur seg um at tann vantandi koppstekkiin var til avbjóðingar í sambandi við at røkja sítt starvog eg ætlaði mær at spyrja landstýrsmannin eina ferð enn um mann heldur at tað er samhandsfast la solidariskt at eitt landsstýri sigur við allar føroyingar vit skulu koppsetameðan ein landsstýrismaður sum sigur et tíðandi starv sum uttanríkisráðharri og mentamálaráðharro skúlamálaráhari ikki ger tað tað haldi eg er ein óð ein týdningarmikurspurningar fáa svar uppá fra landstýrsmanni
ja so er tað spyrjarin sum fær orðið aftur bjarni kárason petersen ger so væl
takk fyri harra formaður ja tað er eingin ivi um at síðani korona byrjaði í á grækarismessu íogtjúgutjúgu so hevur alt dyplomatiskt samband verið darvað í við at man slepki eu kunna ferðast yvirhøvur men í hesum døgum er tað ikki tilfeldi í dag kann mann gott ferðast til so at siga øll lond summi lond hava strangar treytir enn aðrar og til dømis ísland sum tey dømini sum eg nevni í viðmerkingunum um arktiksøkul nú í síðstu viku og í mai í fjør har hava tey treytir um pcrtes tveyoghálvfjerðs tímar áðrenn innferð áðrenn mann ferðast til íslands annars fimm dagar sóttarhald sum bjørt samelsen vísir á og eg avi eg eg kann ikki lata vera við hava ein illgruna um at tað hevur elt til at landsstýrismaðurin hevur valt tað frá at luttikið á ráðhoyrafundunum og kanska eisini artiksørgu sum var í síðstu viku nettupp tí at tað er for tað er fórópraktiskt at røkja sítt diplomatiska arbeiði tá ið hann ikki er koppsettur harvið er ikki sagt at eg læst landssýrismannin fyri at velja ikki at koppseta seg tað hevur hann frælsi til at gera um hann vil men tað kann raka hansara emnbæti sum landsstýrismaðurin í uttanrikismálunum íður við at hann ikki fær røkt sínar skyldur sum uttanrikisráðharið og røkt diplomatiskt samband úteftir sum hann saman við løgmanni myndar føroya vegna tí haldi eg ati at tað er viðkomandi at spyrja um vantandi koppseting í hesum døgum hevur elvt til at hann av bert tí orsøk ikki hevur valt at luttikið á einum fundi ella ráðstevnu ella nøkrum øðrum uttanlanda tí at um tað er tilfeldi so er tað avgjørt ein trupulleiki í mínari verð takk fyri harra formaður
ja so er tað jenus ar rana sum fær orðið
ger so væl tað sum er ein trupulleiki í verðini hjá spyrjaranum tað fái eg einki gjørt við eg skal nokk røkja mítt mítt starv og at eg ikki var á á tveimum havi verið á tveimum fundum í íslandi av virðiíslandi aðrar tíðir eisini undir undir koronafarsóttini tað hevur heilt aðrar orsøkir og eg haldi at hær eru so so persónligar at tað haldi eg ikki at tað er neyðugt hjá mær at fara inn upp á her tað eigur bjarni kárason at vita eisini tí tað hevur verið frammi í bløðum so lati vera við tí men at svara hvussu hvussu tað er í øðrum londum tað kann eg ikki hvørt einstakt land hevur sínar forðingar fyri á hesum økinum fyri hvussu mann kann ferðast til tað landið og eg haldi at tær tær forðingarnir eru eitt sindur øðrvísi enn fólk fyristilla sær fólkhalda bara mann mann koppsetir seg so er mann so er er er er alt loyst og tað er einasti veður til tilikki til himmiríkis men til hesi ymisku londini men soleiðis er ikki tað eru nógvir aðrir møguleikar og eg hevði ætlanin um at fara tá ið nakað annað hendi at fara til til íslands og hevði fullar lagt fullar planir fyri hvussu tað kundi gerast onkur hevur ópundur ikki her men í fjølmiðlunum at okur ikki fóru til ýst til ísrael tí eg ikki varð koppsetur ísrael tók stongdi síni landamørk tá ið ein stór deligatión skuldi fara úr føroyum og tað vita øll um eg haldi at fólk skulu royna og koma niður á jørðina og síggja hetta sum sum tað sum tað er at tað eru nakrar forðingar sum allir politikarar um allan heim eru eru forðaðir av at tað er eitt virðis sum ger um seg og sum mann hevur roynt at runnu undan nú í hálvt annað ár og sum mann ikki kann renna undan veruleikin í dag innan fyri koronuøki sær væl annaleiðis út enn hann sá út bara fyri einum ári síðani tað sum varð varð sæð sum ein ein stórstór ggtrupulleiki fyri fyri einum ári síðani bara tað er ikki soleiðis í dag heldur ikki heima hjá okum sjálvum og tað verður spennandi at síggja hvussu tað fer at síggja út til dømis um eitt ár ella tvey tá vænti eg at okur koma at at hugsaðu jamen hví ið verðini gjørdu okum tað sum vur gjørdi
so er tað bjarni kárason petersen
væl takk fyri harra formaður ja nú hevur tað uttanríkipolitiska arbeiðið sum áður nevnt verið darvað av at korona hevur gjørt um seg um allan heim tað kann mann ikki læstá landsstýrismann ella nøkrum øðrum fyri eg royndi at hyggja eftir tænastu ferðirnar sum verið fráboðar til løgtingsfólki tey seinastu tvey árini og tær ferðirnar so hevur landsið smær bara skula verið í danmark og í íslandi so tað tað deplomatiska arbeiðið hjá landstrýksmannium hevur ringt víðari øll fýr um bert fevnt um danmark og íslandi s ver tvey lond eitt av teimum kann mann ferðast frítt til tí hann er í danskur ríkisborgari og tað eru ongar treytir tilinnferðing í so máta og hini hini førini hevur tað verið til íslands har sum hann altso hevur valt at hava nokk so strangar treytir fyri innreisu og eg kann til dømis nevna at á arktiska ráðhagrafundunum reykjavík tann tjúgunda mai tvey túsund og einogtjúgu tá luttók til dømis løgmaður løgmaður mær vitandi er koppsettur fyri korona men landsstírisámaðurin valdi tá heldur ikki at luttakat so eg kann ikki síggja følishorla eg havi fingið n nøktandi svar fyri at tað ikki hevur verið orsøkin til at hann ikki luttók tað kann mann so kanska blíivi við at illgita um men tað er í øllum førjum páfallandi at tað hevur verið í tveimum førum og í hvørjum føri hevur verið til reykjavíkar har sum arktis hevur verið til umrøðu og har sum landsstýrismaðurin av einleiðrara orsøk ikki hevur kunna luttikið at tað so er ein persónlig orsøk í síðstu viku havi eg full forstáilsi fyri men tað forklárar ikki tað at hann ikki luttók í reykjavíkdan tjúgunda mai í tjúgu einogtjúgu takk fyri harra formaður
jadak so fær jenus a rana tað síðsta orðið
samband við henda spurningin ger so væl hvørgiav teimum ferðum hevur nakað at gera við koppseting ella ikki einaferð afturat og tað harmar meg at ungur maður skal velja at at halda fram við at illgita eg vildi trúð at at at at at tann unga generatiónuri kanska vera komin upp á eit heilt annað annað plan ella hvussu er teiman ungur tá plagdi mannat síggja ananlegis upp á tað men at velja sum ungur maður at halda á við at illgita so vænti eg at at bjarni káradson fær fyri nógv at gera restina av lívinum men eg fari mæla honum til at lata vera lata vera og kanska at royna at velja sínar kampur øðrvísi høgni hoydal tosar um koppsetingina um tað er í lagi hetta her at landsstýriðbiði fólk um at koppseta seg tað er fullkomiliga frívillur hjá hvørjum eg við einasta føroyingi gud havi lov fyri tað um tey vilja koppsetast likki og tað er tað eisini hjá landsstýrisfólkunum og sjálvandi eg havi ongantíð spurt nakað landstýrisfólk um tag og koppsetir segeg likki eg ætli meg tað heldur ikki tí at tað er fullkomiliga frívilligt og tað stendur upp til hvønn einstakan um hann ger tað ella ikki at tað kanska í tí komuitska heiminum sum onkur droymir um er øðrvísi tað er so nakað heilt annað men tað verður so ikki undir hesari samgongu at okur fara at tvinga fólk til nakað sum helst tíbetur hava okur bygt alt á villuheit og annars hetta her altso at at røkja sín sín politikk ja men altso hvussu var tað ein ein ein løgmaður segði eina ferð at hann skuldi orðna meginpartin av tí politiska við við einum frímerki tað var í einu tíð har ið internetið ikki var so væl útbygt og telduviðurskiftini meni men hann legði upp til hetta her at tað sum mann annars ferðaðist til til at orðna tað kom ein orðna við einum brævi og eg sigi tað sama tað er óalmindiliga nógv sum mann kann gera við at sita her í tinginum og eg má siga sum sum bilbill justinussen eg ætli mær ikki at ganga á fátá spurningin hjá tí seinasta landsstýrismanninum á økinum sum sjáldan var í tinginum tí hann var á á lofti
ja so varð hesin spurningurin svaraður og avgreiddur og soleiðis komu vit ígjøgnum allar teir munnligu fyrispurningarnar í dag tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin uttan framløga eg skal boða frá at ja tað er tingbólkurin hjá javnaðarflokkinum aksel johannesen ingilín strøm bjarni hammer jóhannes joensen djóni nolso joensen eykun samelsen og hennrik old sum hava lagt fram uppskot til samtyktar um at stytta arbeiðsvikuna og síðani er tað tingbólkur tjóðveldis tað er siristenberg hervør polstóttir bjørt samuelsen pálla reynatúgvu høgni hoydal og beinta løgu tey hava lagt fram eykajáttanarløgslóg fyri oktobur tvey túsund og einogtjúgu strika tvey oyturmál og síðani er tað rættarnevndin sum hevur lagt tvey álit fram tað leggur tvey álit fram og tað er í løgtinsmáli nummar eitt tað er uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um frítíðr við løn og í løgtismáli nummar tvey tað er uppskot til samtyktar um ársfrágreiðing frá løgtingsins umboðsmannifyri ári tvey túsund og tjúgu hesi málini koma so á skrá ein annan ein annan dag tað er ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í morgin hósdagin einogtjúgunda oktobur klokkan ellivu og til viðgerðar er hesi mál fyrsta viðgerð av løgtsmál nummar seytjan tað er uppskot til ríkislógar tilmala íme setur gildi fyri føroyar lóg forferðina um fullýrlilsu austraff medvitri fyrsta viðgerð av løgtsmál nummar nítjan tað er ett uppskot til eykajáttanar løgtingslóg fyri oktobur tvey túsund og einogtjúgu og fyrsta viðgerð av løgsmál nummar tjúgu uppskot til løgtslóg um stuðul til avlýstar tónleikarfestivalar í tvey túsund einogtjúgu hesi málini nummar nítjan altso eykahjáttanarlógin og sjálvt málið um voys stuðul til avlýstar tónleikafestivalar tey verða viðgjørd undir oynum og so er eisini til viðgerðar løgsmál nummar átjan tað er uppskot til samtyktar um heildarætlan um at tryggja nøktandi vælferðartænastur í framtíðini og framløga er eisini á skrá so er hesin tingfundur lokin